tingfundurin er settur vit fara til dagsskránna í dag tíggjunda mars fyrsta skrá er atkvøðgreisl um skrivligan fyrispurning um skrivligan fyrispurning átta altso nummar átta tvey túsund og tjúgu til jørgun nicklasen landsstýrismann frá jóhannes joensen løgsmanni viðvíkjandi útláti hjá tí almenna um oyngin mælir ímóti so far eg at mæla til at vit uttan atkvøðugreiðslu samtykkja at hesin spurningur verður svarað tað er samtykt so fara vit víðari í skránni og nú er tað fyrsta viðgerð av tveimum málum sum verða viðgjørd saman ella undir oynum og beint í fíggjarnevndina tað er uppskot til løgtslóg um búskaparráð løgtsmál nummar sjeyoghálvfems og løgtingsmál nummar áttaoghálvfems uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtslóg um landsbanka føroya og føroya vágarráð parantestendur minka landsbankanevndina ásetingar um landsins gjaldføris gjovnsfarið avtikið tskulu biðja um framsøgufólk fyri fólkaflokkinum er tað jakup mikkelsen fyri fyri javnaðarflokkin aksel johannesen fyri sambandsflokki jaspur langaard fyri tjóðveldið pollareynatúgvu fyri miðflokkin billijustinussen og fyri framsókn bjarni kárasom petersen so fær jákup mikkelsen orðger so væl
harra formaður ja til viðgerðar er tvinnumál nummar sjeyoghálvfems løgtsmál nummar sjeyoghálvfems og løgtsmál nummar áttaoghálvfems uppskot til løgtslóg um búskaparáð og so uppskot til løgslóg um broyting í løgtslóg um landsbanka føroya og føroya vágará at har man minkar landsbankanevndina ásetingar verða gjørdar í sambandi við landsins gjaldføri og at avtaka stovnsvagið sum er tjúgu milliónir sum mann mælir til at verður flutt í búskapargrunninum og tað við ásetingum um landsins gjaldføri snýr seg um at gera tað eitt sindur liðiligari so vit ikki upptaka óneyðug lán og ikki hava landskassan ikki hevur óneyðugar rentuútreiðslur sum ljóðar ógvuliga skilagott vit kenna øll til úttrykkið at ein fluga kann blíva til ein elefant og vit kenna eisini ævintýrið hjá hosi annesen sum sigur at ein fjøgur bleiv til høsnog eg má siga tað at tá ið landsstýrið kemur við einum uppskoti sum fer til hoyringar har sum snýr seg um at gera eina rationalisering at búskaparráðið og landsbanknevndin verða lagt saman í ein nevnd tað eru tíggju limir í verandi søðu og um man minkar tað niður til fimm limir og at talan er um eina rationalisering um eina tillaging sum kanska upp á nógvar mátar kundi gjørt tingini einklari og effektivari so hendir ein ómetaliga ógvuslig reaktión og tað minti lítið sindur um uppskotið hjá høgna hoydal um sjófeingi tá ið hvørt mansbarn í føroyum vendi sær ímóti uppskotunum tað var líkamikið hvønn veg mann vendi sær so vórðu fólk uppøst og slett ikki nøgd og eg vil siga tá av góðum grundum nakað tað sama hendir við uppskotinum sum jørg niclasen fráboðaði sendi út til hoyringar eg má siga at nøkur av argumentunum sum komu fram vórðu mann kan siga skilji eg væl og ikki ósamdur við men samtíðis vórðu eisini nógv ting søgd sum kanska fóru eitt sindur av leið men tað stutt at langa er at hetta er ætlanin jørgun niclasen hevur lurtað eftir tí sum er kritikkini sum veru og hevur faktiskt bakka rættiliga langt soleiðis at maakanska kundi sett spurningin um tað var yvirhøvur vert at fara í holt við hesar broytingarnar men her eru nøkur ting sum verða broytt og sum eg skilji lanu so er fólk nógvastaðni í øllum førum nøgd við at tey prinsippini sum jørgun niclasen hevur rætt aftur at tað er í ordan hetta málið fer at fáa eina góða viðgerð í fíggjarnevndini so vit fara at gera nakrar hoyringar eisini so innkallingar so eg ivist ikki í at hetta
fyr at fáa undirtøk takk fyri á hona ja so er ta viðmerkingar
fyrst er tað papkareynatúgvu ger so væl fyri formaðurin eg hefti meg við at við orði liðiligt brúkti jagun mikkelsen um tað at minka kravið um gjaldføri landskassan at tað var so liðiligt altso tað er ein orðing sum sum hóa mær øgiliga illane í hesum samanhanginum eg haldi at tað er ein øgiliga kreativur máti at atlinka umkrøvini til til stýringina hjá ennum sjálvum tað er so tað fyrsta landsstýrið sum yvirhøvur hevur viljað gjørt seg inn á tað minnista kraviðupp á fimtan prosent um gjaldføri og og tað kann mmann kann velja at síggja ti ymiskum ljósum ella ymiskum ljósi men men m eg haldi tað e eitt sindur ófrættakent at landsstýrið linkar um krøvum til seg sjálvt samstundis sum vit vita hvørjar fíggjarstøðu ein stórur partur av okara vinnulívið eru

er fáa eg eg einans kann siga tí tað at hetta er eitt ynski frá landsbankanum so eg gangi út frá at tað páll arenu koyrir tað so
er hann eitt sindur róligari takk fyri ja sora
billiusinsa ja fyri nøkrum árum síðani tá hevði miðflokkurin eitt uppskot um at velja búskaparráðið eitt sindur øðrvísi millum annað við at tað so varð møguligt at kunna hava onkran framstandandi búskaparfrøðing á altjóða pallinum sum part av búskaparráðnum sum ráðgevandi landsstýrinum kundi tað verið ein tanki sum varð verdur at taka við inn í hetta uppskotið at mann mann hugsaði eitt sindur breiðari og at tað eisini bar til at tilmæla fólk aðrastaðni frá enn enn úr føroyska samfelagnum til at ráðgeva
frá landsstýrinum inni í hattar ráðið
tað er ein tonki sum pstuttaoyrvendir og tí tað snýr seg um faktiskt at hava kompentansi og og tað kann gott vera at tað er skilagott at hyggja í tunlanda uttan eisini men tað eru nøkur krøv lógini sum sum siga at mann skal hava kenskapir til føroysk vinnulív í síðari so so men hatta er nakað sum vit kunnu diskitera í nevnum
takk fyrihara formaður ja takk næsti røðari er aksel johannes
so væl ja takk fyri harra formaður til viðgerðar eru eitt uppskot frá landstýrismanní fíggjarmálnum ella tvey uppskot sum erða viðgjørt í einum og tað snýr seg um ati ja eg vet ikkiokurt kunn at siga um tað er at avtaka búskaparráðið ella leggja búskaparráðið undir ela saman við landsbankanum øh tað er nummar eitt og nummar tvey tað er at mann ger nakrar broytingar í nevndarsamansesetingini og nummar trý at mann ger eina broyting har landsbankin í dag virkar fullkomiliga óheftur tað vil siga hann er held iki á fíggjarlógini at nú skal an inn á fíggjarlógina hava eina játtan sum landssýrismaðrin fíggjarmálinum ásetir løgtingið kann samtykkja og so er tað nummar fýra at mann liggar nakað um krøvini til at minsta gjaldføri sum landskasan altið kal hav instaland tað er høvuðsheitinum tær broytingarnar í uppskotinum og endamálið sum han lesar her uppskotið til sparingar og har sær mann og fyrst ogfremst við at minka um nevndar limirnir og hyggur mann sær eftir hvat kostar so nevndin hjá landsbankanum í dag hon kostar seks hundrað túsund krónur um árið og hvat kostar nevndin hjá búskaparráðnum hon kostar tvey hundrað túsund krónur um árið altso vit hava ein landsstýrismann í ígjarmálum sum ter fyrstu fimtan mánaðirnar í hesum valskeiðnum hevur øktt raksturin hj landskassan við seks hundrað milliónum krónurm og nú má hann gera ógvusligar broytingar í landsbankan í búskaparráðnum sum er samlað útvarp á áttahundrað túsund so sparingin aftan á broytingarnar er kanska trý hundrað fýra hundrað túsund um ári trý hundrað gfýahndrað túsund aftaná á økt raksturin við seks hundrað milliónum uppá fimtan mánaðin

vask minm tal á nevndum og ráðum sigur landssýrismaðurin fyri at spara so liggur eitt annað uppskotið í løgtinginum sum vit nokk fara at viðgera g kanska samtykkja samgongan samtykkir í komandi viku um og gera nakrar broytingar á bústøðum har hækkar mann talið á nevndaralimumum yvir íúr trý upp ú fimm øh skal eg bara líka taka mína meining beinanvegin so er mítt tilmæli landstýrismaðurin tann økir útreiðslurnar tað kemndir bústaðir nevndarlivum harpeint og minka her peint sleppa um upskotunum broyt einki altso við nevndarsamansetingin so er null nøkulunda í mun til hvat ið landstýrismaðurin ætlar landsstýrið ætlar og so varðveita vit óhefini hjá landsbankanum í búskaparráðnum øh hvat er so tað sum eg havi eitt sindur sindur av illgruna um eg vil kal kki siga tað lanstýrismaðurin sjálvur tað kann lesja n løgmaðurin onkur annar sum stendur aftanfyri at at endamálið er kanska at køva nakrar kritiskar røddir í samfelagnum vit hava tvær kritiskar røddir í samfelagnum vilga nógvar kriktiskar røddir uttan iva men tvær sum hava ht uppgávu at bæði at ráðgeva vegleiðað men eisini at vera kritiskt tá ð kemur búskap og fíggjargoyrir hann soframvegis og tað er búskaparráðið og tað er landsbangin

su it hyggja eftir hvat er uppgávurnar í dag hjá búskaparráðnum puppgávurnar hjá búskaparáðnum sambært lóg um búskaparráð er at teir skulu gera hava óhefta búskaparliga ráðgeving og frágreiðingar um búskaparliggongdina teir skulu gera tvær í minsta lagi tvær kunnu joktur metingar árliga teir kunnu eisini gera temafrágreiðingar og teir skulu ráðgeva landsstýrinum tað eru uppgávurnar sambært lóg um bskað uppkomana já landsbankanum ereitt sindur øðrvísi men har hevur hanna nevnd sum er nokk so aktiv eftir lógini í hvussuferð lógin sigur at uppgáva nái at nevndin skal gera reglulig fyri virksemið hjá stjóra og nevndin skal gera ásetingar um hvussu gjaldføri og skuld skulu umsitast altso gjaldføri hjá landskassanum skuldsjálandskanskal umsitast taðvil sigat nevndin skal hava nakrar førleikar fyri at kuna gera tað að er si í ein og hvør skum kann sita í nevndini sjálvt um mann hevur kanska ein stjóra ella e e ein stovn sum er væl fyri fakliga nevnd tú má vera fakliga væl fyri tá ið hon skal gera reglurnar sum stjórin og bankin skal virka eftir

landsbankanum sambært lóg h nú var løgmaður her í seinastu viku har hann segði at uppgávan hjá landsbankanum hevði onga vinerella funktión uttan tað at av og á at ringja niður til norðdaa tað var faktikt tað hann segði her á tings røðarpalli so hevu han ikki ordiliga sett seg inn í tingini og lisið í lóginu í landsbankanm tí í lógu landsbankan har stendur at mann tekur sær av skuldarrøkt og íløgurøkt eg veit væl tá tað kemur til til íløgurøkt mann hevur eitt ávíst samstarv í norðdaga men alt arbeiðið verður gjørt í føroyum als fimmoghálvfems sent av arbeiðin veður gjørt í føroyum so verður hoin lítil partur gjørdur av nordaa tí man hevur e ávíst samstarv har su mann heldur e ein fyrimunur men harumframt so hevur mann eftirlit og greining av búskaparligu gongdini í føroyum ela búskaparligu viðurskiftum mann hevur eftirlit við vágum í búskapinum og í fíggjargoyranum í fíggjakoyranmí týdning tað er í peningastovnum og so framvegis er tað nakrar serligur vág ár harpeint sum hann eisini kal ha eftirlit við og so egmann eisinit uppgávu savna inn og almanna kunnu gera hagtøl innan búskap og á fíggjagoyranum eisini ting sum hava týdning so tað at tað bara er ein telefonsamtala niður til nordaa av og á eru fullkomnar burturvið at siga av einum løgmann øh tað sum hevur týdning fyri bæði eitt búskapara men ikki minst fyri landsbankan tað er óhefni tað stendir eisini í grein ja kanska ar tð grein tvey haldi eg um taðikka greina eitt í í lógum landsbankan at hann er óheftur og tí hevur mann sagt at bæði hvussu nevndin verður vald at tað er ikki landsstýrið sum velur meirilutan nevndini og at landsbankin ikki er ð fíggjarlóginum men verið fíggjaður av einum parti av promilluparti av gjaldførin g ílandskassanum og seinastu árini so hevur tað verið á leið níggju milliónir null komma fýra promillu av stjaldførinum men hóast tað so hevur landsbankin bara kostað sirkað sjey komma fimm milliónir í í rakstri taðvlsia mann brúkar sjalt tað smnn kann brúka og tað skav mann heldur ikki um tað ikki er neyðugt men har er so óhefni tá ið mann nú øh tá

ger hesar broytingarnar og koyrir ta inn á fíggjarlógina so verða tey hefta av hvarja játtan fyrst ogfremst landstýrismaðin fíggjarmálanum til ein a hvørða tíð vil e seta fíggjarlógina og morilutin løgtingin vil játtað til landsbankan tað haldi eg er at fara at at gera seg inn á óhepini tí at vandin er í hvussuerð at koma tey við rættiliga ógvusligum kritikki av tann kritikkur tey koma við og eisini áðgevinu hon er fyrst og fremst til politsku skipanin og landstýrsmanní fígjamálanum og koma teyvið i ógvusligu kritikki á lanstrsmann ífíggjarmálanum so er vandi fyri at játtanin verður skorin betíðiligt og tað erikki bara galdandi fyriat hendan fíggjarmálarárðn sitin nú tí er líka miki hvør er fíggjarmálaráharið htað er vandin er harpeint og hann eigur ikkiat vera til staðar tað skulu ongantíð føla at tey trýss til at halda eitt land eina meina eitt annað tí tað er bangin fyri ella verðr játtandi skorin so óheð mann ger seg inn á óhefini sjálvt um uppskotið nú eitt sindur frægari enn á tir fóru til hoyringar so tí at mann er broytt nevndarsamansettingin eit ítt sindur men tað at man hevur fimm nevndarlimir og hesin hendan nevndin skal eisini vera búskapara altso uppgávan hjá búskaparang landsbankinum er rættiliga ymisk fær man fimm nevndarlimir sum bæði hava skil fyri búskapi altso tjóðarbúskapi og fær mann eisini samstundis at tey hava innlit í alt tað sum eitur íløgurøkt og oog skuldarrøkt og so framvegis og fíggjargeirar í í í bankunum ogvágar í abankaskipaninm sovoðnakað tað er ikki víst at tað eru altíð búskaparfrøðingar sum hava tað besta

ivist eitt sindur eisini í um um førleikarnir verða teir røktu sjálvt um hann er farin upp á fimm sum er flagari enn trý meni so mikki opinskaraður í seinastu viku tá ið eg helt at nú mátti sambandsflokkurin langa nevan í borðið og ikki lata jargun nikkasen fólkaflokki stýrið í øllum at hetta uppskotið átti sambandsflokkurin vildi løgmaður vera við og sigur at at landsbankin var eitt sovorð loysingarprosjekt tað haldi a han er fullkomilia misskilt tað tað heur so óalmindiliga stóran týdning at mann hevur at mann hevur eftirlit við búskapinum om mann hevur ráðgeving til bolitsku skipanin hj ena í búskapin og eftirlit og fíggjakaránum tað er líkamikið um hmann er sambandsfinnaður loysingarsinnaður sum persónur um vit ikki hava ta eftirlitið og tað er óheft og at vit lurta eftir tí so er vandi fyri at koma á búskaparliga fíggjarliga vandakós og vseingin ávarar so kunn vit eisini fara av eggunum tað er veruliga ein vandi og tí eiga vit at hava tílígkar óhefnar stovnar í føroyum at halda tað at tað er nakað við loysing at gera tað er fullkomliga misskilt og uppskotið hevur verið til hoyringar føroya arbeiðskevarfelagar var ímóti la ímóti arbeiðafeløganir vóru ímóti fróðskaparsetur varða móti kommunufelagið ímóti landsbankin er ímóti búskaparráði er ímóti tað skilji eg væl tí at vandin viðan st skuli hava uppskotið eisini við tað blíva fortælt politsku skipanini millu annað kemur í fíggjarlógina tað er at tað kunnu vera ryggklapparar hjá tí sita ftil landsýrismanninum ta prø ski ver á hesin tílikarmir har landstýrismaðurin er ogtað er tað ið vit ikki skulu hava vit mugu hava kritiskar røddir sum siga frá um vit eru á vandakós tí er mítt tilmæli lurta eftir hoyrinssrivinum og legg uppskotið at at taka upskotið aftur og her er e elt eingi sparing hetta uppskotið gevur eina sparing há fýra hundrað túsund í mesta lagi í nevndarsamsýningum samstundis s annað uppsot liggur í løgtinginum tá tað kemur til bústaðir har mann økir nevndarsamsýningarnar kanska við einum tvey hunrað túsund broyt tað eisini lat tað vera tríggjar nevndarlimir í bústaðir og ikki fimm og tak hetta upskotið afturher er eingin reeln sparing
takk fyri halbamaðu ja takk so er tað nakrar viðmerkingar
fyrst er ta brandur sandoy ger so væl ja takk fyri harra formaður kritikkurin hjá aksel johannesen gongur nógv upp á hetta her við óheftni hetta her við um stáið ið í tá ið ið játtanin hjá landsbankanum kemur inn undirinn undir fíggjarlógina so so kann mann ikki siga at tað er óheft longur tað er eitt tons av av ráðum og nevndum undir í á fíggjarlógini er so eingin av teimum óheft virkahhá nevndirnar allar heft at at landsstýrismanninum mær vitandi er tað ikki landsstýrismaðurin í fíggjarmálin sum avger játtanin hvat hvat ð játtan verður givin frá løgtinginum av tað er løgtingið sum avgerð hvør játtanin verður givin frá løgtinginum av ikki landsstýrismaðurn fíggjarmálum
hvør ið hann er takk fyri
eli jahonnesen ja tað er að er munur á hvat r e uppgávu keg nevnd her nú lengdir landsstýrið arin sjálvur í miðlunum at taks er tað eftirlitsstovni er ein sk óheftir taksoy hevur eftirlitið í borgarum og fyritøkum han nevndir vørn sum dømi eisini vørrn hevur eftirlit við fiskiskipum føroyskum útlendskum landsbankin í búskaparáiði hevur fyrst og fremst eftirlit við politisku skipanum og landsstýrismannum fíggjarmálum ta er ettsindur øðrvísi at tæra játtan er á fíggjarlógini g og og og og landsstýrin velur stovnar og setir stjórar sum hava eftirlit við øðrum enn sjálvum landsstýrinum men tá tú velur nakað so sum og setir tað á fíggjarlógin a húsið avger játtanina av onkrum sum hevur eftirlit við tær
tá plívur tá á trupulleiki við óheftinum so er tað biljusinussen
sum eisini verður frammi tað er at við tað at landsbankin er eitt ein stovnur sum liggur uttan fyri fíggjarlógina og hevur eina eina játtan ella eina fígging sum er tengd at búskaparvøkstrinum so kann stovnurin vaksa ótálma tað at mann knýtir tað at fíggjarlógini og sigur at nú er nú nú hevur politiska skipanin tamarhald á vøkstrinum kann tað ikki við sær sjálvum vera ein rímiliga stór sparing soleiðsnar at vit fyribyrgja at stovnurin kanska veksur til ein ein ein sera stóran stovn

aksel janesen ja ja eg haldi eg haldi ikki tað er tknýtt at búskapinm gjaldsføring há landskassanum halda sendur eftir null komma fýra promillu seinastu árini so hevur tað verið í fjør og í nokk í ári eisini sær út til á leið níggju milliónir men allíkavæl so hevur útreiðsurnar bara verið í sjey komma fimm alts tey hava ikki lagt farið upp har so teiy kunnu fara tí að iki tørvur ikki verið á tí so eg dugi ikki at síggja at at t altso tað harpeint eg n stóri trupulleikin sjálvandi skuldi tað blin hin trupulleikin sum man fara inn politiskt áður hevur tað verið unniðst at landspakkan sum fara á tíggjar ella eitsindur longr aftur tíðina at manhevðieit øgiga stýrt leiðumál var tað nú neyðugt ha men eg haldi at tey higartil hava umsitað tað rímiligani rímiligani ast t hev iki brúkt pengar óneyðugt við at økt raksturin hóast møguleikin verið fyri tí tá gjaldførið er økt hjá landskassanum tað haldi ikki tey hava gjørt
tú síggi held iki ein stóran trupli hvítu
ja so er tað djóni nolso joensen gersuvæl ja takk fyri harra formaður ja takk aksel johannesen fyri eina greiða ígjøgnumgongd av nettupp hesum málinum har tey síðstu árini hevur prógvað tað at týdningin av at vit hava ein landsbanka sum og eina ráðgeving sum vísir á at tá tað er vandi á ferð og og at týdningurin av at at hava ein slíkan stovn er øgiliga týdningarmikil í í dagsins samfelagi øhog tí er tað sera óheppið tað sum hevr verið frammi í samband við hetta málið er at eg veit ikki alment starvsfólk eru ivin hongd eitt sindur út í at mann hevur kanska ikki kanska virðismett hendan stovnrin nóg nógv og tí er tað sera óheppið tað sum hevur verið frammi men men hvat metir aksel johannesen líkasum í framtíðini ater tað nakað sum hesin stovnur altso framtíðarútlitið fyri honum hvussu kann hann undir verandilíki halda áfram ella at skulda gerast nakrar tillagingar í
til framtíðarvirksemið hjá stovnum takk fyri harra formaður
ja egsumann urtaði eftir løgmanni í seinastu viku segð at nú legði hann upp til semju tí at ha var ósmaftur á landsbankan altso mær vitandi tá ósemjansur er í landsbankan tað er tað er bára stei nielsen sjálvuraltso hann gekk á oddi í tvey túsun og fimm at mnn skuldi avtaka landsbankan so varð hann nevndar fíggjarnevndarformaður í tvey túsund g ellivu ti g fimtan tá bleiv landsbankin ella niðurlagtur sum jøgum niklasen var eisini landstýrismaður tá sou a an etr á stovna aftur ognúhevurhan aftur skjer broytingar hví ikk pal ata hansan stovnurin fáa frið hann ger eitt gott arbeiði vit hava tørv á einum óheftum landsbanka sum skal ráðgeva vegleiða og eisini kritiserað um tað er búskaparligur fíggjarlig vandakós í samfelagnum
bara fáa frið jaspur
djgaard tað sum eg kanska serliga beit merki í var í sambandi við óheftini men vit hava eisini aðrar stovnar sum eru virkað óhefnir men sum sum eru á fíggjarlógini millum annað fíggjasjóvndi eisini á brúkarageldum miln annað kunnu velja kringvarpið kringvarpið verður eisini stýrt og og og skal eisini vera tann kritiska røddin eisini móti politiska skipanini og eg haldi tað er eitt eitt gott dømi um men tað kann fungera útmerkað sjálvt um tað ertr á fíggjarlógini at tú statvek kann virkar ettein
kritisrødd takk fyri formaður
aksel jónassen ja eg veit ikki orðað um eg skilti hattar so eg haldi ikki at at kringvarpið er á fíggjarlóginum kanska stendur kringvarpið gjaldið sum er sum er annars blitt so óheltast vit játta ikki pengar innihirdir til til er kringvarpið og tað hevur verið verið vaksin verður uppment fleiri frá fyrrpolitisktum um mann skuldi setta av fíggjarlógina og kanska tyksta inn um hesin skattin ella upp á aðran máta fingu at skjaldast so haltan í fíggjarlógini og tað mann valt ikki gjørt politiskt tí man ikki vil blanda seg í pí virksemi í kringvarpinum hvørðu játtanir skulu hava men nevnd skal virka óheft av politiskuskurskipanum tí hevur mann eftir ikki fara inn og sagt taða skal mann bein bein beinna seg inn á
inn á fíggjarlógina takk fyri áfólkarnar ja takk fyri so er tað næsti framsøgumaður er jaspur langong
vælja takk fyri hara formaður til viðgerðar er er uppskot um at leggja landsbankan í búskaparráðið saman til ein stovn og eg kundi hugsað mær líka tikið fatur aftur í mín spurning til aksel ve johannesen tað er soleiðis at tað er vit sum áseta her hvat kringvarpsgjaldið skal vera og tað er ikki kringvarpið sjálv kringkringvarpið sjálvt sum avger hvat tað gjaldið er so mann kann siga inndirekta er rei ikki á fíggjarlógini men indirektarhetta vita um avgera hvat hvat gjaldið er meni ja her ver so mann kann siga her eri tveir stovnar sum hava eitt rættiliga stórt yvirlapp sum meir og minni hava summi funktión og tí hevur mann so sæð fyri sær at tað gevur meining at mann fer inn og leggur hesar stovnarnir saman og eg haldi at tað er eitt sera gott uppskot eg haldi hetta er nakað sum sum mann hevur prøvað fyrr men tað hevur so verið broytt síðani aftur og nú prøvar mann so enn einaferð nar at gera nakrar tilrættingar fyri millum annað at spara og fyri at ikki hava dupultfunktiónir mann kann siga at hava dupultfunktiónir kunnu vera øgiliga óheppi tað vil siga at í prinsippinum kanst tú hava ein óheftan stovn sum kemur við einari tilráðing meðan ein annar stovnur kemur í eina aðra aðrari tilráðing tað kann vera øgiliga óheldigt og hvat skal mann so til at fylgja og hvør hevur nú rætt og hví hví kunnu somu búskaparfrøðingar koma við ymiskum tilmælum so tí haldi eg tað er fínt at mann nú fer inn og og hyggur eftir men er tað ikki nøkur ting her sum vit kunnu gera nógv betri og ikki minst eisini at vit eisini kunnu spara landskassanum nakrar krónur so kann onkur snakka um hn ta hetta er ikki serligan nógv nógv spart ø eg haldi hvør króna tá tað kemur til almenna umsiting er er væl spard og eisini tá ið tað kemur til til hettar hevur onkrar broytingar gjørdar í sambandi við nevndina og uppskotið sum tað liggur nú so verður tað soleiðis at tað er frjóðskaparsetrið sum skal velja finn menn og finn kvinnur og so er tað landsstýrismaðurin sum útfrá tí velur eftirfylgjandi sjálvur haldi eg har eg haldi tað er ei ein máti at gera tað upp á eg haldi mann kundi eisini havt møguleika at mann mann brúkti meiri vinnuna altso ein vandi við at teð sami stovnur sum kemur við øllum tíggju uppskotunum at teir persónarnir kanska eru ikki nóg væl umboðandi allar bólkar so har haldi eg møguligt sum mann kundi umhugsað um mann skuldi gjørt tað soleiðis at tað var at tað varu fleiri ymiskir sum ymiskar persónar at mann so velur fimm kvinnur og fimm menn er sikkurt nakað við at fáa líkastilla og eg veit ikki ordiliga um um eg sum persónur vildi valt verið valdur inn í eina ávísa nevnd tí at eg havi eitt ávíst kyn altso í mínari verð virka tað eitt sindur diskrimunerandi ímóti mær og mínum kyni eg velji teg í uppskoti tí at tú ert eitt mannfólk vissi tað er kvalifikatiónin vesikvalifikatiónin hjá mær fyri at vera útøaður í eitt ávísa nevnd er tað at eg eri mannfólk so haldi eg persónligan sagt eg eg haldi eg hvi taðkað nei tað er so míti mína egna niðurstøða eg haldi tað eri diskrimuderandi ímóti mær sum manni at verða valdur inn í nakað eg haldi mann skal velja fyrst og fremst eftir førleikum og so sjávandi kann mann harfrá stremba seg eftir at fáa bæði kynini við men eg haldi eitl annað stað so burdi eikin talt framum og tað virkar eitt sindur løgið mann setir øgiliga lítil ella fá krøv til førleikar men øgiligani heva at tað skal vera fimm menn og fimm kvinnur eg haldi tað er øgiliga gott eisini at mann fer burtur frá fíggingarháttunum aksele johannesen nevndi nú at hann helt tað var at teir ikki brúktu alla játtanina har skal eg so eisini undirstrika at í tvey túsund og einogtjúgu liggur tað júst soleiðis at mann brúkar tað upp í topp at mann hevur eina játtan sum eitur níggju komma tvær milliónir so tað vil siga at eg haldi eisini har vísta seg at tað er ikki mann hevur ikki hug til at spara men heldur at pressa sitrónina so langt sum mann kann fara og eg dugi ikki orilia at síggja argumentið hví at tey skulu kunna fáa eina játtan út frá gjaldføri heldur enn atey hava eina vanliga játtan sum allir aðrir stovnar hava í í landinum og sum tað eisini kom fram so er tað sjálvandi ikki landsstýrismaðurin sum avgerð hvar játtanin er ty er løgtingi sum ger av hvat játtanin skal vera so eg haldi hetta er ein ein eitt gott uppskot eg haldi hetað ein fín sparing samgongan hevur sett sær fyri at fara inn og og rudda upp í fleiri av slíkum pultfunktiónum og hetta er so mann kann siga hetta er ein byrjan og eg haldi atat eg gleði meg eisini til at vit fara inn og og fáa fáa spart aðrastaðnis har har tað er líknandi dømi sum hettar so kann mann diskutera um tað skuldi verið fimm ella tríggir ella sjey limir eg haldi at tríggir haldi eg eru forfáir og sjey eru for nógv eg haldi fimm eru nokk so passaligt so eg eri vit eisini sera fegin um at mann kundi semjast um at at fimm persónar varð tað rætta so eg haldi hetta er eitt uppskot sum viti fara at viðgera øgiliga positivt í í samgonguni trúgvi eisini at vit fara at fáa hetta her ígjøgnum

har pállat renna tygva eina viðmerking her so vælk takk fyri formaðurin fyri mær tykjast mær at sambandsflokkurin í ein ávísan vun er drigin upp á tráð av fólkaflokkinum og vit lata seg keypa av teimum góðu ritorisku gávunum hjá hjá fólkaflokkinum sum snýr seg um at minka um almennu umsitingina og fremja sparingar og so er tað kanska eisini eitt eitt eitt lítið spark tiljóðskaarørsluna at vit smá fara av monter á landsbankan er tað veruliga soleiðis at at sambandsflokkurin hevur tað tann baktankan við við hesum málum at mann at mann roynir at at fáa burtur á ein eina lítla tjóðskapar
teija glóð takk fyri
ja takkfyri hara formaður hjá okkum snýr tað seg ikki um hvør fær arina hjá okkum snýr tað seg um onkur sigur lambið hjá okkum snýr tað seg um hvør er tað fáa vit okkara politikk førdan men so vilja vit gleðiligani sparka bóltin yvir til landsstýrismannin siga men ger so væl tak ímóti hesum hjá okkum snýr tað seg um at fáa tað sum vit seta okkum sum mál tað sum vit ynskja skal vera gjøgnumført tað er tað vit ynskja gjøgnumføra og ikki tað ikki potlareynatrúgg at siga at skal mann hava eitt slíkt slíkt mál sum eti her ígjøgnum tingið so skal sjálvandi øll samgongan tstanda aftanfyri tað annars nyttar einki at leggja
eitt og fært uppskot fram takk fyri harra formaður
ja og so er tað ingilín strøvgerðsvøvn takk fyri hara formaður tað eru tvey ting sum eg kundi hugsað mær líka viðmerkt tað fyrsta tað er tað jaspur longur sigur at búskaparráðið og landsbankin hava somu uppgávu røkja tær somu uppgávurnar tað er tað er ikki rætt tað haldi at vit hava fingið greitt nokk so nógv og væl frá í miðlunum teir síttu vikurnar og eisini í kirkjunum men so er tað hetta við at innsløglingarnar skulu vera fimm konufólk og fimm mannfólk og so snakkar jaspur langord um kompetensir at mann kann koma út í at tað ikki verða tey við bestu kompetensunum sum verða vald sigi jaspur langord her við at tað eru antin fleiri kompetent konufólk á hesum økinum ella fleiri kompetent mannfólk á hesum økinumeg skilji ikki ordiliga sær saman koblingina tí inntil reyðta sigur mann jú sigur jaspur langur so at tað er at annað kyni ikki er kompetent innanfyri
hetta er ella hvat takk fyri at
ja takk fyri hara formaður tað dag nógvir mátar fara innat hygga upp á hvussu mann skal amana nevnd nummar eitt haldi eg førleikar øgiliga avgerandi men siga vit til dømis at vit hava hálvfjerðs prosent av úskaparfrøðingum í frøðinunum í føroyum eru kvinnur og tretivu prosent av búskaparfrøðingum er menn hví skulu so menninir hava fimm umboð og finn um kvinnurnar er tað ikki so heilt samsýnuvís nógv betri hjá okkum at fara inn og sagt jamen so er tað sjálvandi kanska sjey kvinnur sum skulu í nevndina og tríggir menn altso hví skal hví skal kriteria vera hvat umskylda meg hvat hongur millum beinini hvat er fyri kyn tú ert er tað tað sum skal verða avgerandi fyri hvat
ey núv gert takk fyri ha formaður ja eg haldi vit skulu royna at vanda okkum um borðini so er tað brandur
nógvur av kritikkinum hevur verið hetta her at av tí at landsbankið nú fer yvir á fíggjarlógina at hann so verður minni óheftur har hava vit jú millum annað løgtríðins umboðsmann sum eisini er á fíggjarlógini og sum eisini skal hava eftirlit við ella sum skal hava eftirlit við landsstýrinum og hava eftirlit við fyrisitingin í føroyum hvat metir jaspur langur so er vandi fyri at tað verður minni heft at skipanini ella hvussu og tá ið tað verður ført fram av millum annað andstøðuni hatta her við at landspakkið skal hava eftirlit við landsstýrinum so er tað ikki uppgávan hjá landsbankanum uppgávan hjá landsbankanum er at
fyrifritað fíggjar og skuldarstøvun í føroyum
ja takk fyri brandersandoy eg eri púra samdur og vit hava nógv dømir eg haldi eisini hatcornsver við enn einum góðum dømi um at tað ber væl til at hava óhefta ráðgeving og kritiskar røddir ímóti tí politisku skipanini til trost fyri at tú fært pengar beinleiðis frá frá fíggjarlógini so eg haldi at tað er hetta er tað rætta at gera og eg haldi at eg seti eisini eisini ein rættur fíggingarmáti eg haldi at eingin stovnur skal bara vera eittl annað stað kunna áseta sær sína egnu játtan alt eftir hvat er sum passar hjá hjá stjóranum ela hjá teimum sum stýra her nú
takk fyri harra formaður ja næsti røðari er páll
tað eru eitt sindur ymiskt sum vit velja at byggja tað føroyska húsið tá ið fólk á sinni fóru undir at skipa landsbankan fyri nógvum árum síðan og búskaparráðið somuleiðis so var tað við tí fyri eygað at hava tvær týdningarmiklar súlur í at hjálpa politisku skipanini at halda samfelagnum á kós

og ein partur ein partur kanska ein veðgur av tí føroyska húsinum eru júst tey málini sum vit viðgera í dag búskaparráðið og landsbanki føroya sovnar sum bara hava til endamál at gera gagn fyri tað føroyska samfelagið fyri tað føroyska fólkið og so skulu hjálpa okum og bera ein ein ein virkin sparringspar hjá politisku skipanini at halda samfelagsgongdini á eini góðari og og javnvigandi kós

eg haldi fyri tað fyrsta at tað er ómetaliga møssamt hjá teimum fólkunum sum starvast í hesum hesum báðum stovnum sum vit viðgera í dag búskaparráðnum og og landsbankanum at tey ferða eftir ferð verða varpaði inn í endaner meldin um tey hava eitt eksisternsktgrundarlag er la ikki eg haldi tað er ein ósigur eg haldi absolutt ikki atat at vit kunnu loyva okkum sum politisk skipan at at gera tey sum kastibløku í einum eventuellum politiskum samgongu andstøðupolitiskum ella partapolitiskum meldri sum máttu veri tey hava nógv betri uppiborið enn so

sum onnur lond skipa síni landsbanka ella síni tjóðbankan nationalbanka so er tað av alstórum týdningi at mann hevur bæði armslongdarprinsipp og óheftini inni í myndini og nettup tí haldi eg at spurningurin um ati at stovnurin ikki skal vera sum ein rakstrarjáttan á fíggjarlógini hevur ótrúligastóran týdning eg haldi t vit u vit nýtast ikki at uppfinna tann djúpa tallerkin í hesum samanhangi visu vit hyggja eftir hvussu tjóðbankarnir eru skipaðir aðrastaðni so er tað stórt sær skipaðir upp á akkurát sama máta sum okara landsbanki í dag virkar eg veit væl og kann gott taka tann kritikkin at at okara landsbanki kanska ikki hevur heilt somu funktión sum ein tjóðbanki í einum sjálvstøðum landi hevur men eg haldi so avgjørt ati at vit skulu heldur heldur enn at niðurlaga tjóðbankan so skuldu heldur laga upp samfelagi soleiðis at tjóðbankin fær ein uppaftur størri týdning og blívur tann veruligi nationalbankin í okara

tað eg haldi tey flestu av okkum um vit ikki hava verið í politikki tá so so minnast vit aftur á kreppuna og aftur á tær áhaldandi ávaringarnar sum sum vóru frá frá danska búskaparráðnum millum annað um hvussu vit stýrdu í føroyum fram ímóti fíggjarligu kreptuni í í í áttaoghálvfems í tveyoghálvfems orsaka og og eg haldi at tað eru tað av alstórum týdningi at vit læra av teirri søguligu gongduni tað er onkursvegna øgiliga í okara politiska fullvísi her inni at og kanska eisini magt fullkomuleika at siga at tað er eingin annar sum hevur betri skil upp á upp á landsins viðurskiftir enn vit hava men tað er nú ikki altíð soleiðis eisini politiska skipanir taka feil politiska skipanir hava stóran tørv á at her eru sparringspartar sum klára hjálp okum at at stýra væl og rætt ígjøgnum tey serðini sum eru og um um vit vilja tað lla ikki so finnast s altso eisini aðrir føroyingar sum eru líka skilagóðir sum vit sum her innisita

sum tað sendur í grein trráðið hevur rætt til at krevja allar upplýsingar um frágreiðingar frá almennum stovnum sum tað metum neyðugar fyri at kuna røkja virki sítt sum sum sum ráðgevandi

so tað er einki ivast í at vit í tjóðveldi fara atsláa garð rundan um hesar stovnar sum tveir øgiliga týdningarmikli stovnar í okkara samfelag og sum avgjørt hava sín týdning og sítt berateels sjálvsagt er tað soleiðis at vit sum politiskskipanin til ein oghvørja tíð eiga at kunna at bæði meta og eftirmeta øll viðurskiftir í okkara samfelag og tað er tað snýr seg eisini um bæði hvussu landsbankin virkar og hvussu búskaparráðið virkar men at at áhaldandi at liggja og og og mjatla burtur av funktiónini burtur av integritetinum og burtur av dygdini í okara í okkara stovnum tað er halda vit er púra burturvið og eg má siga at tað undraði meg tann útsøgnin tá i sitandi løgmaður so forhánusliga at siga t tað segði um landsbankan at at tað at tey bara kundu ringja niður til nordaga eina ferð um árið altso tað líkist ikki hvørki hvørki embatinum at gera tað tað líkist heldur ikki persónunum at at gera tað og tí komi tað kom tað dótt við at at hoyra tað frá frá løgmanni eg haldi tað líkist svartast ongum fyri at siga tað akkurát sum eg tað er spurningin um at lækka minst av gjaldføri haldi at tað hevur verið ein sovorður ein sovorðu óskrivað lóg í í politisku skipanini ta tíðini eg havi verið her tað er hóast alt oman fyri tjúgu ár eftir hondini at at minst a gjaldføri er ein er ein er ein trygd hjá føroyska samfelagnum ikki minst ímóti okum sjálvum tá ið tá ið hugurin ella ovurhugrin hjá politikarunum at attera burturav tí tilfeingi tí fæi sum sum landið eigur teir øgiliga týdningarmikið at mann hevur onkrar súlur sum sum standa uppi og hjálpa okum at stýra tí vita sum ær at eisini politiska skipanir koma undir trýst tað tað kann vera av øllum verðsins ságum tað kann vera av fólkinum tað kann vera stórum vinnufyritøkum tað kann vera stórum vinnufyritøkum sum vilja vinna pengar tað kam eisini vera stórum vinnufyritøkum sum eru vanda fyri at tapa nagvar pengar og tað er øgiliga týdningarmikið at vit sum eitt framkomið samfelag at vit hava tær stovnarnir sum sum skulu hjálpa okum at at at framstanda og vera tað nýtúmans samfelagið sum vit sum vit ynskja at signalera at vit eru

eg haldi tað er tað er øgiliga harmiligt um sambandsflokkurin onkurvegna sær hetta her sum sum eitteitt lítið heiðursmerki hjá sær í hesari samgonguni at tekuni siga at vit fingu avmált her á landsbankanum eg haldi ikki tað er eitt virðiligt stig sjálvt fyri ein saíkaflokk og eg haldi at sambandsflokkurin átti at fingið sær onkur bjartaramál at arbeitta fyri enn enn eitt so mikið eitt so lítisfyri at beæti at mann man onkursvegna fara okkurt ígjøgnum í einum samgongu fólkaflokki tað haldi eg haldi ikki tað er eg haldi ikki tað er vit hava avgjørd eg haldi alt bendir á tað at vit hava tørv á eini tjóðskaparligari laging uppbygging heldur enn at avmontera vit síggja tað næstan dagliga at at fremmant vald á ymsar hættir roynir at troka seg inn í okkara samfelag og tí er tað ómetaliga stóran týdning at vit ikki up á nakran máta slaka í teimum stovnunum sum kunnu vera við til at byggja upp og verja okara land so so sjálvt um vit í tjóðveldi avgjørt eru fyri at atviðgera allar landsins stovnar meta teir og eftirmeta teir so skal eingin vera í ivir um um at vit fara at gera okara til at at varðveita bæði búskaparráðið og landsbankan í so sterkum líkis sum yvirhøvur gjørligt har sum tey sleppa at varðveita sín sín faklig integritet uttan at vera hótt av
av landsins stjørn takk fyri ja so er tað
viðmerkingar jaspur langord fyrst ger su væl ja takk yrha formaður vit hava upplivað tvær djúpar kreppur sum tey flestu av okkum sum sita her tey síðstu árini sum tey flestu okkum her minnast ein var fyrstu og hálvfemsunum og ein aftur í tvey túsund og átta ø og í teimum báðum førunum høvdu vit ein vælfungerandi landsbanka og mín spurningur til polla renatúgvu er hvat er tað sum ger at landsbankin í dag er betri útreiðstaður til at kunna ávara okkum ímóti slíkum kreppum ella hví trýpe á pollarenatitúgvu at tað e júst nú at vit skulu hava hetta hesa ráðgeving og hetta trygv er hesa trygd aftan fyri okkum tað sum við sum
eg vil ikki hevur klárað okkum uttan eina námsbanka takk fyri okkum mann
takk fyri formaðurin eg haldi jaspur langaard skjýtur eitt sindur skeivt í hesum málinum skuldu vit havt betri stýring við teimum viðurskiftunum serliga við við tá ið eikbanki fór fyri góðum tíggjum árum síðani so vísir alt at tað sum tað sum vit manglaðu var uppaftur størri innlit tað at vit ikki høvdu okkara egna fíggjareftirlit tað at i yvirhøvur ikki vistu av at eikbankin veruleikan var við at at sigla av knóranum tað var tað var tann tað var tann stóri feilurin so heldur enn at at laga niður tær funktiónir vit hava so eiga vit at fara hinvegin vit eiga at styrki okara funktiónir vit eiga absolutt at taka á okkum í hvussu sær ein metleiklut sum fíggjareftirlit soleiðis at vit sum tað allarminsta at fáa eitt innlit í hvussu støðan er hjá okkara infíggingarstóninu vit hava eitt mál til viðgerðar í fíggjarnevndini nú sum greitt vísir ella sum sum kemur aftirtitingið sum grætt vísir at taðsum vit hava tørv á
tað er at fáa betri fíggjarligt innlit enn vit hava takk fyrija
so er ta høgni hoydal harra formaður tað kundi dagin ferður sagt beturi enn pollarenatigvur nevndi ta at tað tekur ættarlið knoss og strev at byggja upp tær súlurnar og ta grundina sum skapa eina sjálvstøðu føroyar og sum eru til gagns fyri fólki í s landinum men tað tekur ein fund í tinganesi ella ein fundur í einum skímaskoti í tinginum at brodda tað niður aftur og tað er tað sum vit uppliva her í dag flokkar sum her sita hava allir veriðviðtil at bygda upp landsbankan hava eisini tigið undir við búskaparráðnum við kanska treyðugt og tað hevur so stóran týdning fyri at vit vit leggja lundnar undir á sjálvstøðugt og og frælsføro samfelag fyri tei fólkið sum býr her í landinum so eg fariat spyrja pollarenativu hvusu han hangur heldur at grundgevingar hanga saman nú í mun til at at sami landstýrismaður niðurlegði landsbankan í samgonguni sæt frá frá ellivu til fimtan altso hvar hvør er grundgevingin uttan tað at mann bara vil sleppa undan at hava ta
fiska eyga vegna fólkið
plrynja takk fyri formaðurin sparingin jú jú altso eg vit skulu ikki halda hont um at spara eina hálvan millión tað er sjálvanditað er sjálvandi ein sparing og og friðveru við tí men eg haldi ikki at tað er tað sum sum skínur ígjøgnum her eru tað onnur motiv enn enn enn tað at spara og rationalisera sum sum er avgerandi tað eru øgiliga nógvir aðrir møguleikar g eg haldi er eliga týdningarmikið at mann sum valdshavarðið ikki ikki sparir upp á tað sum skal sum skal hjálpa tær til títt egna reinføri sum politiskt skipan og tað er má man siga tað hevur búskaparráðið og tað tað og landsbankin tey eru tvær týdningarmiklar súlur í nettupp tí at at hjálpa politisku skipanini at framstanda sum ein ein ein ein ein moderna skipan sum sum eisini tolir atfinningarg

ja so er tað heðinzachareasen takk fyri formaðurin ø eg púra samdur við pálla renatigu í tí at eg haldi tað er umráðandi at vit hava eina skipan sum hevur eftirlit og í hesum førinum tosa vit ikki um at avtaka landsbankan i verða gjørdar nakrar reguleringar men tað er tað er viktigt at tú hevur í tí politisku skipanini ein eina eina skipan sum kann siga frá tí at tá ið tú hevur vald so er tað sjálvandi øgiliga skjótt at mann heldur tað at mann er einsamallur og at tú hevur ringt við at rætta inn og tí er tað faktiskt viktigt haldi eg at tú hevur ein ein væl virkandi landsbanka og tað sama búskaparráð og at tú hevur eina skipan sum sigur frá hvar mann er staddur men tað tað sum kanska undrar eitt sindur tað er akkurát tað sum pollarenadegur kom inn up á hetta her við at vit sóu kreppuna sum hvar ið í bankakreppuna tá ið hon kom at landsbankin ikki hevur betri innlit í verandi skipan og tað haldi eg man eigur at byggja víðari upp á og at mann styrkir skipanina við ívið
við
lynytakk fyri formaðurin eg veit gjalt at tað er ein øgiliga avbjóðandi støða hjá einum samfelags sum okara at fáa eitti fullkomið fíggjareftirlit tað krevur nógv men eg haldi so avgjørt at at føroyar skulu hava sum mál at hava eitt sjálvsøgugt fíggjareftirlit vit kunnu so sum minstamark sum eg nevndi í røðuni fingið metávirkan á á tað fíggjareftirlitið sum í dag er við føroysku peningastovninum og eg eri samdur við heðinszhachariasen takka fyri viðmerkingina at at tað er týdningarmikið at vit vit hava tann kan man siga tann sum kann hjálpa okum at at at stýra á rætta leið tá ið tað kemur til at at fáa samfelagið skipað so væl sum gjørligt búskaparliga upp á sygd ja maktfullkomuleikin hann er nokk so tað er nokk so nærliggjandi tá ið vit sita her men vit vita tað at vita eru bæði komandi og farandi sum sita her á tingi men føroyska samfelagið tað skal standa
t í íallar ævuregi nær sagt takk fyri jso er tað billjustinussen sum fær orðið
ger so væl takk fyri harra formaður ja hetta her er eitt lógaruppskot um at gera minkað eitt sindur um almennu umsitingina í føroyum vit hava havt

í samgonguni um at snøgga almennu fyrisitingina til soleiðis at vit kanska kunnu spara eitt sindur av pengum herog har tað er ofta so at tá ið vit hava havt góðar tíðir so hevur eisini almenna fyrisitingin lyndi til at vaksa í so nógv og vit hava havt góðar tíðir nú í fleiri ár og uttan iva eru tað nøkur ráð og nakrar nevndir sum kunnu sparast burtur og hetta er so ein liður í tí onnur landstýrisfólk hava eisini fingið álagt attaka táttin upp eftir jørgun niclasen so tað at jørgun niclasen er skjótar avtrekkjaranum tað er ikki nýtt og tað kanska kann eisini vera ein fyrimynd fyri onnur landsstýrisfólk at eisini at royna at gera eitt sindur skjótt av tí atvit sum manna samgonguna í hvussu er eru samd um at vit skulu ja vit vit skulu spara spara nakað í júst hesum sum eitur almennar nevndir og ráð tað er eitt hav av almennum nevndum ráðum og tað ber saktans til at at skera eitt lítið sindur inn onkustaðni hetta ser ein partur av tí og eg haldi at tað fer null burturúr funktiónini hjá búskaparráðnum og landsbankanum við at gera hettar tað verður í grundini slett ikki nomið við innihaldið í lógini sum so visi vit taka búskaparráðið fyrst so er tað ein øgiliga lítil lóg ein tann minsta lógin sum vit hava í føroyum hon er fimm greinar og tann drúgvasta greinin tað er hvussu mann velur limirnar í greinini og tann einfaldasta greinin og tann sum er kanska stytst hon sigur tað ati endamálið er at fylgja við búskaparligum viðurskifti í landinum og koma við óheftari búskaparligu ráðgeving og frágreiðing um búskaparligu gongdina og so sigur ein onnur grein at búskaparráðið ger árliga tvær konjukturfráfrágreiðingar sum verða almannakunngjørdar fyrsta mars í fyrsta septembur konjukturfrágreiðingar altso tær kunnu hvørki vera politiskt óheftar ella politiskt heftar altso tað eru tøl eru fullkomiliga objektiv altso hvat vit hava útflutt fyri hvat tá innflutt fyri hvat ið gjaldsjavnin er og sovíðari tað byggir á hagtøl og tað byggir á skrásetingar og tað ber ikki til at koyra nakran politikk í tað tá ð tað kemur til ráðgeving so ber tað næstan ikki til at vera ópolitiskur altso vit hava sæð til dømis búskaparráð heilt aftur frá ár tvey túsund sum hava ídengrat verið politisk í sínari ráðgeving tey hava ráðført okkum eftir haldi eg í stóran stíl vinstra politiskum fyrimyndum við at siga tað at vit sum politisk skipan skulu taka leggja tileingisgjald á primervinnuna tað haldi eg er serdeiligst politiskt at siga tað av einum ópolitiskum ráði og eg haldi at tað eri regulegaurpolitikkur sum til tíðir verður førdur av búskaparráðnum tá ið tey afturog aftur siga tað at vit skulu fara eftir tilfeingis gjaldi í mínari verð eg tað ein politiskur spurningur og ikki ein faklig spurningur tí at visti tey vóru konsekvent í í tí spurninginum so høvdu tey slett ikki tikið hædd fyri at fiskivinnan hesi seinastu árini hevir havt góðar tíðir og tí kann mann fara har sum pengar eru at taka pengar inn so høvdu tey sagt jamen altso tilfeingisgjald roynt prinsipielt ópolitiskt objektivt so eigur tað at leggjast konsekvent á allastaðni har sum tilfeingi her til dømis á landsjørðina fyri tað um eingin ella fá fáa pengar burtur úr landsjørðini í dag so kann tað saktans vera so at vissu tey røttu sleppa framat sum kundu tey fingið milliónir ella milliardir burtur úr landsjørðini visi mann bjóðaði landsjørðina út upp á sama máta sum mann ætlar at bróða bjóða rættindini út til fiskiloyvi tað sigur seg sjálvt altso eg kenni fólk í føroyum sum siga tað at vissu tey áttu eit hesti so kunnu tey kent milliónir upp á ei hesti ígjøgnum ferðavinnuna til dømis vit hava ikki hoyrt eitt kis frá búskaparráðnum um at leggja tilfeingisgjald á jørðina í føroyum ella á rættindini til at sleppa framat jørðini men fiskin har har fær mann ógvuliga sannførdur inn og ráðgevur um at mann skal leggja tilfeingisgjald á so eg haldi at tað er ein øgiliga sterkur politiskur boðskapur og eg haldi eg haldi sum politikara at hann er nokk so vinstravendur tann boðskapur so tað er øgiliga ringt at siga tað at eitt ráð skal vera ópolitiskt og koma við ráðgeving til politikara øh tá ið vit tosa um landsbankan so haldi eg tað at funktiónirnar eru nokk so samanfallandi altso landsbankin skal eisini viðgera føroyska búskapin og greina føroyska búskapin og koma við ráðgeving um føroyska búskapin og so víðari og umframt tað so hevur hann nakrar ítøkiligar uppgávur at taka sær av av gjaldføri landsins og so sigur mann tað at kritikkurin evur atfinningarnar hava verið tað at tað má liggja burtur frá landsstýrismanninum tí at stovnurin skal vera ópolitiskur men tað at fyrisita landsins gjaldføri altso tað er ikki ópolitiskt altso tað er øgiliga nær at ein landsstýrismann altso landsstýrismaðurin sjálvur skal skal undirskriva hvørja ferð man útskriva landsbrøv hanns skal sjálvur undirskriva hvørja ferð í landið tekur lán og so stendur tað enn tá íí grein tvey stykki sjey landsstýrismaðurin hevur rætt at luttaka á nevndarfund tað vil siga at vist u út hugsa okkum tað at jørgun niclasen møtti á øllum nevndarfund hjá landsbankanum hvussu langt hevði landsbankin tá verið frá landsstýrismanninum í fíggjarmálum hvussu óheftur hevði landsbankin følt seg at verið av landsstýrismanninum altso hendan lógin leggur í allarhægsta grát upp til at landsbankin og landsstýrismaðurin hava eitt tætt samstarv eitt eitt tætt tilknýti at landsbankin í veruleikanum er eitt amboð í hondini hjá ølandsstýrismanninum í fíggjarmálum at røkja nakrar uppgávur millum annað eisini at greina og tann føroyska búskapin og koma við koma við ráðgeving í samband við tann føroyska búskapin og tí haldi eg at tað er yvirhøvur einki for gjørt í at vit leggja landsbankan í fíggjarlógini og at landsbankin verður fíggjaður av játtan á fíggjarlógini og har kann gott hugsast at tað kunnu vera sparingar ot heinta nú man kritisera hetta uppskotið at tað er so lítil sparing í hesum men tað kann saktans hugsast at landsbankin kann rekast fyri minni enn tær sjey átta milliónirnar hann kostar í dag tað er tað er slettiki óhugsandi tað er tað er ein ein ein spurningur sum mann altíð kann kjakast um so eg haldi sum heild at hettar at leggja búskaparráðið og landsbankan saman og gera tað til sum so eina oynd taðer framvegis tvær lógur og tað er framvegistvey landsstýrisfólk sum umsita lógina fyri landsbankan tí at vágaráðið liggur undir sum eg skilji landsstýrismanninum í umhvørvisvinnumálum sjálvt um tað eru partur av landsbankalógini so gera vit okkum ikki á nakran hátt inn á innihaldið í uppgávuni hjá búskaparráðnum og í uppgávuni hjá landsbankanum men hetta er ein effektiv rationalisering av almennu fyrisitingini í grundini haldi at búskaparráðið í landsbankin á nøkrum økjum kanska hava havt samanfallandi uppgávur og vit at mann leggur tað saman so kanska tær uppgávurnar verða fella saman og tú sleppur fá at gera kanska sama arbeiði tvær ferð so og so eitt afturat og tað er tað at landstýrismaðurin hevur í stóran mun lurtað eftir teimum hoyringum sum hava verið í málunum og tað haldi eg at hann skal eisini hava kriditt at hann nú hevur faktisk broytt uppskotið rímiliga nógv í mun til tað sum hann upprunaliga legði út við
tað var tað takk fyri harra formaður ja takk so fær
aksel johannesen eina viðmerking gersuvæl ja takk fyri hara formaður ein partur sum billiustinusen var inni á mær siga er rætiliga rættiligan ósamdur tá ið hann sigur tað at tilráðingin frá landsbankanum og búskaparánum er politisk og ikki og faklig vit hav ein tilfeingisbúskap og hvussu tað gongsta í búskapinum hevur stóran tørv á hvussu umsita tilfeingi tí er tað fakligtá hann mælir til at taka tilfeingisrentuna inn har tileinsrentan er vit sava ein sendi ykkm sjónvarpnumí gjárkvøldið sklpa á ongan sess máta samantøkum okku við namibia men tað er eisini tilfeingis búskapur men vit eru eitt av ríkastu landunum í heiminum so namibia ett avvar fákast fátækastu tað er tí at tey ikki umsita sítt tilfeingis skilagóðan hátt og tí hava tað ikki tann búskapin sumvit hava í føroyum tí er tað nokk ein fakligur spurningur hvussu mann umsitur okkara tilfeingi um at tum teka tilfeingisrentuna inn ella ikki og eg haldi júst tað vísir akkurát tað sum ákoyrinarfrfesti samgonguni her og seinastu í landspankanum tí at júst politiskt tí mann dámar ikki tann boðskapinsin
kemur harufrá tí vil mann kuskal køva tá røddurna
biljustinusen takk fyri harra formaður sum eg segði so verður eingin rødd køvd altso innihaldið í búskaparráðnum og í landsbankanum verður ikki broytt men funktiónirnar verða lagdar saman fyri at gera tað meiri rationelt meiri fyri at gera tað bíligari h jú eg haldi at tað er ein øgiliga politiskur spurningur hvussu mann tekur pengar inn í samfelagnum tað er bara politikarar sum avgera tað og at samfelagið tey seinnu árini í grundini er farið av um tvøram politiskt millum mynstra og høgra tað er fyrst og fremst orsakað av diskussiónini um tilfeingisgjald so tað er ein tann mest betenti spurningurin yvirhøvur í okkara politisku skipan tað er spurningurin um hvussu viti hvussu vit skatta vinnuna og skatta skatta primervinnuna og tá ið aksa tosar um tilfeingis rentu bara tað í sær sjálvum er held ikki semja um altso tað er ikk eitt absolutt úttrygk men tað ereitt uppfunnið úttrykk
ja
so er tað ger so fal takk fyri onkuraknata so standi eftir í kensluni av at at nettupp at bilrisinusen er onseg ger seg inn á ta óheftu ráðgevinginu tí skulu vit hava hesa óheftaráðgevingina so mugu vit tola at hoyra tað sum sagt verðuð eisini tey beinleiðis ráðini um hvussu vit eitt nú skulu skulu skatta tilfeingið men tað tykist sum at billosino sær ikki dámar at mann at hann dámar ikki tónleikin og so so er tað so er tað frægari at mann roynir at fáa køft hesar hátalararnar ítí tí at tí at tað ikki passar inn tá politiska latíðinin sum er galdandi er tað veruliga soleiðis at at miðflokkurin eisini er har at at tá ið mann ikki dámar ømusikkin sum kemur ú hátalarum so slei

berligt simonsen væl hvørja formaður eg haldi at eg brúkti ikki tað at mær ikki dámdi tað eg segði bara at tað er ráðgeving sum er øgiliga politisk litað tí at hetta er ein politiskur spurningur og ráðgevingin fer hundrað prosent eftir tí eina ásunum og gevur teimum flokkunum fult viðhald sum krevja at tilfeingingsgjaldið skal vera høgt og at mann skal skatta primervinnuna í fyrsta liði hart og tað er ein tað er ikki nøkur tað er ikki ein óheft politisk ráðgeving men tað er ein ein sera heft politisk ráðgeving tað er tað sum er míni boðskapur og mín boðskapur eisini tað at tað er tað er øgiliga trupult at hava óheftaráðgeving tá ið vit tosa um politikk tí at politikkur er heftur politikkur er ikki objektivur hann er ikki óheftur tú hevur meiningar og tað eru tær sum koma til úttrykk ígjøgnum eisini ígjøgnum
taráðgeving ja so er tað bjarni kárason petersen sum fær orð
takk fyri hara formaður vit viðgera eitt tvey uppskot frá frá jørgun niclasen fíggjarmálaráðnum um ati sum viðvíkir búskaparráðið og og landsbankan um vágaráði har mann millum annað ætlar at leggja búskaparráðiundir landsbankan ella ja tað eru kanska fleiri útleggingar fyri hvat mann egentiliga ger øh mann ætlar at koyra nevndarlimur frá frá sjey nevndarlimum niður í fimm mann ætlar at lækka gjaldføri frá fimtan prosent niður á trettan prosent og og so eru forskelligu smáting annars øh tað hverið nógv tosað umtær uppgávurnar sum eru og og at uppgávurnar sum eru millum landsbankanvágaráðið og búskaparráðið og at hetta her er eitt slag av rationalisering av teimum stovnunum eftirlitsstovnunum teimum óheftu eftirlitsstovnunum sum vit hava heri í landinum h eg eg vil ikki siga ateg haldi at tað sum hevur gingið aftur eitt sindur tað er tað at hetta er so mikið samanfallandi uppgávur ati tað er tað er laga manni at leggja tað saman undir ein stovn ella eitt ráð ella hvat tð so nú enn er øh eg eri ikki heilt samdur við tí eg haldi at búskaparráðið tað hevur tað stendur í lýsingina av arbeiðsuppgávuna tað hevur til uppgávu at fylgja við í búskaparligu gongdini í landinum og hevur til uppgávu at koma búskaparliga ráðgeving og og frágreiðingum um tí búskaparligu gongdina og tað skal sjálvandi vera óheft øh og har er talan í stóran mun um okkara tjóðarbúskapa sum vit tosa um makkrokonomi øh harafturat so skal ráðið ráðgeva um búskaparlig viðurskifti konjukturgongdina og fíggjarliga haldføri hjá tí føroyska búskapinum í longdini

har mann sá at tað vóru nakrir systemiskir vágar í fíggjageiranum og hann mátti hava stovnar til at hava eftirlit við at tað ikki vóru nakrir systemi vágar ella at mann í øllum førum minkaði um systemiskir vágar í einumí í fíggjageiranum tað merkir altso ein regulering av fíggjageiranum og hevur til uppgávu landsbankin og vágarráði at minka um ella metigera systemiskar vágar í fíggjagaranum ø at at fyribyrgja fíggjakreppur í framtíðini og at virka fyri at at minka um tey sveiggini í føroyska búskapinum nú síggja vit at nú byrja tað eisini at flyta seg yvir í búskaparráði landsbangin hann er somuleiðis eiisini ein almennir stór stovnur sum virka fyri fíggjarligum støðufesti tað vil siga einum tryggum fíggjargeiyra og at tryggja okkum eitt til dømis eitt høgt kridittfirði tað er eisini talan um óheftir stovnar í hesum førinum men hóast búskaparráðið og landsbankin og vágaráði hava hetta til felags og at greiningarnar og arbeiðsuppgávurnar í en í ein ávísan mun eru samanfallandi so haldi eg at talan er um grundleggjandi hvør sítt uppgáva øki landsbangin er ein fíggjarligur stovnur undir føroysku stjórnini og heldur eyga við til dømis ligviditetin og londstreytirnar hjá landinum

heldur yvirskipað sæð eyga við fíggjarheimin og fíggjarstovnar búskaparráðið er eitt ráð sum fylgir búskaparligu gongdini í samfelagnum har ímillum eisini fíggjarligu umstøðurnar hjá landinum og kommunum h í mínari verð er talan sostatt ikki um tað sama hóast mangt er samanfallandi tey hyggja eftir somu faktorum somu variaplum ja men tað er fyri at gera ymiskar niðurstøður á hvør sínum arbeiðsøki so eg haldi ikki at tað er heilt tað sama sum tey ava eri í holt við og arbeiða við og eg haldi tí at tað eri eitt sindur misvísandi at siga at at tað líkist so mikið nógvar man kann bara leggja tað saman tí eg evi faktiskt tvær grundleggjandi ymiskar arbeiðsuppgávur men bæði vágaráðið og landsbangin og búskaparráðið hevur eitt primerkt endamál sum er at hava eieina eittóheft eftirlit av og greiningar av tær avgerðir sum vit politikari taka og so eisini tað sum liggur uttanfyri sjálvandi sum er í størri mun uttan fyri okkara hondum men teirra funktión er at lýsa støðuna sum hon er og eisini fyri at geva okkum politikaran eitt felags útgangsstøði at diskutera út frá eitt av tí sum gevur mær sum fær meg at missa móti inni í tinginum her tá ið mann arbeiðir her til dagligt tað er at mann kann ikki blíva samdur um nógv ting gamman í men mann kann heldi ikki blíva samdur um tey fakta sum vit skuldu diskutera út frá mann hevur hvør síni tøl og arbeiðir úr frá teimum ein røðara kann fara upp og siga at vit hava hundrað milliónir yvirskoti og tann næsta kann fóra upp át at siga at vit hava tvey hundrað milliónir í undirskoti har má onkurin stansur vera sum er eksternur sum sigur hetta her er soleiðis hetta er okkara mest við við fakligum integriteti kunnu vit siga hetta er støða sum vit halda hon sær út sum er mest rættvísgerandi sum tá tú gera norsorokskapanari fyritøku og so kann mann diskutera út frá tí tað er tað siðvenja fyri aðrastaðni tað ger mann dí danmark í norra í svøríki íslandi í føroyum er tað ikki soleiðis tí at vit hava ikki sterkar eksternar stovnar sum ráðgeva og geva okkum eina heildarmynd at taka støðut frá tí haldi eg at tað er so ræðuliga viktigt at hava eitt sterkt búskaparráð ein sterkan landsbanka og eitt sterkt vágaráð tí at tey eru fakfólkini sum kunnu koma við tilmælunum frámælum til politisku skipanina eg loyvi mær ivast í um øll trýogtretivu tingfólkini her inni vita so forvið í nógv um tann føroyska ella globala fíggjageiran somuleiðis eru vit heldur ikki økonomar øll og tí haldi eg at vit mugu eisini hava eitt ávíst álit á fakfólk vita hvat tey snakka um tíverri er tað ein gongd í dag at nógv fólk hava tendens til at seta missálit á akademia inteligensia tað sum eitur fornuft og rationalisma tað skal mann hava eitt øgiliga vakið eyga við tí tað er vinstravendur ella kaiar ella eitt annað tað er g ikki so ræða samdur ví eg haldi at tað at leggja hesher stovnarnir saman er eg havi illrun um at tað er við tí fyri eyga at vikna um okkara eftirlitsstovnar í búskaparligum høpi og í fíggjagrarðnum og eg haldi ikki at sparingar eru eitt argument eg haldi hendan samgongan má ansa sær øgiliga væl við at argumentera við sparingum tí at hon fyri hvørji tjúgu uppskot sum koma inn her sum sum bera útreiðslur við sær so kemur eitt inn har tað er talan um sparingar so harafturat eru eisini aksele johannesen nevndta mann eg ætlar at koyra nevndarlimirnar úr sjey niðiri fimm men samstundis so koyrir mann tveir nevndarlimir af turat í húsalandsgrunninum so eg veit ikki í besta føri gongur tað í null h harafturat so haldi eg eisini atjakup mikkelsen at hann byrjaði røðuna við at siga at alt var alt var á gosið nú tí hetta uppskotið kom tí tað tað etað egentiliga hoyringspartarnir vilja slekki eg hava hetta her uppskotið fyri samtykt og vilja egentiliga hava tað sum har sum pipargrør men at mann sigur at mann hevur slakað við at siga mann fer frá sjey til fimm ug mann upprunaliga ætlaði at hava tríggjar nevndarlimir hatta er eitt øgiliga øgiliga ein gamal væl vandurtaktikkur har sum mann kemur við einum ekstremum kravi sum so blívur stættað við einum smávið smáum tillagingum sum gevur inntrúgv av at mann hevur slakað og at tað nú mittu te heila er gloymiligt øhmen eg haldi faktiskt at fólkaflokkurin og sambandsflokkurin fáa akkurát tað sum tey vilja við hesum her uppskotinum men geva ta inntrykku at tey ikki fingu alt og at tey hava at tey hava givið nøkur kompromiir og tað er eisini skal eg heilsa siga rættiliga gjøgnumgangandi fyri politikkin í hesari samgonguni eg haldi sjálvur at vit skulu ganga hin vegin tá tað kemur til eftirlitsstovurnar so sum búskaparráði og hægstovuna og vágaráði og landsbankan so haldi eg at tað er undirraðfest í dag vist tú fer á hagstovuna at finna tøl fyri lønargjaldingar ella fyri arbeiðsloysi ella fyri miðintøku so ofta finnur tú ikki tøl ið eru nýggjari enn tvey túsund og átjan tað er tí at hagstovan til dømis hevur avmarkar resursur og kunnu og mugu brúka tær resursurnar so væl sum teir nú einaferð eg haldi til dømis at hagstovan skuldi fuingið nógv meira pengar fyri at givi okkum politikarun bæði fleiri tøl nýggjari tøl betur tøl og greiningar sum vit kunnu brúka tí politisku skipanini og haldi tað saman skal vera galdandi fyri búskaparráðið og og og vágaráðið og landsbankan hetta skal styrkjast tað skal meira pengar fara handan vegin tí at vit hava brúk fyri fakligum stansin til at ráðgeva politiska myndugleikan vit hava í øgiliga stóran mun hug til at niðurraðfesta hesi her tingini tí at vit av einar ella aðra undarliga orsøk halda at taðta sletki er neyðugt hetta er alneyðugt heta er alneyðugt fyri at vit politikarar kunnu taka avgerð út frá einum upplýsting grundarlagi og visu mann tekur hetta burtur ja men so kann mann koma við uppskotunum her á tingi og so kunnu vit øll bara gita og illgita um hví tað verður gjørt og og og hvat avleiðingin er vit hava brúk fyri fakfólk vit duga upp á at hava góð fakfólk øh so ræðlia nógv at leggja afturat harra formaður eg haldi ikki at hetta her útgangsstøði í hesum her uppskotinum er serliga gott eg vónað at tað fór hin vegin eg haldi ikki at argumentini sum hevur verið fram er eru góð inntil víðari
men tað kann vera við at bløða betur upplýsta tá einaferð fer til nólaviðki takk fyri
takkfyri so fær billjustinusen eina viðmerking takk fyri harra formaður ja bæði bjarni kárason petersen og aksel johannesen hava nevnt at hesir stovnarnir hava eftirlit við landsstýrinum tað er beinleiðis ósagt hesir stovnarnir hava als ikki eftirlit við landsstýrinum orðið eftirlitið stendur sum eg havi skrivað ígjøgnum nú eina ferð í lógini um landsbankan og har stendur at landsbangin hevur eftirlit við føroyska búskapinum og skal gera greiningar og so víðari og orðið greiningar stendur fleiri ferð men eftirlit stendur einaferð nevnt og tað er ikki við landsstýrismanninum ella landsstýrinum vit hava aðrar innstansir til tað løgtingið hevur eftirlit við landsstýrinum løgtingsins umboðsmaður hevur eftirlit við landsstýrinum landsstýrismálanevndin heur eftirlit við landsstýrinum men ikki landsbankin iki
búskaparráðið eg haldi tað er týdningarmikið at vit vit ikki fara skeiv av hasum
takk fyri hara formaður øh ja vit hava instansir sumsum hava tað juridiska eftirlitið við landsstýrisfólki og landsstýrinum men tá eg sigi at búskaparráðið vágaráðið og landsbangin hava eitt eftirlit tá meini eg við at tey vísa eina mynd av samfelagnum sum tað er og at tað er eisini harharvið er undirforstaðið at tað er ein korilatión ímillum tann førda politikkin hjá landsstýrinum og tí myndina sum vit eru í eg kann til dømis fara inn í tí nýggjastu várfrágreiðingina hjá búskaparráðnum og síggja at hendan samgongan koyrir vit undrandi umundirskotið meðan undanfarna koyrdi við yvirskoti tí at tað stendra á blassi við tólv í tí frágreiðingini tað er eitt demokratiskt aktiv at hava tað t mann kann fara inn í eina slíka frágreiðing og síggja hvussu er statt og hvat úrslitið er av er a tí førðndapolitikkinum sum er so jú tað er rætt at mann hevur eftirlit tað stendur kanska ikki í uppgávuorðingini hjá hjá búskaparráðnum ella ella hinum
stovnarnar men tað er tað er ein eftirlitsstovnur í mínari
maðurso er ta jaspur lagaard ja takk fyri hara formaður bjarni káraso peterssen hevði eftir mínum besta yvirvísingin eina lemjandi niðurgerð av landsbúskapinum eg veit ikki ordiligan hvat innlit bjarni kárasum petersen hevur inn inn í hvat er sum gongur fyriseg til dagligt úti á gjaldstovuni hvat fær tøl tey hava sita inni við hvat fær tøl kommunurnar avivera hvønn mánað inn til landsrætskapin og at tað er lond aðrastaðnis frá sum koma til føroyar at hyggja eftir hvussu væl skil vit hava júst á hesum jú tað kann gott verða vit havt nøkur prosjektir glasir og hábygningurin landssjúkrahúsin og annað sum iki hava eri nóg var stýrd friðr veri við tí men tað er einni við okkara landsbúskap at gera landsbúskapurin hjá okkum er sera framarlaga og vit hava sera góð amboð og vit verða brúkt som fyrimyndir til onnur lond tá að kemur
táte stýri á landsbíkasbúskapinum takk fyri hara formaður
bjartur forrasen takk fyri at fara mær eg nú veit ikki sjórliga spesifikt hvat ið haspur langur sipa til altso mann meinar tað at landsbúskapurin hevur tað gott tað er tað uppúra rætt bæði í mun til btu og arbeiðsloysi og løntakarar og hvørt á sínum so gongur tað jú væl men í mun til fíggjarstýringina tað hevur verið afturvendandi í hvørjari evi einastu búskaparfrágreiðing frá búskaparanum at vit eru ikki fíggjarliga haldføroyrar og tað er nógv orsøkir til tað tað er millum annað tað at vit ikki føra konjunkturjavnandi politikk og tað er ikki bara henda samgongan tað eru allar samgongur undanfarna royndir at gera okkurt við tað um ikki annað harafturat er avbjóðingin at vit verða fleiri fleiri eldri og tað fer at vera fleiri bundnar útreiðslur og rakstrarútreiðslur í samband við tí almenna sektorunum við at tað verða fleiri eldri og so framvegis so tað eru nøkur strukturell ting sum politiska skipanin í føroyum ikki er nóg búgvin til at taka hondum ella í øllum føroyum ikki hevur funnið loysnin uppá inntil víðari
at eg heldur mann má eisini ansa sær við at allar tíð fortelja sær sjálvandi vit klára okkum so øgiliga væl mann má eisini duga
siga frá tá tað ikki gongur val so er tað pálla reynatúgvu takk fyri takk fyri eina góða røðu bjarni kárasom petersen tað einasta mann nevndi var hagtølini tað er ótrúliga stóran týdningi at vit hava góða hagtøl tí ein partur av tí at byggja framtíðarpolitikk er júst út frá teimum hagtølunum sum hann hevur og eisini tær forsøgnir sum eru millum annað hvussu hvussu fólkatalið broytist hvussu demografiin broytist so framvegis ótrúliga stóran týdning tí tí al oftast so hendir tað at at vit bláva eftirbátir tá ið tá ið tað henda stóra forsótingar millm anað ím fólkatalið vit síggja ta á beinanvegin s fólkadalið o øki so hava vit stórar trupulleikar við barnagarðinum og skúlum og so framvegis so nettupp tað at hava fullfíggjaði og dagførd hagtøl er av øgiliga stórum týdningi fyri at at fáa framt góðan og ikki mins
fíggjarliga skilagóðan
takk fyra formaður eg eri púra samdur við polla renatúgvu um at hagtøl fólk hava tendens lila mistenkiliga gera tay cellark men tað er altso ræðuliga ofta besta leiðbeiningin vit hava til at taka rationellar avgerðir og eg havi hildið leingi at hagstøðan til dømis er undirfíggjað eg haldi mann gott kundi sprýtt meira pengar í hagstovuna fyri at fingið nýggjár tøl fyri at fáa tøl sum vit ikki hava í dag h tað ræðiliga keðiligt hjá mær at skula hava eina meining umum arbeiðsmarknaðin ið finna út av at tey nýggjastu tølini viðvíkjandi arbeiðsmarknaðinum eru frá tvy túsund og seytjan tað eru altso nógv ting hend frá tvey túsund og seytjan til tvey túsund og einogtjúgu og tað hevur eisini ávirkan á tær framskrivingar sum eru framskrivingar eru sjálvandi ábendandi men tær geva okkum eisini eina helling av hvar vit skulu fara hvør kósin skal vera úti í framtíðini visu vit síggja a visu vita fyri tíggju árum síðani kunna forrútsæ at vit fóra at verða fimm túsund fólk fleiri so høvdu vit kanska bygt barnagarðarnir eitt sindur størri bygt skúlarnir eitt sindur størri framskrivingar hava eisini týdning fyri at vit kunnu gera nakrar meira langsignar

so er taðja takk fyri harra formaður tað er hagtøl hagtøl er øgiliga tað glemmilig tey siga okum hvat eg hevur verið aftureftir fyri nøkur fáum árum síðan tá tá varð framskrivingin tann at um um eini tíggju ár so verða fjøruti túsund fólk í føroyum hhøvdu vit so brúkt tey tølini til til til sinariu sum er í dag sotrúgvi eg ikki at tað ekellarkið hevði stemmað vilja væl við við gongdini í dag øh tað er ein lítil misskiljing sum eg ætlaði at rættleiða bjarna kárasom petersen øhann segði fleiri ferðir í síni røðu at at broytingarnar koma við sær at vit fara úr sjey niður í fimm limum tað passar ikki tær samlaðu broytingarnar hava við sær av farið úr tíggju niður í fimm limu fimm limir nevndarlimir eg dugi ikki at síggja at illa bjarni kárasum petersen hevur í øllum førum ikki við argumentum ivirvíst meg um at tað er skeivt hetta sum vit koma at gera
takk fyri
krason petersenja sjálvandi nú refereraði spesifikt til ansa eftir ikki blandið eg haldi g tá segði frá sjey tel fimm teir refereraðu til landsbankan haldi eg bransdorma rættame vist tað var forkert h men eg havi hug at venda spurningin eitt sindur og siga at teir tey framsøgufólkini úr samgonguni sum hava verið her uppi og tala fyri hesar broytingarnar hava heldur ikki givið mær serliga sannførandi argumentir fyri at fremja hesar broytingarnar so
mann kann eisini síggja tað upp á tann mátan takk fyri
og so er tað ingilíðin titriksens framgerðsfólktakk fyri ja vit høvdu vit hoyrdu framsøgumannin hjá miðflokkinum siga eitt úthavilsi hjá búskaparráðnum um at at tá ið vit troyta okkara tilfeingi so eiga gjøldini at vera munandi hækka at tað ikki er óheft men politiskt tað er sjálvandi eitt evni sum vit politiskt hava ymsar meiningar um men búskaparliga metingin av hesum er ikki politisk ein og hvør politisk avgerð er harafturímóti antin skilagóð ella ikki skilagóð búskaparliga men eg haldi faktiskt at tað var nokk so befríandi at hoyra onkran her inni í samgonguni siga at tað er tí at vit fara at niðurlagna búskaparáðið í landsbankan tí tey koma í nøkrum úttalsum sum vit meta ikki eru góð fyri tann politikkin sum vit føra
og tað er tað sum hann er í gongd við takk fyri
so er tað bjartur kárasund petersen takk fyri eg ja eg bekymri meg øgiliga nógv um tað at mann samstundis sum vit fyri annað ára rað hava undirskot á fíggjarlógini og tað koma uppskotirar tingi sum ikki eru útreiðsluneutral men tað bara ber við sær meira og meira útreiðslu og nú heldur mann at mann kláast bara nakrar hundrað túsund gammal í tað stúri eg øgiliga nógv fyri tí at eg haldi at tað er fíggjarliga ábyrgdarleyst og tá mann so samstundis kemur við einum uppskoti sum skal onkursvegna avvikla ella vikna um teir stovnarnir sum skulu tryggja at viðføra fíggjarligan ábyrgdarfullan politikk tá haldi eg at alarmklokkurnar byrja at ringja hjá mær eg haldi ikki at tað er tað er av vælvild yvir fyri teimum stovninum at at tað er at uppskot kemureg haldi ikki at tað er eitt góð sinnað ynski um at styrkja um tað fíggjarliga eftirlitið tað haldi eg er snæður skikt við sum at billa sær tað inn vissu hetta var ein so góð sak so høvdu
framsøgufólkini í samgongu staðið á kø fyri at tosa um hvussu góð vit eg hetta var takk fyri nú taka vit ein lítlan steðg og byrja aftur tingfundur klokkan trý korterr til eitt so taka vit steðga upp á tjúgu minuttir til klokkan tólv fimmogfjøruti ja so er fundurin uppaftur tikin og næstur at røða verður landsstýrsmaðurin í fíggjamánnin gjøgnum nila
takk harra formaður ø lat meg fyrst takka framsøgufólkunum fyri í tí stóru heila konstruktiva viðgerð hesi uppskotini fóru til hoyringar og tað var rættiliga harður kritikkur av teimum men vit valdu so at lurta eftir hoyringunum og hava broytt tað tey stóru spurnartekini sum blivu sett tað var viðvíkjandi óheftini tava vvíkjandi armslongd og tað var viðvíkjandi kvalifikatiónum og u við teimum broytingum vit hava gjørt í uppskotunum so meti eg at so uppfylla vit tey krøvini tað hevur endamálið við uppskotinum er ein rationalisering attvær nevndir blíva til eina at tíggju nevndarlimir blíva til fimm men eisini er tað at styrkja um búskaparráðið og at geva landsbankanum enn meira innihald so vit uppnáða rættiliga nógv ting við at gera hetta nú ljóðar tað sum um at at búskaparráðið og landsbankin mugu ikki vita av hvørjum øðrum altso sum um tað var ringt men men vanligani altso fara vit aftur í tíðina so hevur búskaparráðið altíð havt landsbankan sum sína ráðgeving sum sína fyrisiting munurin hevur bara verið at áður hevur búskaparráðið ligið undir landsbankanum og tá tað so bleiv flutt yvir til fróðskaparsetrið so hevur búskaparráðið ligið undir fróðskaparsetrinum og tað vil sega ikki havt ræði á hvørja ráðgeving ið mann kann fáa og tað havi eg tosað nógv við við fólk sum hava verið í búskaparráðnum at tað hevur verið eitt sindur óheppi við tað at búskaparráðið nú er tað sama sum nevndin í landsbankanum so merkir tað at búskaparráðið sum eisini nevnd í landsbankanum kann stýra tí virkseminum sum er neyðugt fyri at tey kunnu koma vi tí bestu ráðgevingini og tað er í tí sambandinum at er pástandi at búskaparráðið blívur munandi styrkt við hesum uppskotinum í dag er ein persónur á fróðskaparsetrinum sum arbeiðir fyri búskaparráðið og tá tað nú fer út til landsbankan so verður tað munandi fleiri fólk eg vil siga at onkur hevur sett spurningartekin við um løgtingið skal avgera hvussu nógvar pengar í í í landsbankin skal kosta ja men altso tað ger løgtingið í dag mann hevur bara gjørt eina sovorðna krúllu skal eg kalla akademiska kúllu har mann sigur at landsbankin kann k brúka pengar sum svara til so so nógv promillu av minstakravið til gjaldfør landskassans sum eg bundi at brututjóðarúrtøkuni altso mann hevur gjørt bara so eina kryptiska orðing men løgtingið hevur bestemmað hvussu nógvir pengar tað er og tann mátan at játta pengar upp á har tú knýtir raksturin til

tað merkir at brututjóðarúrtøkan fór niður í fjør og tað vil so siga eitt slíkt ár so hevði tað betítt at so má landsbankin skerast niður í staðin fyri at vit eins við øllum øðrum stovnum siga jamen so nógvar pengar hava við til tað økið tá más so viðgera fíggjarlóg skuldi tað verið onkur samgonga sum ynskti at at at spara rationaliserað jamen so hevði mann skorið niður ella visti mann ynskti um at økja ta jamen so hevði mann koyrt t upp ein fíggjarlóg skal avspegla virksemið í landinum so tískil sum lóggávaln um landsbankan er í dag so faktiskt leggur mann eina almenna nýtslu útum eina fíggjarlóg og tað er tað sum vit í hesum uppskotinum siga at at tað er ikki rímiligt h og eg ivist onga løtu í aftan á tað orðaskiftið sum hevur verið í seinastuni atsjálvandi kemur landsbankin at hava játtan á fíggjarlógini sum ger at tær kunnu útføra sínar uppgávur tað eri eg slett ikki nervøs fyri nú hevur størsti kritikkurin verið av hesnum her við við við óheftini altso nú eri eg av teirri hugsan at eingin í verðini er er óheftur altso øll í verðini hava eina ideologiska bakgrund tað tað tað slepst ikki undan og tað tað skulu vit heldur ikki renna undan í hesum førinum hava vit tó valt at tað er nevndin fyri fjóðskaparsetrið sum ger innstillingar til landsstýrismannin eg ætlaði upprunaliga at tað skuldi vera enn fleiri sum kundu vinstilla men nú mánn valt at gera tað akkurát sum búskaparráðið í dag at tað bara er nevndin fyri fróðskaparsetri sum innstillar men tá ið vit diskutera tað so kundi eg gott hugsað mær at at at at mann setti líka stórt fokus á óheftini til dømis í kringvarpinum sum er ein nógv størri ávirkari á samfelagi enn enn búskaparráðið er við sínum tveimum frágreiðingum um árið altso óheftini í kringvarpinum tað er ja hvat ger mann tá ið borgarliga samgongan kemur til jú tað er at spindoktarin hjá tjóðveldi verður settur í starv at fyrrverandi ntingmaður fyri javnaðarflokkin hevrður settur í starv og ja óheft eg haldi at tað royna at gera gott arbeiði men so vleisini halda meg til mín egnu uppfatan og tað er at í veruleikanum eg eri eingin óheftur av sínari ydeologisk og hugsa tí soleiðis eru vit menniskju v vita eru í ideologisk óansæð hvar vit sita og hvat ið vit gera tað verður sagt øgiliga oftani her at landsbankin hevur eftirlit við landsstýrinum tað er ikki rætt altso landsbankin er ráðgevi hjá landsstýrinum landsbankin kemur til landsstýrismannin og sigur vit mæla til at vit fara útskrivað eina lánsbradvarøð sum sær soleiðis út so skal landsstýrismaðurin siga ja ella nei tá ið hon er útskrivað og tilboðini um soma siga eru komin inn ymist so kemur landsbangin aftur til landsstýrismannin sigur tú vit kunnu fáa hesi lánini fyri hasar hasar pengarnar vit mæla til at landsstýrismaðurin tekur tey lánini og so skrivar landsstýrismaðrin undir tá tað kemur til peningastovnar so er r landsbankin ráðgevari hjá vágaráðnum tí at landsbankin hevur nú innlit í lyklatøl í bankunum og tað vil siga kann táráðgeva einum vágaráði fyri at siga hvussu støðan er mann hevur nógv betri innlit í lyklatøl hjá bankunm í dag men hevði fyrr so har er landsbankin eisini ein og búskaparráðið er væl eisini ein ráðgevi eg haldi at at tað er at ganga stoftleikanum hjá fólki og nær at siga at um ein persónur verður valdur í búskaparráði so torir hann ikki at koma fram við sínum egna tí at kanska aitt landsstýrisfólk so vil velja onkran annan ein aðru ferð eg haldi tað er at forganga fornær eg eri hvussu so er vanur við at arbeiða saman við nógvum fakfólki og eg havi ikki upplivað at fakfólk ikki tora at siga sína hugsan eg eri ikki altíð samdur men at fakfólk siga sína hugsan er tað sum eg altíð havi verið vanur við og eisini komið at verðavanur við men um tað skuldi verið so at mann er so ræðuliga bangin so kundi í ára málið sum hendan nevndin verður vald verður longd tað var eitt hugskot sum bleiv nevnt tí at visti tað blívur longt til at vera longri enn eitt vælskeið so er tað jú ikki sami landsstýrismaður sum skal velja nevndina tvað ferð men eg veit ikki altso trý ára longd eg eri púra róligur búskaparráðið hevur virkað í nógv harrans ár og mátin sum tað hevur verið valt uppá er nei aktíá tann sami sum tað nú fer at verða valt uppá so so har føli eg meg øgiliga róligan og eg ivistikki í at við at vit víðka ráðið at vit við at tað eisini í landsbankanevndin krevja eisini aðrar førleikar enn bara búskaparfrøði minmun tríggir skulu vera búskaparfrøðingar men tey sulu eisini hava viðvíkjandi kridittmeting og sovíðari tað meini eg ein góður førleggja hav afturat og so tað nýggja sum vit komi inn og tað er at vit vilja hava í nevndini at tað eisini eisini eru vinnuligar royndir tavilsiða onkrav av av nevndarlimunum skal hava vinnuligar royndir tað tað meti eg vera ein styrki tí at at tað er eingin búskapur sum kann mennast uttan vinnu og tískil at fáa tað íslatir haldi eg er er ein styrki fyri hvalifikatiónini men sum sagt so haldi eg at atvið teimum broytingum sum vit hava gjørt har vit hava lurtað eftir teimum hoyringsskrivunum sum komu inn so eiga vit at fáa eitt styrkt búskaparráð og enn meira innihald øí landsbankantakk forma
ja takk slíkar viðmerkingar tað er ein góð olsu
fyrst ger so vælja takk fyri harra formaður ja lat ongan iva verða um tað at tað er umráðandi at búskaparráðið og landsbankin virka óheft óheft av politisku skipanini og kunna koma við ráðum og eisini tá ið vági er á ferð men tað sum eg havi hug til at nevna her tað er tann kommunali búskapurin har eg følir tað at búskaparráðið ikki hevur havt nóg stórt innlit í tann kommunala geiran altso tað eru metingarnar sum okur hava hoyrt frá búskaparráðnum um hvussu kommunurnar eru fyri fíggjarliga bæði tá tað kemur til lániskuld tá tað kemur til rakstur og sovíðari har haldi eg at innlitið hevur verið íði so avmarkað ella hvott at úttalisni í frágreiðingunum hava verið eitt sindur óhepnarhaldið í mun til tann faktuella veruleikan kommunurnar eru øgiliga væl fyri men virka eisini undir øgiliga strømmum kørmum og tað hugsi eg at mann eigur at taka við í nógv nógv størri mun í frágreiðingunum tað koma av teimum mørkum at kommunufelagini mátti sjálv taka sakina í egnar hennu

ja takk ger so væl jørgi nitlasen ja altso nú nú nú kann eg bara úttala meg út frá tí sum eg havi hoyrt frá fyrrverandi limum í búskaparráðnum og tað er tað at búskaparráðið hevur seinnu árini ligið undir fróðskaparsetrinum og hevur havt ein persón til at gera alt sítt greiningararbeiði og og tað er jú í sær sjálvum ótrúliga avmarkandi altso vistu tú tekur kommunala geiran so er í fíggjarmálaráðnum skulu vit fáa inn og góðkenna rakstrarætlanir og roknisskapir og so víðari meðan búskaparráðið hevur verið avmarkað hvat fyri vitan tey hava kunnað fingið so tí skil eg eri eg ikki iva um at tá ið nú búskaparráðið sum nevndi landsbankanir sleppr at stýra sína ráðgeving ikki liggja undir men omaná at tey tann vegin kunnu fáa eina nógva hollari ov nónágreiniligari vitan enn enn tey hava havt sum tey so kunnu brúka til at ráðgeva okkum enn betur
ja takk so er ta pállareynatigvur sum hevu viðmerking
ger so væl takk fyri landsstýrismennin komin á spurningin um um heftnið óheftnið eg haldi undir øllum søgum er tað øgiliga týdningarmikið at vit fáa tryggja tann fakliga integritetin og tað er tað er uttan mun til um tað er kringvarpið ella ella um tað er landsbankin ella búskaparáðið ella hvør tað er hetta eru hetta eru jnar sum skulu skulu sum dag og dag skal prógva síttu politiska óheftini og og tryggja at at tað er at integriteturin er í lagi og faglætin er í lagi tí annars enda vit møguliga í teir støðu at at boðskapurin druknar í litsetingini ella ella í tí sum ikki snýr seg um faglætin integritet takk fyri
ger so væl í lagi
jøguniklasen ja nei nú nú haldi eg segði um einatalu altso eingin í verðini er óheftur altso øll hava eina politiska ideologi so ella so og og tað nytta seg renna undannevn men tá ið vit velja eina nevnd sum hesa so so hava vit nú valt fyri at tryggja at tað kann vera so óhept sum møguligt at tað er nevndin fyri fróðskaparsetri sum innstillar øhí mun til áðrenn hava tey ikki kunna innstilla fólk sum starvast á setrinum tað kunnu tey nú men tey kunnu ikki innstilla fólk sum arbeiða hjá landsfyrisitingini og tá ið tað standa kvalifikatiónir í sum nevndin samla skal kunna hava í sær so hevur mann eisini eina ráðgeving har at mann tryggjar at mann fær eina ógvuliga breiða vitan umframt óheftini so eg haldi at vit hava lurtað eftir hoyringsskrivum og velja nú at seta eina nevnd saman upp á tann besta mátan
ja takk so er tað høvdin í hoydalsfirði viðmerking ger so
væl har formaður er harmur at siga tað men tað tók sum var sum rein tokutala frá landsstýrismanninum har má eina uppfinnað av grundgevingar og at her fredst okkum frá sjálvum fyrst kemandi uppskot sum skal fylla alt sundur so bøt mann eitt sindur um tað og heldur mann fær tað ígjøgnum og so grundgevið landsstýrismannin við at tað skal vera betri fyri bæði búskapar og landsbanka og tá hevði eg bara bara dámt betur at landsstýrismannin var segði beint sum er altso segði hvat er veruleikaður vera ætlanin er seinast niðurligan landsbankan tað skulu vera so ræðuligt og tá skulu búskaparáðið vera fróðskaparsetrin nú skal búskaparáðið niðurleggjast og landsbankið skal vera til so er endamálið ikki bara at sleppa undan teimum stovnunum sum kunnu vera kritiskir mótvegis tí sitandi valdinum bæði peningarligum og politiskum og sum má vit sleppa av við kann eg kanska mær bara siga tað tí tað er tað sum er endamálið tað vita vit øll
takk ger so væl eg vil
eg haldi at tosar mann um toku so haldi eg ikki nakar í verðini kundu finna høgna hoydal í hasari tokudalini altso tað sum hann prástendur um uppskotið er beinleiðis ósagt vit fáa eitt styrkt búskaparráð vit fáa meira innihaldið í en n landsbanka ja eg var við til at avtaka landsbankan einaferð og so tekkur man at seta hann aftur á stovn so sigurmann jamen hví gera vit ikki tað nú hví er landsbankin og gjaldsstovan ikki ein og sami stovnur tí at harat pengar enn sle ferð allíkavæl jú tað er tí at tað avtikið nú fer síðan aftur at koma a stovna aftur tað tað hevði ikki loysið so tískil gera vit tað nú at vit geva meira innihald og vit styrkja um búskaparráðið tað er tað sum vit gera hesum uppskotunum og vit hava beinanvegin eina sparing upp á hálv ar millión tað kann vera meir vistu løgtingið vil tað men tað er up til løgtingið
ja takk næsti røðari tað er erhard joensen ger so væl
til viðgerðar er uppskotini frá jørgun niclasen um landsbanka og búskaparráð

flest øll lond hava landsbankar

í høvuðsheinuni er ta ein heilt spesifikk uppgáva í einum landsbanki hevur tað er at stýra pengapolitikkinum hjá einum landi tað ger mann við rentupolitikkinum og við pengamongdini sum verður koyrd út í samfelagið ella tikin inn úr samfelagnum eitt land kann velja at at føra ein ekspansivan politikk tail siga so taka teir og og lekka tær stuttu renturnar upp á upp á lán sum bankasínámillum ella ella taka teir og hekka pengamongdirnar og øvugt tá mann vil hava ein ein tálmandi pengapolitikk so so ger mann tað øvuta at mann mann hekka renturnar og og soleiðis førir mann soleiðis tann pengapolitiska spurningin og tað gforvmálið við tí er til at hava ein stabilan politikk tá tað snýr seg um tað yvirorðnaði so sum rentu og inflatión um at ger tað fyri at tryggja at virðið á teimum pengum sum ein og hvør hevur úti í samfelagnum at tað skal liggja so stabilt sum yvirhøvur gjørligt

í føroyum kunnu okur ikki føra pengapolitikk tí tað førir tann danski nationalbankin soleiðis er tað bara tahatta eru treytirnar so hevur mann lagt nøkur onnur ting inn í tann føroyska landsbankan og tað er at mann hevur sagt at landsbankin skal millum annað millum annað umsita gjaldføri hjá landskassanum hava íløgu røkt av yvirskrotsligviiteti skipa fyri tá ið lántøka verður framd og syrgja fyri at kridittmetingin er í ordan av landsbúskapinum tí tað er soleiðis at tey flestu tá ið tú skal út at taka lán í dag so fært tú oftani út og og tá tú skal tá ið okur skulu fíggja til dømis eitt undirskot á á hjá landskassanum so fert t út og tekur eitt upligatiónslán og og jú betri kridittmeting tú hevur jú fleiri íleggjarar eru viliir til at koma inn og og og keypa hefta her afturat tí so umsitur landsbankin samhaldsfasta og so umsita tæir skapargrunnum

eg haldi eg sklaa líka taka og og hyggja eftir yvirorðna hvat er tað fyri uppgávur sum hesin her okra landsbanki hevur í mun til ein vanligan lationalbanka tað allarflestu uppgávurnar tað eru reint fyrisitingarligar uppgávur tað at umsita íløgurnar tað at at orðna lánini tað at syrgja fyri kredittmetingini umsiting áv sambandsfastu so víðari tað er reint umsitingarlig

men okur hava valt at leggja hesar hera uppgávurnar út á landsbankan

tú umas politiskt valt og tað er eisini fyrisovit í ordan so hevur mann ein landsbanka men øll hesi her fyrisitingarligu tingini tey hava tey hava ikki eitt óheftni fyri neyðini tá ið tú fór í pengapolitikk tá hevur tú óheftini fyri neyðini tí tá skalt tú óansaða hvat fyri stjørnur situr so hevur tú nakrar heilt spesifikkar uppgávur til at tryggja krónukurtum at tryggja inflatiónina og syrgja fyri rentuni øll tey tingini hava hevur okara landsbanki einki við at gera so tað óheftnið er eitt sindur óverk til vil eg siga men óansað okur hava valt at hava landsbankan og nú hava okur so valt at leggja tær boða nevndirnar saman í landsbankanum og og og búskaparráðnum og tá ið okur gera tað so skal tað vera óheftinið í tí búskaparráðið sum kemur tað skal i hvussu so er vera so óheft sum tað kann tí tað er eitt ráðgevandi organ hjá hjá landsstýrinum ið skal koma við tveimum frágreiðingum um árið og tað er týdningarmikið at tað er óheft so altíð alt visti mann saman kókar hetta uppskotið her so haldi eg at okur hava fingið eitt eitt eitt ráð nú eitt styrkt búskaparráð ein styrtan landsbanka

og tað hevur nakrar heilt spesifikkar uppgávur at loysa tað skulu koma við tveimum búskaparfrágreiðingum um ári teir skuldu hava umsita hetta her sum eg havi forklárað frá fyrilandi íløgurøkt lán gretmeting og so víðari so tað hevur tað kann uppfylla allar tær treytir okur sum politikarar nú áleggja teimum til fulnar og óheft
um at tað er ein ólukka at tann føroyski landsbankin ikki er óheftur tí hann hevur reint fyrisitingarligar uppgávur r tíer farin takk fyriharfotakk fyri næstur a røða tað verður aksel venanso johannesen ger so væl
tað er eingin ivi um at tær broytingarnar há lanstýrismaðuru er gjørt nú í mun til ppupskotið frá hoyringar hvussu mann velur nevndina til til landsbankan og har við eisini búskaparráðið er flægari enn tað uppskotiðsum fær til hoyroingar men framvegis haldi eg tað er vannaligt huppskot øí dag hava vit tvær røddir su tað soleiðis vit hava eitt búskaparráð vit hava landsbanka sum hava ymiskar funktiónir men sum bæði hava nakrar uppgávur sum hava við búskapin at gera og fyriso vit eisini fíggjargoyran og vágar í búskapinum tað blívur til ein rødd úsað fær tvær røddir øh tá ið undanfarni røðari erard joensen sigur at landsbankin bara hevur nakrar fyrisitingarligar uppgávur lýsti á nakað um skuldarøkt og íløgurrøktur sorovegissamleiðis tað er rætt men tað stendur eisini í lógun í landsbanka at landsbankin hevur eftirlit við búskapinum serligum vágum í búskapinum og í fíggjakoyráðnum og tað er ein partur sum ikki hevur roynt fyrisitingarligur soleiðis ella atmosetrativur og tá eg siga at mann hevði eftirlit við landsstýrinum og landsýrsman í fíggjarmálunum ogpolitisku skipanini so sigði okkur tað er ikki rætt tað stendu ikk í lógini tað er so vit rætt og sjálvandi kann lanstýrismaðrin fíggjarmállin hski heiðurin fyri tá tað gongur væl í búskapinum einsamallur einsamalnhelgk skuldin av tá tað gongur illa einsamallur tað at fiskaprísurnir fara upp og oljuprísurin niður tð er gott fyri búskapin tað an ki taka landstýrismannin fyri ella á politisku skipanini og tað gongur hinuvegin prísirinir fara niður og oljuprísurin upp so er heldr ikki landsstýrismaðurin il t litiska skipaskyldina av tí men høvuðsábyrgdina fyri búskapinum tað hevur politiska skipanin og kanska fyrst og fremst landstýrismaðurin í fíggjarmálinm e landstýris fólki í fígjarmálinm líka sou vuu situr har beint og tá mann so hevur eftirlit við vágum í búskapinum og fíggjagararáðnum so er tað eisini soleiðis inderrekt eitt eftirlit við politisku skipanini og landsstýrisfólkinum í fíggjarmálanum og skal mann tá koma við atfinningum og kanska kraftin avfinningum sg e vitst hvat nú er vit vandakós og kanska fær hava tta av eggini um ski andsa eftir nú so er tað kanska sami sama skipan sum mann skal ávara um sum kanska ásetir játtanina til stovnin tað haldi eg ikki er skilagott og óneyðugt argumentið fyri at ger asar broytingarnar tað er sparingar tann eina sparingin tað er nevndarsamsýning har er ein sparingp á trýa hundrað ogfra hundrað túsund krónur samstundis økir mann talið av nevndarlimum er bústaðir sum eisini er fullkomiliga óneyðugt so har er samla broytisk so sið r eingin sparing tá landstýrsmaðurn so sigur men í dag brúkar vit eina millión til fyrisitingina á búskaparráðnum í til sóskaparsetrið at tað spara vit burtur tá vit leggja landsbankan tað kann mann gera uttan gera nakrar aðrar broyting mankann flyta fyrisikingina yvir og velja ikkitetar pengarnar við eg haldi ghú ikki tað er skilagott tí eg ivist um tá at hava nokkað fólki til at røkaes uppgávun um t iki fáa fleiri fólk landsbankin men tað kannmann gera uttan og gera nakrar broytingar við og at tað kemur inn á fíggjarlógina og hvussu nevndarsamsýningarnar lendarsamansetingini eru so framvegis tað kanmvelja at gera men tað sum eg ætlaði eisini at taka tagsm aka orðið aftur tað var meiri eftr her sum biljustinussen var inni á tð eri r tað sum liggur undir tað er ja men búskaparráðið hevur seinast tjúgu áðrenn eg verið rættiliga politiskt í sínum útsøgnum ikki minst tá að kemur til tilfeingisgjald eg haldi ati at búskaparráðið hevur ikki verið politiskt helgi landsbankin tá tað kemur til tilfeingisgjald so er tað ein faklig meting ein fklig ráðgeving um hvussumann skipar hanna tilfeingisvinnu sum er týdning fyri búskapin vit hava vit hava ein tilfeingisbúskapi í føroyum sum vit hava dugað rímiliga væl at umsiti tí hava vit kanska eitt ein av sterkastu búskapinum íheiminum nú sóu vit eina sjónvarpssending í gjárkvøldið um namibia sum pá ongan máta saman tøkn okkum á mibia tey hava eisini ríkt tilfeingi men tey hva eina veikastu búskapinum í heiminum hví tí tey ikki duga at umsita tít tilfeingi

men hendan samgongan sagt at bæði nýggjur kapitalur konn koma inn og hendan tann sum var inni kann slppat halda fram eisini tann tað felagið sum vit sótu í gjár sum eg skuldisett nú fyri koyrvisjón millum annað niðri í ná mibial øh o eg haldi sigur ta er meira eftr at mann dámar ikki boðskapin ráðgevingina frá kanska búskaparráðnum og landsbankanum og tí er tað kaapolitiskt ar tað gott at køva hesar røddirnar so nógv sum møguligt og tað haldi eg ikki vera skilagott at gera og annars nú er løgmaður barasteinilsen ikki her beint men hann hevur umaftur uaftur hvørja ferðmn hann verið viðtil valdið vilja sluppu av við landsbankan p á einanna máta í tvey túsund og fimm gjørdi han eta uppskoti og niðurleggja landsbankan tá var lansrsmar íggjarmálanum tann formaðuri n fimtan tann vit hav eisini sleppa av landsbaknkan og tað eydnaðist saman við jørgun niclasen man niðurlegði landsbankan og nú vil mann aftur gera broytingar av onkrari orsøk e um tað er tí han heldur hetta er eitt loysingarprosjekt at mannskal hava eftirlit við búskapinum í føroyum og fór hann ábyrgdarullan fíggjarpolitikk ella at hann ikki dámar tann boðskapin sum kemur frá landsbankan og búskaparráðnum g tímir tan sleppa at køva tað røddirnar og tær avfinningarnar tað veit eg ikki tað kann ann sjlvur svara upp á um hann kemur í tingsalinumtakkfyrihara formað
ja takk so er tað viðmerkingar tað fyrsta ta er at
joensen ger so væl ja takk fyri har formaður ø tá ið eg nevndi allar tær fyrisitingarligu uppgávurnar sum landsbankin hevur so so standi eg fastur við at tað haldi eg tað er tað er rein fyrisiting men hin vegin so so nevnir aksel johannessen tað við við vágaráðnum har eru okur púra einigur tí eg meini at okur kuldu alla tíðina í føroyum hava eitt systemiskt vágarráð tað er ótrúliga týdningarmikið og og tað haldi eg ikki við hesum her uppskotinum kemur at blíva so óheft tí tann samansetingin sum nú skal veljast í kompineraða landsbankan búskaparráðið hon kann saktans taka sær av teimum uppgávunum sum liggja í tí at beskriva teir systemisku váðarnar sum sumokur sum sumstjørn altíð skula fáa sloptí høvdið frá einum óvildigum myndugleika og tað haldi eg ikki at hetta her uppskotið forðar fyri men tað er tað er tað er tað er rætt sum aksel johanesen sigur

ger so væl aselur johanesen er púra aftur at tað er neyðugt at hava óheft og tann tann ávaringin kemur ella tann kritikkurin kemur kann gott verða av politisku skipaninum og kanska fyrst og fremst av tí lansýrsfólkinum tað ann ver a heilt annað landsfótan sum situr nú sum situr í fíggjarmálanum og tá er vandi við hava koyrda inn á fíggjarlógina at mann óheftin verður tað minni tí at mnn siga ókey vl vit skerja tykkum ógvusliga og eg dugi helt ikhígja argumentrfyrikora in á fíggjarlógina tí at landsbankin hevur ikki brúkt meira pengar enn neyðugt til fyrisiting tað kundi got far up um níggju milliónir vi varð brúkt til sjey koma fimm miliónir seinastu árini til umsiting og visti tað er at misbrúkur fór fram haldi biljustinusen spurdi um tað fyrr í dag at mann brúkar fær nagvar pengar so haldi eg man kan fara inn og siga atvaskal vegk koya vit stóranr úr starvi ist an ikki umsitur sína játtan og va skilagóðan hátt øhella skiftan út aftaná ávar enna hvat er ogí staðin fyri og siga at nú koyra vit in á fíggjarlógina so at vit stýra teg herpeint altso vit stýra teimum sum skulu ávara ímóti millum annað okkum sjálvum vissu visu vit ikki føra ein skynsaman búskaparfíggjapolitikkum
ja takk
so er ta biljisinvimertakk fyrihara formaður aksel johannesen heldur at tað er so týdningarmikið at fáa hesa her ráðgevingina um tilfeingisgjald og annað serliga uppboðssølu allíkavæl hevur hann ikki fylt ráðunum frá búskaparráðnum tí næstan einki av okkara tilfeingisselt á uppboðssølu og vit hava framvegis ein metsterkan búskap og hóast útlendskur kapitalur altíð hevur verið ein partur av føroyskari fiskivinnu so hava vit framvegis ein metsterkan búskap so tað er ikki tað sum hevur gjørt tá vit hava ein metsterkan búskap og allíkavæl eru vit ikki namibia hví hava vit ein so góðan búskap jú tað er tí at her býr eitt ordiligt fólk fyrst og fremst tí vit hava sterkan mentan sterkan moral vit hava sterkar útbúgvingar vit hava en góðan familjustruktur vit hava fantastisk fólk og eitt fantastiskt land tað er grundregla
ja takk
gersovæsjoansen ja tann stóri munurin millum okkum og namibiaskl salastum harpeint tað er tað at vit ikki hava koripitión up á sama máta sum mann hevur í namibia har embatsfólk og kanska onnur selja rættindini av landinum fáa pengarnar í sínum lumma í staðin fyri et tað kemur til fags aso samfelagnum ír góðar ha tað vit duga rína væl í føroyum og tað duga ma ikki namepia men tað til dømis at teir hava tilmælt at hava eina uppboðssølu tað hevði mann stóran mun í ella nakað á tilfeingin í seinasta valskeiði og at taka tilfeingiskjald tað leið fingið nú búskaparáðið kom fyrskt viðt um at eitta at taka tilfeingishjald og høvdu ikki tt ygjað tilfeingiskjald bæði alivinnuni og teinginei o í uppsjórarvinnuni so hevði støðan hjá landskassanum verið munandi verri enn hon er í dag tað ivist onga løtu ið hon hevðí verið og harvið eisini vælferðarstøði í samfelagnum
ja tag so t høgní hoydal sum færeia viðmerking ger so væl
ja harra formaður akseli johannesen nevndi hetta við at mann leggur búskaparundir hava hava virkað politiskt so tað havi vitt hoyrt til óendaligheit og eg fari bara gjeva akselvel johannesen rætt tað er púrasta altso eg haldi a tey fólkini hava sita í búskaparáð átti at verið stoypt í gull ella bronsu fyri teirra dirvu at tað var staðið upp ímóti tey hava verið morleiði knøskaði merleiin niður av teimum somu persónunum sum nú skjóta teg upp fyri at hava gjørt eitt arbeiði fyri fólki í føroyum sum við einum lógarásettum starvið tei hava havt í búskaparánu já landsbankanum eisini nú eystur hansens haldið hon eitur og og landsn hava torað at farað í staðið upp ímóti hesinher fullkomliugu ágangin á tey tí tey gera eitt arbeiði fyri alt fólkið í staðin fyri seraóhugamálini og tað haldi egtey eitat fáa ótrúliga virðing fyri og tað tað tað er tíð tað skal knøskast tð e tað einasta endamálið við hesum uppskotinum

ger so væseli joanesen j samdur við við høgna hoydal g sovit eisini samdur íð biljiustinussen tan hevði orðið fyrr í dag at hetta her við um hon skuld taka eitt tilfeingisgjald oghvussu stórt er tað er um politiskur spurningurin sjálvandi er tað tað vi eru fólkaræði ogdemokrati við sum valdu inni her við taka avgerðina men búskaparáðið til dømis og landsbangin eru ráðgevandi og tá tað everu ráðgeva at tað er skilagot at taka itt tilfeingisgjald so er tað út frá búskaparligum og ikki í politiskum sjónarmiðu at tey ráðgeva útfrá eg haldi soleis at allir búskaparfrøðar okkara leiðum halda te er skilagott líkamiki undir oljuvinna ella um tað er alivinna ella undir fiskivinna ella um tað er gull ella hvat tað er tá tað er tilfeingi og taenum tilfeingisrenta so halda tiy eittskilagott at taka tilfeinisrettina inn so hon kemur øllum samfelaginu í góðar tað mæla festu úsfrøðingar til út frá einum búskaparfrøðiligum sjónarmiði ogikki fóráhonr politiskum sjónarmiðim men politisku avgerðina eiga vit her íløgtinginum
ja takk
lareynatygvu sum er en viðmerking ger so væl takk fyri aksel johannesen varð inni á spurningin um um hvussu vit skulu røkja áhugamálini hjá landinum og kanska serliga áhugamálnm hjá fólkinum og at hesir stovnarnir sum óhefti stovnar hava hava tann leiklutin og eg haldi kanska tað stendir eftir í nøglum av teimum kjakunumsumvit hava at at at vit í veruleikanum vist mann sær burtur frá okum sum politisk skipan hvør hevur so ábyrgdina av at røkja áhugamálinum hjá fólkinum eg haldi vit síggja alt for nógvar háttanir uttanfra sendingin sum aksel johannesen komin á í sjónvarpinum í gjár eer eitt dømi har sum harsum tað eru beinleiðis háttanir uttan móti okara tilfeingið ímóti okkara føroyska fólkaræði og vit síggja eisini háttanir frá teimum sum umboða tey sum onkursvegna hátta okkum uttanífra tað er øgiliga týdningarmikið at vit hava sterkar stinnar stovnar sum klára standa ímótitakk fyri
ja takk ger so væl eg
tað er stavast sum pállarin legur sigur eitt sum ergar meg mest aftan á aftan á seinum løgvusvæl tað var at tann samgongust nú situr lovaði útlendskapitalurin inn aftur sum varð koyrdur út tað ergar meg rættiliga nógv tí tað er als ikki neyðugt at hava tann kapitalurin í føroyum og stettis ikki tann uppførisøg jøgt aðrastaðsjóðheimum í hvussu tann tá tú kemur tær við politikarar sjálvum líka mær ikki um flokkin koma úr frá sum vilja vit fólkinum og samfelagnvæl tað er rímiliga vísur í men vit hava kanska lyndi til oftan at taka øgiliga stuttsygdar avgerðir sum kunnu vera góðar her og nú men ikki góðar uppá longu sigd tá er tað gott at hava millum annað landsbankan og búskaparáðið og onnur sum kunnu ráðgeva hvat hetta inniber um fimm tíggju fimtan ár soleiðis at fólki og vit sum eru inni her eru upplýst um avleiðingarnar av teimum avgerðum sum vit takar løgdu
ja takk so er tað henrik old sum íina viðmerking
gersuvælja takk harrar formaður eg eg hugsi ofta nú um at het her við munim hvussu stórur munur kundi vera floksformonn ein fyrrverandi løgmaður og floksformaðurn hjá fólkaflokkinum jógansunsdain kempaði ein náilesan kanp fyrr einum landsbanka og tað endaði sog við tí í einum samgongu sum hann var við saman við ætlaðam at hann legði so uppskotið fram men men tað var øgiliga keftir oð jógansunstan brúkti upp á ein ein landsmanka og argumenteraði fyroyon so nógv kann tað broytast so nú hoyrir kur tað er tað sama við emviglógini jørgunzunstar legði emviglógina fram og jørgun niclasen hevur hundrað uppskot um at frítaka øll fyri emvig bara umann sleppar av ið mvig skjótast møguligt jú ongantíð betur tað røkna eg hugsi oftani tá eg hugsi jørgun niclasen og biljustinussen og einari rasarabanna tá teið koyrar rasarakoyring jørgun koyrir undan og bil prøvar yvirhála og hann fer út av og rullar runt hvøru einasti ferð teir eru nøkulunda líka bái tað lukkast ongantíð hjá biljustinusen at koma longur upp á síðuna av jørguni men hann ætlar yvirhála á høgru síðuog tað hevur i
ja so kann aksel vera johannesen huglaga víðari harfrá
gerso væleg haldi at eg haldi tat biljustinussensen segði í einari framsøgurøðu her í gjár at tað var níggjuogtretivu undantøk í emvigelógini og eg roknivið at jørgun niklasen at eigur eini fýraogtretivu av teimum altso frá nú og seinasta var landsstýrismaður tað er næstan ikki ein mánaðu simgu er forbí at han kemur onkut undantakið og tað tað undarliga við tí tað er tað flestu í undantakiðog tð stigvasti um útleftingar sum er í føroyum altso leiða bilum leigu útaftrigara fyrstog fremst tað skal ikki ptala emmig hotell og gisting tað skal ikki ptala emmig og kamping nú heldur ikki eg veit at føroyigar gjørdt ávísan mun vissu vit ella eg haldi hvussu okkara avtjólp tykum má vera soleiðishar úteftaferskum vitja í føroyum tey skuldu betala fyri at vera her eisini emvig og vistu iiga undantøk skalt vus t heldur fara at hjálpa barnafamiljuni at siga tað at tann maturin sumvit hava tørv á altso breyð og mjólk og grønmeti o era vsu allar familjur keypa skalt vstdu lækka mvigi har og so lata útetrikar betala emvig tá teir gista ella leiðandi bil í føroyum
ja takk næstur at røða er høgni hoydal ger so væl
frú forkvina pollareinatúgvu haldi eg legði so væl tað hugsanarliga grundarlagið og avleiðingarnar av hesum uppskotunum fram vegna tjóðarflokki so eg fari ikki at skreiva nakað í aftíð afturat men tað var serliga aftan á viðmerkingarnar ella røðuna hjá biljustinussen og hjá landstýrismonninum at var líka hjartað bara geva nakrar fáar viðmerkingar til hetta her um mín innilig áheitan skal vera um ikki at taka undirvi hesum uppskotunum á nakran hátt tí at er tað nakað sum vit hava tørv á í føroyum so eru tað teir óhaftu stovnarnir sum so nógv undan okkum hava trýsst fyri at byggja upp í hesum førunum landsbanki føroyam og í øðrum lagi búskaparráðið vit skuldu ví báðum førum aftur til seksti árini tá ið uppskotini vórðu o tað tók øgiliga langa tíð at fáa sil ata veruleiki erlane patur sum var frammi við búskaparráðnum seinni við landsbankanum fólkaflokkuin gjørda sítt mál seinni og javnaðarflokkurin og so bleiv landsbankin stovnaður í áttaoghálvfjerðs og hvat er endamálið við øllum hesum her øhog eg haldi bjarni kárasum petersen segði tað eisini so tað tykist sum at tá má viðgera hetta má siga men hetta bara umsiting hetta er bara fær at rationalisera sovornar sovornar mótuorð mann brúkar men hetta eru tan stovnarnir sum vegna alt føroya fólk skulu vera tað eyga og ta tey ráð sum kunnu gera tað at okkara búskapur ikki rennur seg út í tær afturvendandi kreppurnar vit hava veriðígjøgnum men støðug byggir seg upp til ein sterkari ster kari búskap ikki bara fyri tey fáu men fyri alt samfelagi tað er og eg haldi at egsum eigjørdi ena viðmerking til aksele við johannesen í áðni at eg haldi at vit áttu at tikið lógvatak saman í tinginum ov røst til at skýggjað øllum teimum fólkunum sum hava átikið sær tað starv at hava verið í búskaparráðnum at hava verið í landsbankanum fakfelagsumboð og vinnuumboðog annað hava eitti sitið íð nevndinifyri landsbankanum fyri at hava torað at gjørt

sagt búskaparráðið sum tók fyrsta upphetta vað tilfeingisgjaldi hevur bara havt tann boðskapin í mong harrans ár at vit mugu fáa eina kappingarføraa vinnu og ein møguleika fyri kapping í fiskivinnu til tess at fáa meira burturúr til alt samfelagið manning reiðarí samfelag tað vanliga fólkið tað tey hava sagt og tey hava havt rætt tey hav iki havt rætt í øllum men tey hava havt rætt í tí at vit kunnu fáa nógv meira burturúr men tey eru blivin meirleiðis sundur tí tey harvið hava gingið ímóti seraóhugamálum og pollarenatikgvur nevndi í uppskotinm hjá poyasála í nítjan hndrð o fýaoghálvfems búskaparráði har var tð beinleiðis nevnt í lógini at endamálið hjá búskaparráðnum tað er ikki at umboða sera áhugamál veruleysi persónlig ella vinnulig ella almenn ella tað er at viðgera endamálini og tørvin hjá heildini og tað hava tað gjørt eg ad te eisin y hva gjørt hað nú tá ið álopinum aftur síðst a landsbankin sum mátti lúta at tey hava tórað stórað staðað fram og sagt tað nei tað er ikki nakað við at at fólk eru vei tí a taðikki tover tað yt visti ta er eitt politiskt avgerð hvat ið it búskapararráði sigur ella eitt trýst á tíð ella mann bara at vela royna at velja fólk inn sum mann er samdur við so hevur tað ikki tað endamálið sum búskaparráðið eigur at hava og eg noyðist at minna tingfólk á tað eg veit tat flestu vitanina at eitt søguleyst fólk verður at støðuleyst fólk hvussu oftani etta landið farið á heysin bara í okkara livirtíð av skeivum politiskum avgerðum av at politikarar brúktu landskassan til at fara inn í vinnulívið og taka kappingina undan og geva sersømdir og savarnámhegis hvussu ofta er eg farin av hesin ja hvussu er í mínari tíð tvær ferðir tríggjar ferðir kanska vist g fari eg varð ikki

somu orsøk at vit fáa ikki áhugamálini hjá heildini inn í okkara avgerðir vegna samfelagi men vit fáa áhugamálið hjá teimum fáu og sera óhugamálinum og eg tori at siga ata frú forkvinna sjálvtum eg veit at tað ankann ljóða hart heldur henda samgongan fram við sínum politikki sum hon gjørdi frá ellivu til fimtan so er tað hundrað prosent sikkurt at tit koyra landið í heysum aftur tað er eingin ivi mínari sál tit fara at tøma hvønn grunn bæði á sjógvi og landi tí her er eingin ábyrgd hygg hvat hvat tú hava gjørt bær ppáhalvt annað ár tit hava vent einum einum avlopi upp á seks hundrað milliónir til eitt stórt hæll upp á eina milliard og tað evu einki við koronu at gera tað hevur einki við koronar tatað e sum akseli johannesen segði tí eg má bara siga uman mannger undantøk fyri øll eingin skal gjalda sum tey sum hava møguleika at gjalda og tað endar við at tey sum hava tørv á teg fáa heldur einki at liva av so hetta verður gongdin og tí vilstaðiliga staðiliga mæla frá at tað á nakan hátt varur tikið undirvið hesum uppskotunum heldur skulu vit styrkja teir stovnarnar sum eru eygað hjá øllum í hesun her og eg fari enda við frú forkvinna bara nevna nøkur av teimum sum hava verið í búskaparráðnum sum eru blivin hunddálkaði jóans jacobsens skáli
at tora at hava eina fakliga meting og eina meting fyri øll takk fyrija takk nú fór tíðin nær tvær viðmerkingar biljustinussen
fyrsturgersætakk frú forkvina so fekk hendan samgongan eisini skyldina fyri korona sjálvt um tað er ein pest sum fer um allan heimin øheg haldi at høgni hoydal eigur heldur at fegnast um ati hendan samgongan ikki avtekur landsbankan tað gjørdu vit fyri fýra ella í næstseinasta valskeiði og eftir tað at landsbankin varð avtikin so komu ferð á føroyska búskapin hinvegin so eri segði høgni hoydall sjálvur at samfelagið farið tvær frá heysin bæði við landsbanka og búskaparráðið altso bæði tingini bera til og eg trúgvi at allir politikarar við respekt fyri sær sjálvum lurta eftir ráðgeving og men tað er ikki øll sum fylgja ráðgeving heldur ikki høgni hoydal høgni hoydal fylgir heldur ikki tilmælinum frá búskaparráðnum heilt aftur frá tvey túsund um at selja alt tilfeingið oguppboðssølu hann seldi fimtan prosent á upboðssølu altso
ja takk høgni
hoydal gersæbiljistinusen segði tað sjálvur búskaparráðið tað sum vet kenna nú varð stovnuri ítjanhundra og fraoghálvfems potarenatikvu nevnd í sínar røðu av fimmog ísakasin áðrenn tað vartað búskaparáððar íð hægstovuni og gjaldsstovuni anan tílíkt v í almennu fyrisitingini og tað hevur virkað og tað hevur sanniliga eisini givið lopið á meg fleiri ferð av av røttum men eg havi bara ikki gjørt tað sum biljistinusen ger nú sum jøgun niklasen gjørt atí eg havi kent hann at eg havi meirlað tey fólkini niður sum eru vald vegna løgtingið og fólkið at gera sa uppgávuna havi eg ongantíð gjørt óansæð hvat tey hava sagt um okkara politikk ongantíð lopið á tey persónliga men tað gera tit nú og tað gera tit aftur og tit gera tað konstant og tað hoyrir ongastaðni heima í einum nútímans fólkaræði tað hoyrir ongastaðni heima aftann mátan tit tit hava viðfarið tey fólkini sum hava mannð hesa sessurnar eftir einari løgtingslóg sum løgtingið hevur samtykt og landspannskin ja skal eg fektast umá ikkiverðniðurlagdur e hví skal hann niðurleggjast hví vil hav tita av við hann tað er tí at tit ikkivilda hava tað kritiska eygan sum ger tað av tykkara politikkur sum tíverri bara er fyri tey heilt heilt fáu og
við hundrað prosent sikkara koyrið landið hesum ikki skal verða avdúkaður næstur er magnus rasmussen
ngersovæltakk fyri frú forkvina ja at korona ongaskyld hevur tað haldi eg eg nakað nógv sagt sjálvandi hevur korona eina nokk so stóra skyld men tað er eisini tað at vit tølini hava ikki verið pen men vit síggja eisini tað at vit mugu koma við eykajáttannum til tað kann vera ss l og tað kann vera til glasir og tað kann vera til hábygningin og sovíðari altso tað tað sig seg sjálvt at at úrslitið var ikki penari av vit u játta nógvar pengar og so hetta her frá ellivu til fimtan altso tað tað gekk jú uppeftir og vit komu næstan upp á null e altso hhevði tað verið øvugt á veg tað gekk tann rætta vegin vit komu næstan upp á nullu í tvey túsund og fimtan tá ið tit tóku við tað er bara veruleiki
ja tak høvdin
tað hoydal ger so væleg skal setta teg ikki at eg ikki brúki og ógvuslig orð men men men men eg harmi so øgiliga nógv bæði um tað sum bilur sinnur segði hon nú maks rasmussen tí tað átikið til leiklutina vera appologetar sum mann rópar tað altso bøtuflakað berar fyri ein skeivan politikk og tað harmar meg nógv tað passar ikki at at at mann kom undan frá eftirlítið fimtan mann tók um forskot tær pensjónirnar uttan tað hevði undirskotið verið dundrandi ført evi einastu ár hóast tað gekk uppaftur í búskapinum hóast eg fingið nýtt tilfeingi og vit gjørdu ikki aftur aftur tá taka vit ábyrgd av tað mugu tit eisini gera tit mugu standa við tað tað gera og tit hava vent búskapinum frá stórum avlopi til hall uttan koronu tað siga øll tølini sum til dømis búskaparáðið vísir á og landsbankið vísir á tað er tað vit hava tørv á annars verður tað júst sum vit standa nú at eg kann siga eitt tal tit siga eitt annað og so kunnu fólk bara velja tann sannleikan sum passar best tað er tað sum vit sleppa undan við at hava nakrar stovnar vit hava álit á vegna tjóvuna vegna fólki og ikki minst vegna tær vanliga fólki sum altíð hevur goldið prísurin fyri tær fúlu kreppurnar í føroyum takk fyri
ja takk næstur at røða er biljustinussen ger so væl
takk fyri frú forkvina eg fari ikki at lata sita á mær at høgni hoydal ákær meg fyri at hava morrulan nøkur fólk niður tað havi ikk up á nakran máta gjørt men sum løgtingsfólk tá ið vit viðgera búskaparráðið og landsbankan so havi eg fult frælsi til at siga mína meining um innihaldið í hesum ráðunum ikki um tey fólkini sum sita har tað er fullkomiliga undirorðnað men ta ráðgeving sum tey koma við vissi høgni hoydal ætlar at frátaka mær mín rætt til at siga mína meining um teirra ráðgeving so so so so pjóðast eg sletki at hava eitt parlament tað er her vit skulu viðgera tað tað er í dag vit hava orðaskifti um búskaparráðið og um landsbankan og hví vit hava eina søðu til tey tað er tað vit viðgera í dag og so sigur høgni hoydal at vit morla fólkini niður um sita har tað er kølsført lign tað passar ikki men eg má hava eina meining um tær tilráðingar sum koma frá frá búskaparráðnum og mín meining er tað at tær hava síðani tvey túsund tá ið tað snýr seg um spesifikt at selja fisk á uppboðssølu so hava tær verið politiskar og enntá partapolitikari tað er mín meining tað er einki við tey fólkini sum sita har at gera men tað er tann ráðgeving sum eitt alment ráð gevur politiska myndugleikanum tað er tað sum eg haldi um tær ráðgevingina og tað má eg hava lov til at siga uttan at tað skal tulkast sum um tað at eg morli nøkur fólk niður tí tað er ein tað er ein uppfunnin grundgeving fyri at leggja bond á okkum at hava eina meining at siga tað við fara eftir fólkunum tað gera vit ikki vit fara ikki eftir bóltinum etir eftir manninum vit fara eftir bóltinum í hesum førinum og tað vil eg gjarna bara gera vart við og tá ið so høgni hoydal sigur tað atvit vit hava havt dundrandi hall á fíggjarlógini hesa tíðina vit hava sitið so hevur tað eina ógvuliga natúrliga frágreiðing fyrst og fremst so er tað tí at vit eru rakt av einari mskreppu sum hevur gjørt tað at millum annað stór feløg hava valt eftir sterkum ákoyringum serliga frá vinstraveingjunum at lata vera við at betala kapitalvinning út sum hevur útloyst nógvar pengar í føroyska landskassan vissi í feløgini bæði bankar og og feløg í tilfeingis í vinnuni høvdu høvdu goldið vinningsbýti sum vanligt so hevði landskassin fingið nógv fleiri inntøkur en n ha fingið men serliga vinstravongurin eg fór harliga eftir bankum og sterkum feløgum og segði egoistar tit betala vinningsbýti út í ringastu tíðum hví gera tit tað avleiðingin var at tey gjørdu tað ikki við tí avleiðing at tær komu ikki pengar í landskassan so einfalt var tað tað er ein frágreiðing og tað eru nógvar aðrar frágreiðingar eisini millum annað datt ferðavinnan fullkomiliga burtur tað vil siga allar inntøkur sum komu í landskassan av høvdu komið í landskassan á ferðavinnuni tær hvurvu fullkomiliga næstan ovurnheit so at siga tað at at vit hava vit vilja koyrt eitt hall á landskassan tað er fullkomiliga ógrundað og tað er óserviøst veruleikin er tann at vit løgdu eina fíggjarlóg fram sum hevði tvey hundrað milliónir í yvirskoti men aftaná sógu eg tað tær komu ein rúgva av eykajáttanum upp á hvat jú millum annð upp á landssjúkrahúsi sum var totalt undirprosekterað í einari tíð sum vit ikki høvdu ræði á og sum vit vóru noydd til annars steðgaði alt upp altso hundraðtals milliónir eru farnar í eykajáttanini til landssjúkrahúsið tí tað má gerast liðugt tað kann ikki standast í hálvum gekki skulu vit hava skyldina fyri tað vit sum ikki sótu við ræði frá sekstan til nítjan altso mann má forklára tingini áðrenn man bara blakaður ein vátan vøtti eyguni á sínim mótstøðufólkum so eg haldi harra formaður ei frú forkvinna at eg ó mg bara noyddan til at afturvísa tí sum høgni hoydal soleiðinar bara sleingir út og og uttan uttan veruliga grundgeving
takk fyri ja takk har vóru tvær viðmerkingar høgni hoydal í fyrstu
gersovælharraformær eg skal vera fyrstur at at atgeva vilti sindra einumbering ver at sagt hann om morla niður tað hevr tað hevur nógv rætt í hann hevu ikki verið so persónligur sum til dømis landsrmaðri í fíggjarmálaum hevur verið ímóti fólki sum starvast í almennum størvum vegna fólki men hann hevu hvussu sagt tað at atbúskaparhatena politiska dagsskrá sum er fyri vinstra veingjum hanan sum meinar við tað og tað haldi eg er at undirminnera búskaparráðið sum vit sjálv hava lóg um skal virka til ráðgevingar fyri okkum og tá koma vit ta støðuna tá ið tað virkar su samla ósavniu vit skldu eisinikunna seta spurngkiftið tað hvat tey siga men so havi eg tað grundarlag at gera tað á og nú stendur biljistinusen og pástenda nøkur ting um gongdina í búskapinum sum eftir mínum tykki eru púra skeiv tí hava vit brúk fyri einum landsbanka og einum búskaparráði og einum vágarráði sum kunnu siga okkum hvat er veruleikin í búskapinum tí annars koma vit at taka so skeivar avgerðir sum eftir mínum tykki hendan samgongan longu hevur gjørt og tann sum sat frá ellivu tel fimtan at tað verður til óbótaligan skaða fyri tað fyri frá føroyska fólki hesi fólkini arbeiða fyri fólki tey hava ikki persónd á áhmál í hesum hr hvat skuldu tey havt
tað vilja bara gera tað sum fakligt rætt ja takk biljustinussen
sæja vit hava brúk fyri ein landsbanka vit hava brúkfyri ein búskaparráði og vit koma frammandi haldandi at hava ein landsbanka og í búskaparráð visu vit hildu tað vit ikki høvdu brúk fyri teimum so høvdu vit tikið tay av vit hava ikki tikið ta av vit hava bara gjørt nakrar fáar umsitingarligar broytingar viknaðarligar broytingar men landsbankið verður framvegis á landsbanki búskaparráðið kemur framvegis at koma við sínum frágreiðingum tað er eingin broyting í lógini sum so tað er bara ein broyting í í fyrisitingini ella umsitingini av hesum báðum stovnunum so tey koma framvegis at fungera akurát tey skulu men høgni hoydal og aksel johannesen teir argitera ella teir teir argumentera sum um tað at vit eru í ferð við at avtaka og avhøvdu hesar stovnarnar tað gera vit ikki tað gjørdu vit fyri nøkrum árum síðani men tað gera vit ikki nú
ja takk aksel willumsson í áðni
sen gersuvæl kanska tíbetur endari kjakið nú et aldi að kasta fór ett sidur av spornum h men tá biljustinussen er inni á hesini her ati við sidu rykkjuna a man iki tosar niður á á fólk sum eru gera eitt eitt arbeiði fyri fyri landið so eg veitikum era samdur við biljustinussen tí at nú hava vit vit hava hava eitt búskapará eg eri ofta samdur við teimum ikki altíð bill er heldiki altíð samd vi teimum og tað hava vit rætt til at vera ósamd sum kun argumentera fyri ntá biljustinussen sigur at tá búskapurn sigur okkurt so er að ikki faklig motivera sum tey valdu út frá men tað er polilitiskt mátti vera so er tað persónligt álop persónligt álop á tey sum sita har sum ikki fáa vart seg herpeint tað sama tá løgmaður eg var her í seinastu viku sigur at haldið tólv fólk arbeiða í landsbankanum at tey gera ikki annað enn ringja inordaga av og á so er tað tosað nokk so negativt og niður á hasi fólkini sum annars royna at gerat gott arbeiði sum er væl fyri fakliga til til tað arbeiðisu tey skulu gera um okkurt onkuntíð kundi ver øðrvís at tað kann vera men men fakligan hava tey tað sum skal til og royna eitt besta fyrimuni at ráðgeva politisku skipanina og okkum sum taka avgerðir og eisini at hava tað eftirit
ja takk biljið steðins
tann ger so væl takk fyri fyri fólk mína eg haldi avgjørt at tey sum sita í sovnum nevndunum og ráðunum eru fakliga før fyri at sita har og og eg lurti nógv eftir teimum og vit brúka tey nógv eisini til at fáa tey inn millum annað í fíggjarnevndini at hoyra teirra ráðgeving men eg eri púra sannførdur um at tað ber ikki til at vera politiskt óheft og tí blíva nakrar av ráðgevingunum meiri politiskar enn fakligar og eg haldi slett ikki at tað finst nøkur nøkur faklig búskaparfrøði hvussu ikki sum eg kenni til eg havi lisið nakað av búskaparfrøði sum sigur tað at mann skal fíggja ein landsbúskap við at selja fiskup og søl eg haldi slett ikki at tað er ein faklig búskaparfrøði sum eg altso tær bøkurnar sum eg havi lisið um búskaparfrøði siga einki um tað so tí sigi tí vil eg halda fastur tann pástanin at tað er meiri ein politisk ráðgeving ein eini eini partapolitisk ráðgeving enn tað er ein faklig ráðgeving takk fyri
ja takk so vórðu ikki fleiri sum hava biðið um orðið so orðaskifti er endað og hetta hesi bæði málini verða beind í fíggjarnevndina so fara vit víðari til punkt fýra á skránni fyrstu viðgerð av løgtingsmáli hundrað og átta tvey túsund og tjúgu uppskotið il løgtingslóg um at byggja umsitingarbygning til sjóvinnusstýrið og forkvinnan skal biðja um framsøgufólkja ella pálla reynatúgvu fyri tjóðveldið beinir johannesen fyri fólkaflokkin jóhannes joensen fyri javnaðarflokkin biljustinussen fyri miðflokkin magnus rasmussen fyri sambandsflokkin og fyrstur at hava orðið er beinir johannesen ger so væl
ja takk fyri hetta her er so løgsmál umar hundrað og átta og tað er um løgslóg um at byggja umsitingarbyggin bygning til sjóvinsstýrið og eftir sjóvani verklagslóg har mann ásetir tað at at at kostnaðurin av umsitinbygninginum til sjónstýrið skal vera í mesta lagi seksogtjúgu komma tríggjar milliónir og tað er so sær at at mann faktist fyrst í tvey túsund og tvey so tók mann avgerð um at mann flutti nvesturvágavnir og hevur bygningurin so ella stovnurin sum virkaði harfrá inntil tá ið mann í tvey túsund og sekstan tey høvuni mann leigari í mann at tað loyðurmálið varð sagt upp ogsíðani tá er mann so húsá sjavnini men mann tók so avgerð um at mann skuldi byggja at mann skuldi flyta aftur ve sir vágarnir og fyrst so var tað tað at mann leitaði eftir onk av leiðu í men so tók mann so stig til at mann skuldi byggja og og tað er sjávandi gott at manneisini fær nøkur almenn arbeiðspláss runt um í landinum og tað t tað skapar skapar grundarlag fyri tí at mann hevur nøkur bóklig ella va ikki meira akademisk størv runt í landinum er eisini øgiliga gott at taðhev ikki bara vera savnaðir á einum staði og so tað er gott við so sjálvum at mann fær í gongd við hetta her at byggja eini nýggjan bygning til ein stovn uttan uttan fyri miðstjórarøki tað var so sær at sum sagt so fór mannin í holt við heta her at mann skuldi byggja ein nýggjan bygning og tað var í tvey túsun og átjan at mann fyrst legði eina verklagslóg niðan og hon segði so at at tað kostar trettan komma sjey milliónir og og tá segði mann bygningrin skuldi vera slakaðar níggju hundrað fermetrar og tað sum so er í dag tað er tað at mann sigur at tað skal kosta í mesta lag í seksogtjúgukamnao tríggjar og mann tosar um slakarar átta hundrað fermetrar og hygg mæn eftir fermetrarprísinum í dag so haldi eg hann er knapp trýogtretivð túsund prfermetur og hygg mann eftir tí sum var ta í tvey túsund og átjan tá sum mann hygg man eftir tí so er tað fimtan túsund og tvey hundrað so tað er øgiliga stórur munur á men hin vegin so kann mann kanska spyrja seg hann um tann fermanprýsurin sum hann hevur tað er at hann er kanska meir realistiskur í mun til kanska sum hann sær í byggjaríunum í dag annars meni men hygg mann eftir hvussu verkætlan verður boðin út so er tað sum einheildarinterprisa tað vil siga tað at tann sum vinnur útboðið hann teknar og prosjekterar og og byggir bygningin og tað er so nakað sum mann vanliga ikki ger og eg haldi sjálvur at tað er øgiliga spennandi máti at gera taðupp á ein spennandi máti at bjóða út og hygg mann so eftir løms hoyringsskrivvonøðrður so er tað nemiliga ein kritikkur av hesum her tað at mann fer og ber eina verklætsaløóg niðan í tingi tá ið ná prosjektin sum so ikki eru liðug prosjektera at mann kanska ikki hevur endaliga kostnaðin av øllum hesum her meni eg haldi sjálvur haldi eg at ja tað r tað kann vera óheppið tí at tð kann men nógv sum broytist áðrenn útboðið altso tá ið tilboðini kom inn om sovorðti men hin vegin so haldi egt mann kann geva hesun her ein kjans so síggig um hetta er kanska betrað um nakað í mun til tað sum vit vanliga síggja u máta sum te verður boðið út uppá mann kann siga at at aðra almennr byggingar til dømis glasir tað bleiv eg so prosjekterað og annað og so bleiv verklagslóg borðið niðan og tann prísurin helt so ikki a tað kann gottfrá hesum prísinum heldur sjálvt um at mann bjóðar út pá hendan her mátan so eg haldi sjálvur at hetta er ein øgiliga spennandi máti at mann at bjóða uppá og verðar spennandi at síggja hvussu hetta fer at síggja út so tí altíalt so haldi eg tað er bara øgiliga gott at mann fer í gongd við at mann vónandi sleppur í gongd viðhetta e skjótt við nýggja bygninginsum verður staðsettur á giljanesi og og hyggja vit eisini eftir att beløpið sum var seksogtjúgu komma tríggjar milliónir so er tað eisini sett inni í karminum í langdíðar íløguætlanini so hetta fer so íð fíggjarnevndini har siti eg ikki í men eg vænti at hetta fær eina góða viðgerðtakk fyri
ja takk og har er ein viðmerking tað er magnus rasmus
og hon sann gera so vælja takk fyri forkuna í tvey túsund og átjan tá ið tann verkstavslógin kom niðan tá bleiv nógv tosað um hetta prísin og vit vóru fleiri sum søgdu at hatta kom ikki at halda hatta var alt alt ov bíligt tað bleiv so ikki til nakað men tá var ein spurningur nokk so nógv uppi at venda tað er at her hví ikki heldur leiðahølur á hví skal tað almenna byggja hví ikki fáa onkran at byggja og so leiða at vit hugsa mær um um beinir johannesen hevur nakað meining um tað heitt her við at vit altíð skulu byggja bygningar ella øgiliga ofta byggja og kanska vísir tað seg at vit halda tær for illa við líka men vit hava dømi um at onkur hevur bygt ein bygning og so kann mann leiða altso í í nógvar hvat heldur beinir johannesen um tað
ja takk beinir johannesen
gsæja altso eg síggi um so bæði fyrimunr við vágum altso eitt mann hevur síni egnu hølir men tað er ofta ein trupulleiki við tí at mann hevur longu sum í dag eitt stórt eftirsloyp á viðlíkahaldi vørum a mentað at leiga altso tað jú tað hevur fínt ogm mann sær tað eisini nógvastaðni her kanska serliga í mistreðar økinum eg veit tað til dømis trá íhar í klaksvík av at mann leiðari misk hølur harpeint og tað riggar fínt so eg haldi t sjálvandi er kanska fyrimun við báðum haldi eg sjálvur ómvantrar við báðumtakkfyri
ja takk næstur at røða er johannes joensen
takk fyri frú forkvinna til viðgerðar er uppskot til løgtingslóg um at byggja umsitingarbygding til sjóvnsstýrið

til tað kunu vit bara siga tað at vit er ein siglandi tjóð og hava tørv á at hava eina góða sjóvinnu fyrisiting og sjóvnsstýrið er ein stórur partur av tí og er tí sera týdningarmikið at vit hava eina góða fyrisiting og ágóðar umstøður at hava tað fyrisitingina í sum javnaðarflokkur tekur undir i hesum uppskotunum tað er nakrar viðmerkingar tá vit hava til uppskotið evisti mann hyggur eftir fyrstu lógin er sjálvari so landsstýrismannin ella landsstýrinum ella vit royna geva heimi til landsmannin at byggja ein bygning sum skal kosta seksogtjúgu komma tríggjar miliónir

er um um tað er rætti prísurin tað vita vit ikki tað hevði kanska verið rætt at mann tók útbúgingartilfari fyrst og hugdi eftir tilboðunu sum kom inn áðrenn mann so fór í løgtingið at biða um pengarnar ella áseta hvat hvat prísurin er so tað kann væl henda at prísurin varður hægri en eftar sek seksogtjúgu komma tríggjar milliónirnar og noyda kanska tretivu milliónum so tað kann vera aktuelt eisini at koma í tingi við eini hægri og biðið mann hægri játtan tað kann tað vera tað veit mann ikki í øllum førum tað er gott at mann r farin at byggja nýtt tað hevur verið ein søga hjá sjónarstýrinum verið sindur keðilig tí at mann hevur leigað í nógv ár og sjálvandi er leiðukostnaður tað kostar hvørt ár og tað er ein rakstrarúts sum sum bleíivu við at vera sum í fleiri førum er óneyðug tá ið mann eigur tað sjálvur nú hevur mann so legið í havn eina tíð tað varð staðsett í miðvági so tað verða staðsett í sørvági og nú ætlar mann so at staðseta á giljanesi tað viktiðasta fyri meg er tað at tað kemur aftur í vágarnar so at vit hava sjóvandusstýrið har sum taðeigur at vera

við at mann hevur leiga í longri tíð so evur að kostar rættliga nógvar pengar íð leigu tað sleppr mann so undan at gera í framtíðini so har verða nakir nakrir pengar at spara í tað sum eitur leiðukostnaði langt fram í tíðina tað kundi mann kanska eisini havt hug a tá ið mann bygdi í ein bygning tí vist tú byggir ein bygning sum skal lúka tey krøvini og hýsa teimum fólkunum sum eru í dag so veit mann ikki hvussu tað fer at síggja út í framtíðini tað kann gott vera at sjóvinnuumsitingin verður størri í framtíðini tí má mann eisini taka hatt fyri um bygningin skal útbyggjast og hava møguleikan fyri tí eisini eitt annað sum eg hugsi tað er at nú hugdi eg eftir byggiskránnini ella tí uppskotinum um byggingina og har stendur tað at mann roynir at lúka øll krøv millum annað tað at mann roynir at hava umhvørvisvinarliga hitaskipaninr og annað tað er gott at mann hugsar um burðardygd og og umhvørvið har men gbað tað ikki merki um tey høvdu møguleika fyri athandilskappa ella ella rørslutærnaðir kundu hava atgongd til bygningin ætlaði at vita um landsmanni ikki kann taka hatt fyri at hava at tryggja sær at tað er eisini við eg sá tað ikki men men vónandi er tað eisini tað nokk so vanligt nú og mann gera nýbygging tað hopi eg tað er eftir hondini sovorðni ting haldi eg mann skal taka hadd fyri sjálvandi og í øllum viðurskiftum tá mann fer at byggja nýtt at mann tekur hædd fyri tí grønu loysni og fyri at rørsluteirnaði hava møguleika at koma inn í bygningin so lætt sum gjørligt

annars so haldi eg at tá mann hyggur eftir søguni so hevur verið nógvar keðiliga kanska søgur rundan um mann leigaði so snakkaði um mann um at mann hevði sopp í einum bygningi sum mátti mat flyta og so framvegis tað tann søgan haldi eg hon er et indur keðilig men eg haldi g fara vekk frá tí nú og koma til nakað nýtt har vit byggja ein bygning sum passarin lendi eg vóni at bygningurin kemur á passa in í lendi nú veit ikki hvussu hvussuhan kemur at síggja út men eg veit hvussu hvussu lendið sær út og og lendi har er ei eitt ávíst hall á og tí skal mann tryggja sær at alt lendisarbeiðið við í kostnaðinum nú veit ikki um tað kemur at at kosta eyka fyri at gera lendi til tað veit kanska í fíggjarnevndini men men í øllum førum tað er eitt eitt vakurt stað mann hevur gott útsýni í øllum førum og eg vóni at at vit nú fáa frið um hetta her tá it so færa í gongd við at byggja fáa ein góðan vakran bygning sum er funktionellur sum øll kunnu hava gleði av og nú hava vit so góðir viðurskiftir við koyring um alt landið so tað skuldu verið lætt at komið frá og til um mann hevur ørindir á sjóvendsoði hevur jú nógvar ymiskar uppgávur millum annað pappírir til til sjófólk so tað sjófólk vitja javnan á sjóvunsírimi so tað skulu gjarna verið lætt at komið allastaðni øll runt allar føroyar til o frá staðnum og tað komu vit ikkin eru góð nú u mann heur fingið tunlar og vegir su góðar tað er kanska bara suðuroyingar sum mangla enn at fáa sandoyingar koma at fáa sín møguleika nú tíbetur og so manglaðu bara suðuroyingarnar so fáa vit koyrt úr øllum oyggjum næstan í stóra oyggjum í øllum førum og tað er tá ar tað gleðiligt at mann kann staðseta bygningar á ymisk støð tí øll hava møguleikar at koma aftur og fram líkamikið veður og vind
ja takk næstur at røða er magnus rasmussen ger so væl
frú forkvina nú er tað um at byggja umsitingarbygding til sjóvinnisstýrið sum ta verðið nevnt sum tað verður nevnt so er tað eitt sindur lang søgu um um hetta her sjóvinnisstýrið var jú vestívágum og so kom trupulleikar har og so bleiv tað flutt til havnar fyribils og so arbeiddi mann við einari verkætlan um at byggja og tað bleiv ikki nakað tað var í tvey túsund og átjan tað bleiv tosað eit sindur um kostnaðin tað var trettan komma sjey milliónir men í viðmerkingunum stóð tá at tað var fjøruti prosent óvissa og tað var tí at at uppskotið var ikki so nógv gjøgnumarbeitt altso fyrireikingarnar vóru ikki komnar nóg langt so vistmaðurir segði so so táttari tíenar tjúgu milliónir við vist mann tók ta óvissuna við har var eingi byggiskrá tá ið ta kom í løgtingið men hon kom meðan á lág løgtinginum so mann ma siga tað at mann var nokk so bráður tá

nú hevur mann kanska valt ein et sindur øðrvísi loysn so ofta verður verður tað soleiðisnar at mann hevur eina byggiskrá og so prosjekterar mann og tá mann líkasum er liðugir at prosjektera so so sigur mann at nú e nú er hon komin upp móti einum fimmogfýrs prosenti óvissu ha meðan her sigur mann veitst k at nú gera satð eina byggiskrá og og visti mann lesur í byggiskránni frá landsverki so eri ikki b iggikønur men hon er hon er rímiliga ditalierað tað stendur hvussu nógvar skrivstovur skulu vera hvørjar støddir ter hava tað er ymiskar støddir tað stendur við at so husu nógv ves skulu vera og tað skal vera til rørsluteirna eisini sjálvandi tað skal vera fundarhøli sum skal vera soes nógvar fermetrar tað skal vera pryntrúm tað stendur enntá at mann skal hava hava nakað rasju har sum eisini skal vera so so stór tað stendur eisini um eitt parkeringspláss og so stendur eisini um innbúgvið tað stendur hvat skal vera næstan inni á hvørja skrivstovu í skrivvorðu og sovíðari alt hetta stendur í byggiskránni og so verðr tað boðið út ev verið við einaferð til til at bjóða út pá handan mátan tá ið eg var í kommununi og tað var faktskt nok spennandi tá er tað púra frítt til tey sum fáa hetta her materialir tey skulu uppfylla tað sum stendur í byggiskránni og so verður tað meira ella minni valt frá arkitektum ella verkfrøðingum hvussu mann desseina tað men men krøvini sum standa í byggiskránnini mugu vera uppfylt annars gjøta ikki meining tað annars hevur man ikki hildið seg eftir byggiskránni men so er ta het her við kostnaðin at mann sigur at her er ein kostnaður hetta skal kosta soov so nógv og her sigur mann seksogtjúgu komma tríggjar milliónir eg haldi at visti mann tekur í rundum tølum so svarar tað til ein tretivu túsund per fermetur men tá tá skulu vit minnast til at at tá er hetta húsið fult virkisført sum tað stendur fult virkisført he her er jú alt við og so var tað stendur eisini at teir skrivstovumøblar og annað sum restaí hevur mann í einum bygningi sum mann kann flyta inn altso eisini ha so tað skal mann eisini taka hadd fyri og grundstykki eisini tað vil siga byggibúgvingin av grundstykkinum er eisini ípi í hesun her so tað er ikki handverkara útreiðslur hetta er faktiskt fyri eitt stykki bygning seksogtjúgu komma tríggjar milliónir tað er so landsverk sum hevur mett at ein bygningur av hesum slagnum sum hevur soog sonógv rúm av av hesum ymiskum sløgunum o evur eitt hún hevur eina garasju hevur eittgrundstykki sum skal gera byg byggibúgvi klárt at seta á allar leiðingar el og varma og mann sigur kloakk og sovíðari alt tað so hevur mann mett seksogtjúgu komma tríggjar milliónir so er hetta sent til útbjóðing og vit eru her í tinginum vit vita ikki hvat htta kemur at kosta vit hava eina meting fyri athalda okkum til men vit fáa upplýst at í marsmána altso í hesum mánaðin kemur verður lisitatión so eg síggi fyri mær at vit dømis fíggjarnevndini fara at fáa mann sigur tann neyva prísin hvat tað nú blívur til fer tað at raka á hesar her seksogtjúu komma tríggjar ella niðanfyri ella omanfyri tað dugi eg ikki a at meta um men tí kundi eg hevði eg hildið taðvar skila betri at mann hevði tað áðrenn mann kom í í tingi tað og tað er tað eisini tað sum til dømis fíggjarmálaráiskrivar ha í síni viðmerkingum til hetta her og umsitingin her skrivar eisini at er hetta nú búgvi til at koma á ting ha so kann mann siga ja men ta verði so ofta fyrr at taðg ikki verið ordiliga búgvi sum eg nevndi í tvey túsund og átjan tað hvar eg ikki ein gong ein byggiskrá men tað er einki forsvar og tí haldi eg sjálvur at at mann kundi gott bíða ein mánaða til og so havt tað líkasum fylt teimum reglum sum vit eiga fyriat halda okkum til tað tað er so mín persónliga meining um hetta her tað sum so er eisini tað er at eg havi líka hug at nevna heta her við at at at byggja ella leiga eg veit væl at ta eg sikkurt fyrimunur dansar u báðum men vistu vit taka eitt dømi so fyri nøkrum fáum árum síðani so var tað vilst vit taka á almannaverki tá eg veit ikki um tað var almannamálaráðið men í hvussu er almannaverkið leiga nú ein bygning sum ein privatur bygd veldiga stóran bygning og eg haldi at tað hevur riggað ordliga væl sum eg havi skilt altso tað er eisini ein máti at gera upp á og tað hevur mann gjørt í politisku skipani har sum almannaverkið er nú r arbeiða kanska eini hundrað fólk tað er ein privat fyritøka sum er bygt á og leiga tað so til almannaverkið og sum eg havi skilt sum havi spart bæði innan fyri orku og og og viðlíkahaldu sleppu mann púra frá brestur ein pera ella ein rúter brotnar jamen so er tað uppi í at húsavørðurin kemur og skiftir hetta her tað er eisini ein mátt at gera tað uppá tað haldi eg eri kanska eina størri diskussión sum vit eiga at taka hví skulu vit altíð byggja jú tað kann vera gott at eiga ogsovíðari men so mugu vit eisini vera so mikið at okkum komin at vit halda tað líka annars sjótas slett ikki meining so samanumtikið sambandsflokkurin tekur fult undir við at sjóvinsstýrið fær ein góðan funktionellan bygning og at hann er vestur í vágum tað havi er tikið undir og haldi í øll politiska skipanini tað er eingin ivi um tað hetta erst ein annar máti at bjóða tað út uppá enn ofta hevur verið gjørt men eg haviriðvið til hendan her og hann hann sjálvandi kann hann eisini fungera men vit vita ikki ordiliga hvar vit enda tað vita vit ikki vist tað var at prosjektera um mann hevði fingið tilboðini inn so visti mann meira neyvt og tað er tað sum mann líkasum ofta í tí almennu skipanin her havt altso fyrireika nú málini betri og so kom so langt eisini við tí fíggjarliga soleiðis at óvissa verður so lág sum møguligt vit kenna vit pjøva ikki at nevna allar hesar søgurnar har í tað so mangla pengar í og so má eina eykajáttan tí at fyrireikingin hevur ikki verið nóg góð og kanska ikki alt tikið samanumtikið so síggja vit positivt upp á at sjóvinnisstýrið farið sín bygning vest í vágum og hetta málið kemur til viðgerðar í fíggjarnevndini og eg havi hvussu her tað vóna um at vit fáa tey veruligu tølini áðrenn vit ordiliga fara at viðgera heta her málið í fíggjarnevndini annars skal hetta sjálvandi fáa eina góða viðgerð takk fyri
ja takk har er ein viðmerking frá jóhannes joans
gersovæl takk fyri frú forkvina ja nú veit magnus rasmussen eisini at tað er vakurt í vágum men eg hugsi bygningurin hann skal hava en funktionalitet og hann kal hava ina eina ein útsjónt og han liggur í einum einum øki sum sum sum hevði riggað væl vist tað var eisini ein bygding sum tók seg væl út í økinum veit magnus rasmussen hvør er tað sum skal taka støðu til og hvussu verður støðan tikin til verða atlit tikin til bæði tingini ella verður tað bara funktinaliteturin sum verður avgerandi og kostnaður takk fyri
ja takk magnus
jtakfyri hara formaður eg rokni við at kanska landsstýrismaðurin veit eur kanska meira nágreiniliga svara upá hatta men tá ið tú bjóðar út up hendan mátan so eru arkitektar og byggifyritøkur inni og tí trúgvi eg at visti mann fær fleiri tilboð so komma hava øgiliga ymiskt snig men sjálvandi tá ið vit byggja í bygdini so skal hava vakur hanskar fellin í lendi ha men so er tað tað hvussu passar tað við prísi altso tað kann jú vera tað at tað er lættari at byggja ein bygning ella helst er tað tað fyri seksogtjúgu milliónir enn visti tú skalt hava eina arkitektoniska perlu men men at vit fáa ein ein ein vakran bygning sum liggur í einum vøkrum lendi tað tað mugu vit so vóna men kanska landstýrsmaðurin veit meira ítøkiligt í hvussu mann fer at velja takk fyri

tað var fullvelts landsstýrið sum í tvey túsund og tvey staðsetti skipa síðuni í vesturvágum og tað haldi eg bara skul at sláa fast at tað taka vit sum fólkur øfult og heilt undir við framvegis staðin í tí er tað eisini rætt av landstýrismanninum at kom niðan í tingið við einari verktastóð sum leggur upp til eina ávísa staðseting so tann diskussiónin ikki tekur seg upp aftur um hvar ið skipasíðn ella sjóvevnisstýrið skal eg skal húsast í landinum tað hevur av stórum týdningi at at vit sum heild hava tað fyri eygað at tá ið nú vit binda landið saman at og tað verður so lætt at flytast úr einum staði til annað at at vit eisini skipað tey almennu arbeiðsplássini so væl sum gjørligt sjálvandi skulu vit ikki skulu vit ikki taga høvuðsstaðin sundur men tað erliga týdningarmikið at vit hava tað fyri eyga at vit royna t gera tað so liviligt sum gjørligt kring landið alt soleiðis at fólk eisini kunnu hava síni arbeiðspláss í støðuni har sum tey búgva uttan at nýtast at skula ferðast land og ríki runt fyri at fara til arbeiðis

tað eri øgiliga gleðiligt haldi at mann fer at byggja einnýggjan stovn til sjóvinnisstýri kundi kanska beinanvegin tikið við háttinum spurninginum um um um leiða ella at eiga eg haldi ati vit hava dømur upp á at tað at tað erat tað kann bæði vera praktiskt og skilagott at leiða men men til landsins stovnar sum heild haldi eg at vit skulu syrgja fyri at tað eru tað er bygningar sum sum føroyafólk eigur til at hýsa teimum stovnum sum sum sum landið varar av so erla so tað haldi eg má vera mál hitt kann vera ein ein ein neyð loysn ella ein ein fyribils loysn men men vit mugu hava sum sum mál at tað almenna sýni tak yvir høvdi til till tær stovnar sum landið varar av í sjálvum uppskotunum sum leggur upp til at vit sulpa brúka í sær seksogtjúgu komma tríggjar milliónir krónurnar fyri teir smáar átta hundrað fermetrarnar og eg haldi tað er nakað minni vídd enn upprunaliga vst eg minnist rætt nú havi eg verið eitt sindur uttan fyri uttan fyri skipanina tí eg haldi mann snakkari um níggju hundrað fermetrar at byrja við og eg kundi hugsað mær at spurt landstýrsmannin hví u mann hví er mann nú sker hundrað fermetrar burturav bygninginum tí at vit vita tað at tað næstan altíð er hinvegin vit bara tann glaigi tann glasligu glasir og

sømi seg viðsu snakka um tvey túsund og einogtjúgu hvussu vitskula fyriathalda okumið fyri almennari bygging tað er øgiliga gleðiligt at og eisini sum tað eisini nevnt her mann baði skal taka hædd fyri tí tí tí grøna orkuskiftinum og ikki minst at mann tekur hædd fyri rørsluteirruni eg haldi ikki tað johanes joensen var inni á tí eg haldi ikki tað eir tað vera nakað iva um tað at vit í dag ikki byggja nakað frá almannari síðu sum ikki tekur hædd fyri at at rørslurteirnaði fólk fáa brúkt tað heilt til fulnar kundi kanska sum eitt eitt lítiðsíðulop sagt at tað tað er eitt sindur løgið at vit ikki hava gjørt teg tá ið vit sagka um sjóvinnustýrið at vit ikki hava gjørst meira burturúr at skipa eitteitt veruligt sjóvinnusavn

ellaella eitt fiskivinnusavn í føroyum teimum hugsar um at vit eru ein ein fiskivinnutjóð ein sjófarandi tjóð í so nógv ár tað ett sindur løgið at at tann parturin sum onkursvegna skal lýsa tað samlaðu bragdarsøguna hjá okum á sjónum at mann ikki hevur gjørt meira burtur úr tí tí sjálvt um tað kanska ikki er so nógvar spurningur í dag um at yvirliva við teimum fiskiførunum sum vit hava so hevur tað sanniliga verið ein spurningur um at yvirliva við teimum fiskiførunum sum vit hava havt tá tú tekur árabátin og fram til dagin í dag og allar vannlagnurnar rættari sagt hava staðist av at vit hava havt kjallina á sjónum so eg haldi tað er kanska nakað við sum samlað politisk skipanin áttu at at tikið til okkum í størri mun nakað sum sum vildi vildi heiðra tann innsassin sum liggur í at at hava verið ein ein ein sjósøkjandi tjóð heilt frá byrjanini av sum sum sum logiskt eisini er

tað er ilt hjá orkum at meta um hvat er tann rætti prísurin men sjálvandi er ý e týdningarmikið at tað grundarlagið vit hava at royna at at sjósokum fram til ella meta prísin at tað grundarlagið er so gott sum gjørligt og eg haldi tað ati vit koma til viðgerðar at viðgera landssjúkrahúsið aftur seinni í í dag eg haldi at vit sum samla politisk skipan
færnógvar óðfyr í salinumja tað er í lagi forkvinna eg haldi at vit sum samla politisk skipan mugu vera dugnaligari til at at at krita vøllin upp í mun til tær byggiætlanina sum vit hava eg haldi ikki at vit skulu brúka alla vertsins orku upp á tey málini sum eru farin og sum eru farin heilt av sporunum mentað er øgiliga týdningartmikið at vit brúka tað sum grundarlag fyri tí sum vit byggja á nýggjum nú standa vit fyri framman at taka støðu til eitt erv hesin bygningurin sum vit umrøða í dag eitt annað er bygningurin sum skal byggjast úti á úti á argjum øtil tilfólk ella børn við autismum og vit hava aðrar byggingar eisini sum standa fyri framman tað sum má standa eftir aftaná hesar dýrtkeyptu royndirnar sum vit hava tað er at vit fyrireika arbeiðini væl og virðiliga og allarmest at ábyrgdin er púra greið hvør hevur ábyrgdina av hvøroyum tá ið byggjast skal tí hetta her syndaliga keðiliga eftirspælið av tí sum skuldu verið glasiligar ætlanir hjá bæði bæði teimum sum dag situ í í íí í samgongu og teimum sum hava sitið á andstøðu altso tað er forsyndarligt at mann at mann brúkar bæði hálvar og heila milliardir sum skuldu verið sólskins søgur út um alt mark og meginparturin av umrøðuni og kjakinum tað fer í íjúst tí øvuta altso tað mann kann ikki selja so góðar søgur so illa sum vit hava gjørt bæði við glasir og og tilladlandssjúgrahúsinum heta hetta er ú fantastiskt altso tað tað r heilt einastandandi tað saman við bygninginum sum nú stendur fyri framman við við sjóvinnis síum og vágumi at vit vit kunnu fáa ein ein nýggjan fínan bygning til tey fólkini sum gera eitt eitt væl arbeiði fyri at royna at atathalda skil á tí føroyska flotanum og halda sín part av skilunum í tí føroyska samfelagnum so tað stær endir fíggjarmálaráði siga at teð prosjekterað fram til verkætlaninar og uppskot áðrenn verklagslóg verður løgd fyri tingi ja eg veit ikki hvør heilt hvør tann rætti leisturin er men eg haldi at flokkarnir áttu uttantings ella ikki nógv vendisk inni í tingsjalinum tay átti at tikið tað diskussiónina á tað arbeiðið saman andstøðu samgongu sigra hvussu grýpa vit byggjuætlanir n frameftir tí tað tænir øllum okum nógv betri um vit fyri tað fyrsta fáa avgreitt byggjiætlanirnar væl og virðiliga og at vit eisini fáa brúkt pengarnar sum skattgjaldarin brúkar til hesar ætlaninar so væl sum gjørligt men yvirskipað er einki ivast í at tjóðveldið stendur fult og fast aftan fyri hetta her lógaruppskoti vit løgdu okara stóra trýst á at at fáa málið yvirtikið á sinni og tað var fullvalis landsstýrið sum tvey túsund og tvey staðstaðsetti tjóvinnus í vesturuvágum og tað tann heiðurin takt okum og hann fara framhaldandi at standa aftanfyri takk fyri takk fyri har vóru nakrar viðmerkingar jóhannes joensengr
væl takk fyri frá fortløvnna ja heiðurin ádi ig gjarna taka tað er einki problem bara vit fáa bygdarnar vestur s o alt lagi tað sumeg hugsi tað eru búra samdur í negvan sín sum hann førdi fram millum aldað annað vísti hann á at bygningurin hevði staðið til at skula vera níggjuhundrað kvadatmetra ella fermetrar og nú er hann átta hundrað eg vísti eisini á at fyri tá iðg hevði orðið at møguliga verður tað neyðugt at byggja út so kanska eg má taðikki hædd fyri tí tí tað stendur í útbúvingafarin um at tað er verandi tørvur mamman eisini ver eitt sndur framsígin og hygja eftir hvussu tørvurin fer at vera í framtíðin tað er að kanska viktugt at hyggja eftir tí annars so var pállar rennu tókvu inni á hetta i við sjóshøgnum eri vitandi um at tað eru fleiri lokal sjósøvndr í føroyum eg veit um eitt sum hevur ver í leirvík og okkurt verið í klaksvík ið veit eiftir í vágum eisini í í uppsegling miðvági so tað eru fleiri lokal sum sum royna at fáa
ja takk pollareyna
gersætakk fyri jóhannes joensen til sjóvsøvni fyrst tað er tað er bara frálíkt at tað er lokal intiativ sum sum sum vilja varpa ljós á tann partin av okkara søgu og og kunnoygnu um tað men eg haldi tað stendur eitt sindur í einari andsógn til eina fiskivinnutjóð sum vit eru og sum ava sum hevur verið okara høvuðslivibreyð í so nógv ár at vit ikki hava eitt glasiligt fiskivinnusavn sum lýsir alla okkara fiskivinnusøga tað tað haldi eg tað tað átti at verið líka so jálvsagt sum sum tað at tað er fiskurin sum føðir okkum hvønn einasta dag vivekjandi støddini á bygninginum eg eg halditað r øegiliga týdningarmikið at at vit ikki at vit ikki byrja at klípa eitt ella annað fermetrartal niður á eittlannað við tí fyri eyga at fáa kanska onkra fíggjarliga kabal at hanga saman tí einki er verri enn at síggja hesar føgru estetisku bygningarnar sum seinni verða verða misfarnir tí at mann ger okkurt upp í tar tað haldi eg sindarligt at síggjaak

ger sovæltakk fyri frú forkvina ja eg var rættiliga samdur við øllum tí sum pollarenatigur førdi fram og hetta her at vit skuldu ikki fokusera upp á tað sum er farið sum ikki hevur gingið val man vit skuldu læra av tí og taka við frameftir og so hesin r spurningurin alla tíðina hvør situr við ábyrgdini altso hvussu kunnu vit altso hvussu kunnu vit nú seta vit fleiri faktiskt nýggj byggjaríígongd hvussu kunnu vit tryggja at hetta ikki endurtekur seg hesar her keðiligu søgurnar tað haldi eg hevði verið óalmindiliga gott at at tað má ikki vera soleiðisar at tað fer at sporinum men vit mugu læra tí sum er hent men ikki bara sparka eftir tí takk fyri
ja takk
sætakk fyri formaðurin eg eri samdur við magnus rasmussen í at at vit blíva øgiliga lítið størri og øgiliga lítið klókari av at sparka eftir tí sum farið her ella sum hevu gingið g illa tvørturímóti haldi tað ger kum bara eitt sindur eitt sindur fátækar og kanska eitt sindur í minni í í í virðing og tygd men vit eiga at læra av av teimum feilum vit gera bæði sum politisk skipan sum tjóð og her er eitt upplagt høvihaldi við teimum teimum teimum byggiverkætlanum sum eru farnar afturum sum vit nú so ella so royna at at at fáa at at riggað væl at vit fyribyrgja at tey byggistiðini sum koma hereftir at tey eru væl væl úr hondum greidd og væl loystir lagdu og eg haldi at tann samlaða politiska skipanin eg haldi løgmaður átti at kalla inn til at til allar flokkar at fáa siga hvussu hvussu syrgja vit núm fyri at hesi hesi viðurskiftini verða verða best hæggreidd framyvir
takk fyri ja takk so er tað høgni hoydal ger so væl
frí forkvinnan tað var akkurát sum at herðan er for sentra upp tá eg hoyrdi røðuna hjá pállarinum tí hon var eitt myki konstruktiv og fekk okkum at at at hugsa sum pállarinum sigur hvat hvat eiga at vera errin av og hvat vit kunnu fáa bortúr og læra okkara mistøkum og eg var eitt sera íblástur av tonkin pállarinum tú um um sjósavn ella sjóvinnusøvn yvirhøvur í føroyum á sjóvinnusavn og eg veit ikki uppá at pállarin hevur kunnu hugleiðis sindur meira um tað tá tú nú í vestur vágum hann sigur at tað vil heldur ikki vera so smáli at vit ikki kunnu at vit ikki bara skeroglúva burturav so hevði tað verið upplagt í vágum at mann kanska gjørdi eitt savn sum var fyri grønlandsútróður sum sum hann var um alt landið men serliga nógv í vágum har var birtur liða so og har var kristofur bátarbyggjaran so tað kundi vera eitt gott hugskot og eg má siga at eg slá ikki hugsa tankarnar tað var sera íblásandi
tlareyna á túgvu ger so væl
takk fyri til høgn hoydal ja tann parturin eg haldi tað er tað er eitt sindur eitt sindur syndal við sum mann skal vera púra erri at vit sum fiskivinnur tjóð ikki hava gjørt meira burtur úr tí vit kunnu so ótvarpandi øll spæla okum við allar tankar og vita alt kostar pengar men vit hava eftir tá hondini ikki so fáar bátahylar ella hyljar sum ikki eru so nógv ið brúki longur kans havnir eg haldi at tey verða nokk so upplagt at mann skipaði okkurt av teimum økjum sum eitt veruligt fiskivinnusavn har sum tú kundi havt flótandi flótandi skip sum umboða tey ymisku fiskivinnutíðarskeiðini ella sjóvinnutíðarskeiðini í føroya søgu tað kunnu mann gjørt tryggur nokk so væl enn men men men men tað er kanska í evstu tíð í mun til summar partar av av flotanum sum vit hava havt tey farnu árini takk fyri
korínu ja takk næstur at røða er wiljustinussen
takk fyri frú forkvinna tað er uppskot frá helgja abramsen um at byggja ein umsitingarbygning til sjónstýrið og tað er avgjørt fyr langari tí síðani at sjónstýrið skal liggja vestur ur vágum so vit inni í eysturoynni fara ikki at koma við nøkrum alternativum mótuppskoti um at leggja sjóstýrið inn í eysturoynni hóast tað hevði uttan iva ligið væl har inni eisini men kanska landsstýrismaðurinkann hugsa um okkurt annað øki í staðin fyri sum hevði ligið hevði ligið væl inn í eysturoynni núnú tað er so stutt ímillum eisini og tað er blivið øgiliga trongt her í havnini nú ætlar mann at byggja eitt tjóðleikhús mitt omanyvir alt sum annars er her onkur segði at tað ger einki um mann tekur atløgubryggjuna hjá nólsoyar siglingin tí at tað er so óregluligt allíkavæl at tað bilar einki um mann tekur tað til tjóshavn men inniinni í eysturoynni er gott pláss altso bara vissu landstýrisfólkini høvdu gloymt tað at tað er møguleika aðrastaðni enn í havnini at byggja eisini

og annars er hetta ikki akkurát eftir teimum mannagongdum sum vit hava vænt okkum við at brúka tí at verkætlanin er í løtuni í útboð sum heildaenteprisa tað vil siga at tann sum vinnur útboðið hann bæði teknar ella hon bæði teknar prosjekterar og byggir so vit vita í í løtuni ikki akkurát hvar málið liggur men sum eg skilji uppskotið so so sigur mann at tað skal hvussu ikki kosta meira enn seksogtúgu komma tríggjar milliónir kanska tað kann kosta minni tað

og eg eri samdur við millum annað pollareynatúgvu tá ið hann sigur tað at tá ið mann te i man byggir nýtt í almennum reski so haldi eg tað hevur týdning at mann byggir nóg stórt tí at byggja vit átta hundrað fermetrar teir síðstu tvey hundrað fermetrarnar viss vit bygdu túsund teir eru ikki líka dýrir sum teir fyrstu átta hundrað altso tú tú fært nokk so nógv við í keypinum um tú um tú bara gerst bygningin eitt sindur rúmligari men eg gangi eisin út frá tey fólkini sum hava sitið í sum sita í hesum arbeiðsbólkinum hava hugsað um at bygningurin skal eisini verða til í morgin og tað skuldu undra meg vissu hann bleiv for lítil í morgin tí tað gangið út frá at øll eru tey sum sita í einum sovorðnum arbeiðsbólki eru greið yvir ella er hitt alternativ tað er tað at landsstýrismaðurin hevur sagt tað at tað skal ikki vera størri en hattar tað kann man kanska greiða frá undir øllum umstøðuni eri eg tillagingar av tá ið mann ger íløgur fyri tað almenna at mann ikki sparir í sjálvari íløguni tað vil siga at mann ger tað ordiligt hinvegin so eru heldur ikki tilleigingari av at mann eislar altso tað skal sjálvandi vera ein balansa vit hava havt onkur

dagarnar hvar ið eg haldi at mann hevur kanska brúkt í so nógvar pengar upp á tann arkitektoniska partin í í mun til tann funktionella partin og tað má vera ein ávísu javnvág í tí soleiðis at vit ikki fara heilt út av sporinum eg haldi at ein ein bygging fer í gongd nú innan fyri ikki so langa tíð til ein serligan bólk sjálvandi sum hvar ið fermundaprísurin er heilt uppi á einogfjøruti túsund men tað er so til fólk við serligum avbjóðingum og tað er ikki talan um í hesum førinum hetta eru fólk við sum ja teiteirra avbjóðingar eru meiri tær tær regluverk og annað sum tey umsita enn enn annan men slíkir bygningar sum hesin hetta er skrivstovubygningar og burdu verið av tí allar bíligasta slagnum per kvadratmetur hann sigur pp á tann mátan men sjálvandi eg síggi tað atmann í í í sjálvari byggiskránni so er mann farin øgiliga øgiliga detaliera til verka so millum annað sigur mann um matarhølið tað eru nú ikki øll arbeiðspláss við seytjan starvsfólkum sum hava matarhøli og køk har sigur mann at matarhølið og køkur skuldu vera í sama rúmið køkurin er ætlaður til at starvsfólk kunnu sjálv gera sær heitan mat køkur skal innráta sítt køksoyndin í minsta lagi fimm stykkir á trýss sentimetur breið undirskáp og umframt borðplátu og so sigur mann víðari at køkurin skal vera hvítur og slitsterkur altso mann hevur sett lit á køkin enntá borðplátan skal vera myrk slitsterk og løgt at halda so mann er farin ordiligan í detaljurnar fyri at lýsa verkætlanina men tað er væl soleiðis ið í sovorðni ting skulu gerast og so er tað gjørt og so e so so er loysnurin lagtur og mann hevur í verkætlanini tikið hædd fyri at øllum tí sum krevst í dag at rørsfurtarna hava góða atgongd til bygningin og mann ætlar at hava jarðhita í hvussur eina luft til vatn hitahitapumpuskipan tað haldi eg eisini ljóðar skilagott so samanumtikið so haldi eg hetta her er hetta sær út til at vera ein skilagóð verkætlan takk fyri
frú forskriva takk fyri nakrar viðmerkingar tann fyrsta frá jóhannes og joan
hann sær so væl takk fyri fólkuna eg hugsaði nemliga at biljusinusin nevndi tað við við fermetrarprísinum nú er tað tekning og prosjektering alt í kostnaðinum tað er væl ikki vanligt tá ið mann byggir eg hugsi at tað kann eisini dyrka eitt sindur so tá mann hyggur at fermetrarprísinum so skal tað hugsast at tað verða lýsingur meir tá mann skal eisini tekna og prosjektera bara ein viðmerki takk fyri
takk fyri at bylja og
stinessen ger sovælja tað er tað er púra rætt og tað dømis sum eg nevnd í áðrenn har var enn tá eitt parkeringspláss við hegni uppi í eisini fermedrarprísinum so tá blívur tað sjálvandi eisini uppá dýrari pr fermetur tá ið vit tosa um fermetrarapríl so burdi tað kanska verið ein definitión av hvat fermedrarprísuri var og hvat var við soleiðinar at tað var samanberiligt men tað blívu ikki serliga samanberiligt tá ið ið alt møguligt annað er uppi í eisini ha tað er tað er rætt sum jóans juansi sigur
páll a reynatúgvu ger so væl
takk fyri biljustinussen var inni á hugsanini um at teir síðstu fermetrarnir kosta ikki so nógv sum teir fyrstu og tað er nokk soleiðis í bygging at tú tú fær tú fær meira fyri krónuna teir síðstu fermetrarnir enn teir fyrstu men í hesum uppskotnum stendur eg haldi orðarætt at at uppskotið viðførir ikki øktan rakstur men vissu eg ikki taki feil so leiðar mann í dag og visti mann aftaná bygningurin er bygdur eiður so skuldi mann havt møguleika fyri at spart uppá raksturin ella hvussu er taðtakk fyri
ger so væl
skilagott eg veit ikki hvat raksturin av einum sovorðnum bygningi kostar sett upp ímótur hvat leiga av einum bygningi kostar men eg vildi næstan mett at tað er ikki tann stóri munurin allíkavæl tí hetta her er ein nýggjur bygningur kanska er eitt sindur stórur í mun til virksemið akkur í í dag við við tí rakstur sum hann hevur við sær meðan leiðimálið við stað til dømis er í einum gomlum leiðimáli hvar tey sita trongt og annað so kanska so kanska tað er kanska ikki tann stórur munurin í øhiti men tað veit landsstýrismaðurin takk fyri
takk fyri og tann næsta røða verður landsstýrismaðurin helgi abramsen ger so væl
hetta er ei eitt einkult mál ein sera stuttur lógartekstur her eru tvær paragraffir onnur sigur at landsstýrismaðurin fór heimi til at byggja eini umsitingarbygning til sjóvinsstýrið ogsu í mesta lagi má kosta seksogtúgu koma tríggjar milliónir krónur og hin paragrafurin sigur nær lógin kemur í gildi og nærum fer úr afturgildi so hetta skuldi verið einfalt men so liggur áit skjal við uppskotinum frá fíggjarmálaráðnum sum mælir frá at uppskotið verður lagt fram áðrenn tilboðini eru komin inn og eru viðgjørd vit hava valt at fáa rætta talið við frá byrjanini av og tað talið hava vit ikki enn talið seksogtjúgu komma tríggjar milliónir sum verðr nevnt í uppskotinum tað er ein meting sum landsverk hevur gjørt men arbeiðið er boðið út og tilboðini tey fara at koma inn fyrsta dagin eg haldi seksogtjúgundi mars er er dagurin tá ið tilboðini skul var komin inn og tá øtí varð hildið at vit kundu leggja uppskotið fyri tingið áðrenni vit høvdu fingið hetta talið inn so og so kundu vit rætta tað til meðan uppskotið liggur í tinginum soso lógin kemur at samsvara við prísin á valda tilboðinum hin møguleikin hevði so verið at mann fór tingi við seytjan atkvøðum og og la seytjan undirskriftum tá tilboðini eru komin inn so vistu tingið alt fr á byrjan av og úrslitið av báðum fórum hevði tann ferði tað sama altso báðum førum so høvdu vit samtykt áðrenn tingið fór heim at hesin bygningurin skal gerast men men sjálvandi eg skilji væl kritikkin hjá fíggjarmálaráðnm eg skal koma inn aftur á tað tað var í tvey túsundog tvey at avgerð varð tikin um at sjóvindsstýrið skuldi halda til í vágum hví mann valdi ta staðið tað kundi e fólk hava sína meining um og um tað er rætta staðið og alt hetta her nú nevndi biljustinussen at at eg kanska skuldi hugsað meira um eysturoynna og altí gott um tað men men men so bleiv tað hatta bleiv so staðið til valt tá og eg haldi ikki t vit skuldu fara at ríva tað upp aftur g dugi heldiski at síggja at tað

ein útleigari innrættaði nøkur høli sum til endamálið talan var um ein smiðjubygning sum bleiv innrættaður við til við skrivstovun í mai tveytúsn og sekstan so mátti sjóvinsstýrið flyta úr bygninginum tí tað var ikki longur metta vera egnaðir til endamálið hjá ella virksemið hjá sjóvunsstýrinum samskifti var um at it gera ábøtur á og og umvæla bygningin men hesar ætlanir tað bóru so ikki á mál og ætlað var tí slept og leiðurmálið tað bleiv so sagt upp sjónstýrið kannaði hvørjir møguleikar vóru fyri at flyta í onnur hóskandi høli í vágum og kanningin staðfesti so at eingi høli vórðu tøk serliga var tað støddin sum var sum avmarkaði møguleikarnar ein roynd var s gjørdi at seta leiðurmálið í útboð og har kom tvey tilboð inn men leiðurkostnaðurin varð so miki høgur at mett varðat so skilabet betri at byggja nýggjan bygning til endamálið í vágum sjóinsýr húsast nú í leigaðum hølum í havn sum ein fyribils loysn til nýggjar umumsitingarbygningur er bygdur fyri trimum árum síðani fekk távarandi landsstýrismaður materiellu heimildina til at

tað varð mett at bygningurin fór at kosta ókkustaðni millum trettan komma sjeyog fimtan komma níggju milliónir krónur umframt innbúgv men tvey túund og átjan varð so fyribils tikin avgerð um at bíða við hesum her man helt at tað var for nógvr ferð á samfelagnum og tað fór nógvir almennir bygningar sum blivu gjørdir samstundis og tí kom hann politiskla niðurstøðu at tað var rættasta at bíða eitt sindur við hesum her øhso kannmann sjávandi spyrja hví bleiv tað so nógv dýrari tí at tí at tað eru talið sum nú stendur á uppskotinum er er munandi hægri enn tað sum stóðast tá og sjávandi har eru fleiri orsøkir ein orsøk er grundstykki t tá skuldi mann tá skuldi kommunan gera grundstykki byggibúgvi o og so skuldi tað ikki verað partur av kostnaðinum hjá landinum og annars kenni ikki so nógv til uppskotið ella tann bygningin mann tosaði um tá

men eg havi so hvussu var hogn av attí tað er breið politisk semju um at vit eiga at fara at gerahanda bygningin nú og attan eigur at vera í vágum og tí havi eg lagt eitt uppskot fyri løgtingi tað verður nakrir nakrar viðmerkinga at naka spurningar frá framsøgufólkunum sum eg ætlaði at siga eitt sindur um øja johannes joensen hann spurdi um um møguleika hjá rørslutarnaðum og og at flytast runt í bygninginum og tað stendur í byggiskránni á síðuellivu at tað tey tingini skulu vera í ordan tað vil siga at at tarnar skuldu bæði hava góðan møguleikta at koma at fáa atgongd til bygningin og at flyta seg runt í honum

øja og so bleiv nevndi hanna eisini ettar við útsjóndini og har stendur eisini í í hesum her byggiskránni at bygningurin skal bera bráð av at halda fast við maritimt virksemi har eru eisini nakrar treytir fyri tí at haðn skal síggja út soleiðisnar at at tað ber bráð av hvat hvat gongur fyri seg har ø magnus rasmussen hann spurdi ett sindur um hatta her við við prísinum og hann nevndi eisini ter við við at málið kom niðan so seint eg hevði sjávandi ætlað tað komo niðan fyri men so var tað tað at tað dró út við at mann skuldi býta um tvey grundstykkir og og eg veit iki hví tað tók so langa tíð men tað dróð út og og tað sama við at fáa hetta her tilfarið klárt ella útbjóðingina framda so tí tí bleiv tað so seint tíverri og eg skilji væl at mann mann sigur at mann skuldi havt tað endaliga taluð við longum uppskot kom niðan tað tað hevði eg eisini ynskt men soleðinar bleiv og hin møguleiki v so verið at komið við tí seinni við seytjan undirskriftum og eg veit iki eg haldi tey givið sær uma úrslit ja pollarenatygvum spurdi hví tit skorið av bygdingin hnn minti athann var størri fyrr altso taðn taðn fyrri fyrra uppskotið eg veit ikki akkurát eg veit ikki so nógv um tað fyrra uppskotið men men tað var onnur eitt sindur av øðrum virksemi sum skuldi vera í tí bygninginum eisini tá tosað hon um at man skuldi yvirtaka vitaverkið og í tí sambandi skuldu okkurt srivstovu inni í tíbygninginum og har skuldi te nokk eisini nøkur fólk í samband við flogvøllin eisini halda til har og tey eru so ikki inni har nú so haldi garasjian er minkað lítið sindur í mun til til til tað fyrra uppskotið annars haldi eg at bygningurin annars er er ikki skorið burturav og tað er ikki skorið burturav fyri at spara eg haldi at bygningurin er er soleistar sum mann mann heldur at tørvurin er tað skuldi lokið øll tey tey tey krøvini

tað sum bleiv spurt um ja so hesin prísurin r sekstan komma tríggjar milliónir tað er ein meting sum landsverk hevur gjørt men tilboðini koma inn á eina komandi døgunum og tað kann vera at tað verður tað rakar beint á har men tað kann eisini bæði vera dýrari og bíligari altso tað tað vita vit ikki hetta er metingin og og so koma tilboðini at vísa hvat hvat endaliga úrslit verður eg haldi tað var tað sum eg hevði at sigað um hettak
takk fyri so koma vit til viðmerkingarnar tann fyrsta er frá kristianum
andreasengersæja takk fyri frú forkvina eg haldi tað at tað er ikki rætti anna gongd at koyra uppskot neni løgtingið áðenmannman en ann kn kennir prísn og tí vit skita her og viðgera eitt mál hvat vit ikki kenna hvat egnan kostar eg havi onga grundgeving o hoyrt hví tað skal vera neyðugt at koyra niðan áðrenn mann kennir prísin og vissu vit eru samd um tað so er tað innsana serlign undirskrifti hevði einki havt upp á sær ein heil fyrsta viðgerð er farin nú uttanat vit egna kenna prísin vt vprísurin hækka fá frá fyrruav frá fimtan sekstan miliónir upp uppá seksotj miliónir og vit ána ikki hvat hvat hvat ið íuin ljóðar uppá so eg haldi at t mann eigur í framtíðini at bera meira at gera sær meira asvera meira í grundrivn í málsviðgerðin tá man drega seg um álmena bygging og næsta mál um it hava skúlani um hábygningin ereitt gott dømiásamin takk fyri ffrú forkvina

har mð eri púra samdurkhistin andreasen atað at vit eiga at kenna prísin árakvom niðan og eg hevði hug at fara niðan um seytjan undirskriftum men millum annað flokkurin hjá christin andreaseni við landsstýrinum vildi hava tykkum niðan beinanveg men tað er úrslitið blívur ser tað sama so tað skal ikki skilja okkum men eg eri púra samdur tíð atr tað vr bestu seg kendu prísin áðrenn kom niðan her takk fyri

reinatygvum ger sovælja takk fyri forkvinna viðvíkjandi støddina á bygningini eg haldi tað er øgiliga týdningarmikið at at vit ikki mjatla burturav bygningunum í mun til tað sum mann hevur ætlað upprunaliga tí einki er verri enn at síggja hesar bingjuloysnirnar sum standa sløddar rundan um stásiligar bygningar eg sigi ikki atað ikk kann brúka so neyð loysn men tá ið mann fer undir at gera eina eina eina ætlan fyri fyri ein stovn har sum tú kanska ska síggja fimmogtjúgu tretivu hálvtrýss ár fram í tíðina so er so er hvussur at royna at taka hædd fyri at hesin bygduring tekur seg væl út eisini sum sum sum ein eusturetisk eind og ikki ikki gerassavnarsavna vánaligar loysnir eg eri rsovr samd við tí sum kristin andreasen var inni á at at hoyrra tikið hvussu vit grýpa byggiætlaninir an hevur týdning at vit finna felags degum tað í samlaða politisku skipanini tíforsøgan hon ræðir hvussur rættiliga nógv
takk fyri
uja takk harra nei frú forkvinna skal tað vera tað er soleinar at støddin á hasum bygninginum er soleiðis at mann metir at tørvur á virkseminum tað sum var eitt sindur størri í tí upprunagaupskotunum er mær fortalt av tí at mann alt hava annað virksemi sum ikki hevði beinleiðis við sjóvins tíð at gera inni og tað er ikki har longur so tað er ikki nærslagtur av bygninginum og visti han hyggur í byggiskránna so stendur eisini at at annkabygdingr var gjørdur soleiðisnar at vit møguleika fyri t útbyggja vistu tamandi tørv á men men tað sum ð sum tað liggur nú so er hatta ein bygningur sum fult út lýkur tær treytirnar at at hann hann nøktar tørvin hjá nstýrinum øhog eg eri annars púra samdur við pollarenatúgvi við tí at sjálvandi eigari vit at hava talu við tað koma niðan o har komu nøkur ting inn og mær evða dámt betur hina loysnina at mann fór niðan við seytjanundirskriftum men men tað var okkur annar sum vildi hava taðupá hendan mátan og tí bleiv tað so
akktakk fyri at jóhannes joens
gersovæltakk fyri rúfrú forkvinna eg hugsaði bara at at spyrja lanstúrsmannin um tíðarkarmin hvussu tað sær út nú tá mann fer í gongd við at mann evr bjóða út um at færa tilboðini inn og nær væntar mann so umman fer gongd við at byggja og nær vænta vana bygningurin verður verður liðugur
hva eg heldur
abramsen gersuvælfrú forkvina nú havi eg tíverri ikki uppskotið hjá mær tað stendur nokk alt í har og og eg minnist ikki ordiliga nær nær að skul vera liðugur fyri at siga tað sum tað er men tað stóð nokk í har eisini haldi g nær men men ætlanin er sjálvandi at at at so skjótt sum tilboðini er komin inn so so so verður lt arbeiðið farið í gongd altso tað tað hveður gjørt so skjótt sum møguligt frá tí tilboðin e komin inn tað er tað stutta svarið takk fyri
takk fyri so vóru ikki fleiri sum høvdu biðið um orðið til fyrstu viðgerð av hesum málinum og tað vil siga at løgtingsmálið um uppskot til løgtingslóg um at byggja umsitingarbygning til sjóvinnustýrið verð nú beint í fíggjarnevndina næsta mál á skrá er fyrsta viðgerð av løgtingsmáli nummar hundrað og tólv tjúgutjúgu uppskot til løgtingslóg um at binda saman h o b bygningarnar á landssjúkrahúsinum og um at keypa neyð generator tól og útgerð og hetta málið skal eisini beinast fíggjarnevndina men til fyrstu viðgerðina ha fara vit at biðað um framsøgufólk og tey eru fyri fólkaflokkin kristian andreasen har vóru framsøgufólkini í se skjóta tekna til málið tað nýggja málið var ikki komið á talvuna enn so eg skal biðja um framsøgufólk at tey tekna til nú tað verður fyri fólkaflokkin khritian andreasen og fyri sambandsflokkin verður tað magnus rasmussen fyri javnaðarflokkin verður tað eygun samuelsen fyri tjóðveldið verður tað pálla reynatúgvu og fyri miðflokkin verður tað biljustinussen tað fyrsti at fáa orðið verður fólkaflokkurin khristian andreasen ger so væl
takk fyri frú forkvinna tað ereitt uppskot frá kaili oholm johannesen um at landsstýrismannin er heimillað at ger ein avtala um at binda ho b bygningurin á landsjigahúsinum saman og at keypa tól og sovíðari fyri eina útreiðslukarm upp á einoghálvfjerðs komma átta milliónir krónur og tað sum uppskotið jú snýr seg um er jú ati vit hava bygt á eina hábygning og har eru eisini aðrir bygningar millum annað tann gamli bygningurin bbygningurin og fyri at kunna nýta hábygningin so mágu teir jú bygd byggja saman fyri fyri logisikkinsskyld og sovíðari

tað kostar tveyogfjørut koma átta milliónr krónur tann parturin og so er tað eini røð av tólum neyð generatorum ogsuvíðari sum skulu keypast inn fyri trýogjúguliónir krónur soleiðis at samlaði eykakostnaðurin til hesa verkætlanina við hesum uppskotinum verður einoghálvfjerðs komma átta milliónir og vit vita tað at síðan hendan samgongan tók við so hava vit sæð aðrar eyka rokningar við sama prosjekti vit hava síðan vit koman til játtað aðrar hundrað og tveyoghálvtrýss milliónir krónur sum komu undan kavi tá ið hetta lanstýrið tók við so tann samlaða meiljáttanin til hesa verkætlanina bara ta tíðina a vit hava sitið hevur verið tvey hundrað og trýogtjúg miliónum og tað vil siga tað at hesin hesin bygningurin tá i hann er liðugur kemur kanska at kosta hennar átta hundrað og tað sumeisini liggur í hesum her materalunum sum vi vit sum eg tíg a síggja so eru statvekk ting sum eftir eru at gera nevniga ein kjallarhædd og hvat skal gerast har tað haldi eg at vit eiga at fáa upplýst tá ið málið verður viðgjørt ínevndini í fíggjarnevndini soðsani løgtingið hevur eina sanniliga mynd av hvat er eitt egna fyri nakað sum tað hvat kemur at kosta tá ið ið allar hsi bygdingurin liðgir bara at taka tað í stigum alla tíðina og so koma við nýggjum verkætlanin ean løgtingi tað haldi er í ordan og nú eigu landsstýrismaðurin at upplýsa fyri fíggjarnevndini tá man kemur hartil hvat verður tann samlaði vit vilja gjarna hava sjúkrahúsverkið fungera vit hava vit hava lagt stóra denta í at fáa sjúkrahúsverkið ti til at fungera og uppkladera sjúrahúsverkið tað haldi eg hevur verið forsønt í í farnum tíðum vit hava út ivað hetta er við hesr byggingini játtað vit hava vit hava givið eina meir játtan fyri landssjúkurhúsi upp á yvir hundrað milliónir krónur síðani vit komu til og klakska sjúkrahús fimtan milliónir og suðurasjúkrahúseðnar fjúrtan milliónir so samlaga meiri játtanin hjá hesi samgongun vð

er sanniligani ein upkradering tað tað má eg siga og og tað haldi eg atlandssýrismaðurin

eitt tað er ein absolutt neyðug ting hjá einumsamfelagsumdað føroyska at sjúkrahúsverkið fungerar og vit hava gjørt eina eina raðfesting og og og tað er so tað sum vit hava haldað hildið okkum til sambært samgonguskjali men so altíð tal hesa byggingina altso eg haldi tað ati tann mátin sum vit byggja upp á fyri tað almenna í føroyum er púra skeivur og játtanarskipanin eru eisini fullkomiliga skeiv vit hava sæð tað á glasir eg veit ikk s nógvar milliónir vit hava arvað aftan síðan vit komu til á glasir tað má vera omafer hundrað milliónir íl hvussuur so vit hava bara sigan vit hava sitið hes tveynstu sinastu tvey árini hava vit sæð eykarokningar upp á fleiri hundrað milliónir krónur í byggjaríum sum pá einlanan máta tykjast at vera farin av sporinum

mann kanska fær eina ein ei sæ en lítlan varhugan av

landsstýrismaður skal hava eia vætlan ígjøgnum gjøgnum hetta tingið her beint so er að ikki altíð at mann torir at siga kanska tann fulla sannleikan tað veit eg ikki í hvussu verðu tað eru tað so nógv dømir um at tað

í stødd og prís viðvíkur at nógva av hasum verkætlaninum tá ið teir endiliga lidnirnar eru kanska blivnar dugiru so dýrar sum tær vóru tá mann svartaðar glasið er so eitt gott dømi um tað eg trúgvi at mann tá mann byrjaði at byggja glasir næstan bvíst undir metti kostnaðin so kom hann í gongd og sági so ug mann hevði sett spakan í og tann fyrsta játtanin er givin jamen so koyrir tokið og so hevur løgtingið ongan anan møguleika en tpa at játta restina bygningurin og tað er ikki kaili oholm johanesen sum hevur hevur hevun skylduna hesn her tí tað va etta varð gjørt áðrenn hann kom kom til at hábygningur varð settur á skinnarar og tað virkar upá meg up á sama máta hesu ferð at mann ikki hevur gjørt tær greitt hvat ið e alt programm ið umfartar og tí hava í staðið í tí støðu fyrt at skul at játta og so í dag einoghálvfjerðs komm átta miliónir krónur tí haldi eg at mannagongdin í sambandi við almennu byggjaríið má broytast um at broytast fullkomiligan markant soleiðir at vit fyrireika tær verkætlanina betri áðrenn tað verða lagdar fyri

ikki tað at nú vit vit skudu játta einoghlvers miliónir afturat teimen hudrað

og og eigarin hann hannskrivað sínu tørv niður kanska brúka bygningin til og hvørji krøv bygdini skal upfylla og so verða so verður arbeiðið so verður hettir diteil prosjekt gjørt og tað veður prosjekterað og nøgdarlistar verða gjørdur og so liður í eitt so liggur til endan um eitt klárt prosjekt til útbjóðingar og so fær so fer verkætlanin út í listatión og tá ið distatiónin er liðugt tá veit byggjarin prinsist hvat ið bygningin kostar tá eg gangið út frá byggji harran hevurgjr eitt klárt at hann hevur ll hann er øll kontórir við allar hæddir við og allir kvistar og øll parkeringspláss og hvat hvat her so hann kann planleggja hvussunógvr pengar skal eg út vega hetta her henda her bygningin seðina gongur tað fyri seg í tí privata vinnuni og tað er yvirhøvur ikki vanligt slett yvirhøvur ikki at privata fyritøkur fáa eyka rokningar upp á tað hálva av ha kanska eini hálvfems posent av tí sum var refonurin varð mett tá ið byggingin fór í gongd tí mann hevur gjørt fórðarbeiði nó væl og man vil syggja sær at nú er allar kravspikatióninir uppfyltar er eitt prosjekt gjørt og taðer bjóða út og vit vita kostnaðin tí haldi eg at tað almenna fylgir somu mannagongd tað vil siga at løgtingið skal ongantíð játta eina eitt ei eitt alment prosjekt eitt annað byggjarí at fara í gongd fyrr enn tað er liðugt prosektera og fyrr enn útboðið hevur verið og tá veit løgtingið upp á krónur og oyru hvat bygningrin kostar og ikki fyrr enntá skal løgtingið játta bygningin tað ber ikki til at mann mann prprosjekterar hálvan hálvan bygning og kemur ein hálvan prísi og so koyrir tó einki so mugu vit bara fylgja við og vit standa hjálpaslagið sul einkigera so sjálvandi skal hábygningin gerast liðugur tað vita at vit vit kunu ikki standa við einum bygningi sum ikki kann kann brúkast tað virkar einsin løgið p á meg at mann planleggir eina bygging kan en bygga ein byggja ein dýran bygning sum nú vísir eg ikki kan brúkast uttan vit fara at binda saman við bbygninginum altso tað tað kann ikki vera nakað nýtt altso

skjótast gjørligt kemum at fungera so glátt sum gjørligt takk fyrhra formaður

vimerking ger sovæltakk fyri frú forkvinna ja hetta byggjaríið er sett í gongd í míni tíð og sjálvandi liggur eisini nakað av ábyrgdini har tað sum var hetta her við fyrrireiking og hvussu mann planleggur arbeiðir altso hetta bleiv gjørt eftir øllum kunsils reglum tað bleiv játtað tað sum bleiv umbiðið og tay mann fekk ta tíð til at gera arbeiðið klárt í sum mann bað um og allíkavæl blívur tað dýrari so her eru heilt sikkurt nøkur ting sum mann eigur at hyggja eftir um hvussu mann kann skipa almennbyggjaríur framyvir tá ið tað er sagt so er tað eisini nakað við at mann í fíggjarnevndini kanska eisini kann gera upp við at nakað av hesum her er verandi byggjarí sum blíva dýrari men nakað av hesum er eisini nýggj ting sum er tikin uppí sum ikki vorðið við í tí upprunaligu ætlanini so tað er deilt eitt sindur í tvey
henda kristian andreasen
takk fyri frúforkvina eg kenni ikki forsøguna til hvussu hetta bygjarín blivur settuu set í gongd og hava sum so hels ikki hug til at útpeiga nakran synda bukk í tí samanhanginum tað einasta eg bara kann staðfesta tað er tað at aftur hesa ferð sum tað var við glasi og eisini øðrum prosjektum so fáa vit fyrst eina umbøn um hundrað og treyoghálvtýs miliónir krónur so halda vit nú er eru teheljigrav og vellforvárligt so nú kemur aftur einohálvfjers komma átta milliónir krónur tilsamans tveyhundað og týogigkrónu krónur eyka og tað er bara ikki nøktandi uttan mun til hvat mann sum annars heldur
takk fyri fá fólkuna takk fyri heðin sacharia
gersætakk fyri eg má bara taka undir við tí sum khristian andreasen hevur fórt fram og eg haldi eisini at nú fer efta málið í fíggjarnevndina og at mann eigur at fáa kanna hvørji ting eru eftir at gera altso nú tosar monn hendan partin vit vita eisini tað at nøkur onnur ting eru eftir at gera solis atmann fær tann partin við mann fær tað lýst og eg haldi eisini at tá ið mann byrjaði uppá tær prosjektið tá hevur tað vussu verið frammi ftri at mann broytti byggingina man smalkaði bygningin ogso víðari og so veit ikki um tað hevur so verið aftaná ella áðrenn prosjektið bleiv endaliga gjørt liðugt men men eg haldi hetta er umráðandi at sum sum kristian andreas ís vísir á og at mann eisini bginn hyggja frameftir heldur enn at hyggja aftureftir men heldur læra av tí men at mann í fíggjarnevndini fær at vita hvat er skal til afturat fyri at fáa tað endaliga liðugt so at mann frá tann partin við eisini s mnn kann fyia haldast til tann partin
tak fyri
ycristinndja takk fyri frúforkvina eg eri púra samdur við heðinsaka jessen í at vit nú eiga at fáa øll tingini á borðið síðsena vit era hundraðproset sigkur í at tað sum vit nú játta er tað sum skal til skal meira til fáa s tað á borðið tað er ta viktigastatakk fyri
takk fyri tann næsta røða verður eygun samuelsen vegna
ja tað sum vit hava til viðgerðar í dag er hetta her ein nýggj verklagslóg um at samanbinda hog bbygningina á landssjúkrahúsinum og so snýr lógin seg eisini um at keypa neyðgeneratur og tól og útgerð men fyri at taka eitt sindur afturí diskussiónina sum hevur verið bæði í samband við tað uppskotið sum var til viðgerðar áðrenn og eisini nú undanfarna framsøgumann so síggja vit í hesum málunum ati ja visti vit taka landssjúkrahúsið fyrst so er tað ein verklagslóg sum hevur sum hevur verið í gildi og eitt arbeiði sum faktisk hevur staðið uppá frá tvey túsund og átta og heilt fram til tvey túsund og einogtjúgu í sambandi nú hugsi eg eisini í samband við hetta her við tann rætta kostnaðin av einum prosjekti sum hann ofta diskuterar øh tað er heilt sikkurt at henda byggingin tann vist vit nú taka verklakslóg nummar eitt um vit skulu siga so frá tvey túsund og átta til í dag sum sum snýr seg um sjálvt sjúkahúsverkið at tann byggingin hon kundi sikkurt verið uttan iva verið framd bæði skjótari og bíligari vissi mann ikki hevði ein íløgukarm sum har mannaltso mátan mann hevur sett játtanina upp yvir ár kanska og tað at onkuntíð so hevur mann ikki bara hesum byggjarínum men nógvum av hasum stóru byggjarínum hjá landinum so hevur mann sæð ati tað ber væl til at koma víðari skjótari men pengarnir kanska eru uppi og tað hevur so nakað við at gera tann partin hvussu mann ger hesa her íløguætlanina hjá landinum har øll vilja sleppa upp í í senn tí at tað veit mann øll halda at tað er neyðugt at gera næstan alt í senn tað raðfesta er eitt tað ringasta sum er tað haldi eg vit øll vita so harið liggur kanska nakað at at løgukarmurin er samsvarar ikki altíð so væl við tað sum mann vil tað er kanska ikki altíð so øgiliga rationelt ø hin parturin tað er so tað at at fíggjarnevndin hevur hevur biðið um ella líkasum ynskt í tí síðstu eykajáttanini sum bleiv givin upp á ella man bað um hundrað og tveyoghálvtrýss milliónir tá hevur fíggjarnevndin líkasum ynskt at mann avsluttaði hettar og fekk hesa verkaslógina á lidna tað sum hevur landssjúkrahúsi at gera og so skilur tey tingini burtur frá sum vit nú síggja í einari nýggjari verklasløg akkurát sum fyri at fáa ein enda á tann partin tað dugi eg væl at skilja tí at hetta hevur staðið so leingi uppá millum annað og kanska er tað ringt at fáa yvirblikt og sovíðari men tað sum eg haldi er so ørkymlandi tað er tað at so fær mann eina nýggja verklagslóð og so sær mann millum annað í tey o viku í gjárkvøldið har tað verður nevnt at her eru nógv onnur ting sum ikki eru við í hesum sum fara at koma afturat parkeringshjallari og goymsla og innrætting og ikki sum ikki kostnaðarmett enn og so víðari so spyr mann seg sjálvan ókey altso skal tað eg meiningin at tað skal koma ein triðja verklagslóg til tann partin og eg eg síggi eisini í tí álitinum frá fíggjarnevndini síðst har mann sigur at hetta her við mann nevnnir ta avleidda verkætlan prosjektering av avleiddum verkætlaninen fjúrtan milliónir at tað ter man burturúr og sigur tað skal so ikki vera við her men vis mann yvirorðnað skal fáa ein eitt yvirblift yvir tann samlaða kostnaðin so verður mann noyddur til óðansað hvussu nógvar verklagslógur mann ætlar sær at hava at fáa tað samlaða lidna bílatið og tað hopi eg og giti eg eri eg rættiliga vís í at fíggjarnevndin fer at fer at syrgja fyri at fáa øhvit hava jú havt eisini hetta her hetta her í nógv ár altso nú er henda byggingin staðið á í nógv ár og vit og javnaðarflokkium eru sjálvandi akkurát sum alt tingið øgiliga glað fyri at vit fáa eitt nýmótanslandssjúkrahús vit ynskja at heilsuverkið skal vera so væl útbygt sum møguligt tí tað er jú ein av kjarnufunktiónunum í í einum vælferðarsamfelag hava væl útbygt heilsuverk men yvirorðna so hava vit jú í politisku skipanini diskuterað nokk so nokk so leingi hvussu mann stýrið bygging sum mann fær best burturúr og hetta her við við at ábyrgdin í greið og hvussu bygging skal skipast tað hava jú verið nøkur mál har sum eru farin rættiliga nógv út av kós og eg haldi ikki at mann skal sum fleiri onnur hava verið inni á endiligani fara so nógv í tað sum er farið men heldur at royna at læra av tí og beinanvegin eg sigi tað so kom eg at hugsa um í undanfarnu samgongu tá skuldi mann hava eg trúði at tað var fasligi at mann skuldi hava prosjekti prosjektuppskot so mann kennir faktiskt fimmogfýrs prosent av kostnaðinum áðrenn mann yvirhøvur komið her við einum lógaruppskoti men beint áðrenn hava vit jú viðgjørt eitt lógaruppskot sum ikki hevur tey tingini so at upp á tað hálva annað árið ella knappt tvey ár sum eru farin so hevur mann sær tað ikki út sum mann hevur lært ov nógv og tð tí haldi eg tað er nokk so áhugavert at vita um um samgongan hevur arbeitt við tí hvussu skipar mann hesi her stóru byggiverkætlanirnar frameftir og tað haldi eg eisini at tað er nakað sum alt tingið líkasum átti at at havt eina semju um og at mann so helt seg til semjuna tað er líkasum tay yvirskipaða ítí tað haldi eg er rættiliga viktigt tí at eg haldi at at vit kunnu fegnast um at tað er ikki tað at mann er ímóti nøkrum av hesum her byggjarínum vit hava nógv fantastisk byggjaríir men sum vit øll eru glað fyri men har til so eiga vit allíkavæl at at royna at gera tað betri tí tað kann jú altíð gerast betri serliga stórar verkætlanir og har trúgvi eg eitt er at hyggja eftir mannagongdunum og hitt er so kanska tað sum eg nevndi í byrjaini við við løguløgukarmrinum altso hvussu mann býtur íløgur yvir ár sjálvandi tað hangur saman mann kann gott siga ja men tá mann fer undir eina stóra verkætlan um mann ikki kennir samlaða kostnaðin tá ið mann byrjar so er tað eisini trupult at játta tær rættu upphæddirnar hvørt ár so at tað fylgir við flóðinum í byggjarínum so tað hangur saman upp á tann mátan at mann má hava bæði tingini upp á pláss men men eg haldi at tað við løgukarmurin er eisini nokk so relevant at hyggja eftir vis mann hugsar um at kunna byggja rationelt og so skjótt sum sum tað bíligast le seg gera tí tað er ofta tað hjá landinum at mann toyggir íløgurnar og so durka tað og prísvøkstur og og so má man kanska slakkað eitt sindur av og so er tað dýrari at fáa ferðuna og uppaftur og sovíðari tí mann hevur gjørt sum mann hevur gjørt men vit hava sjálvandi eisini dømir upp á tað mótsatta til dømis viðareiðstunnilin har mann so játtaði pengarnar so tað kundu framskundast men mann má nokk hyggja eftir báðum mannagongdum fyri byggjarí og hvussu mann skipar íløgukarmin vildi eg hildið so er eisini eitt annað í hesum her eg veit at tað hevur verið ymiskt millum ár og dag ein partur av hesari verklakslegni snýr seg um tól og útgerð og tað hevur verið ymiskt í teimum ymisku byggjarínum um tól og innbúgv og so víðari hava verið við í verklakslógnum tá mann hevur lagt tar fram øheg meini at ein partur hevur verið við í hesum onkur kann rætta við seg farið skeiva í tí men eg dugi væl at síggja ati at eitt eitt sjúkrahúsi er ein rættiliga kompliserað av bygging tá ið tað kemur til tól og útgerð og at tá ið tað hevur staðið so leingi uppá sum tað hevur gjørt so er nýggj tøkni komin og nýggj útgerð sum mann sjálvandi altso fær mann ikki at fer mann ikki at velja at hava gamla útgerð á einum einum sjúkrahúsi sum mann verður noyddur til at taka tað nýggjasta alla tíðina tað er nokk ein men men eg helt tað vera nokk so mási egkg man siga eitt sindur undrunarvert at mann sigur at mann nú hevur gjøgnumgingið hetta her við tól og útgerð har tað stendur at í eini tilgongd har øll gott fimmhundrað rúmini er gjøgnumgingin við ráðgevum og brúkarum er komið fram til at tað vænta umleið seksogtjúgu milliónir til tól og útgerð ikki fyri at bora í tí men hetta er eisini ein viktigur partur tá mann skal hyggja frameftir hvussu vit fáa skipabyggjaríni betur ha tí í hinari eykajáttaninir sum var síst tá fekk mann eisini seksogtjúgu milliónir til tól og útgerð eg veit tað var til hin bygningin men men tað er líkasum nær hevur mann tað samlaða yvirblikki tað er nokk so viktigt visti mann skal brúka borgaranspening upp á p á tað mest skynsama máta tíðin gongur skjótt tað einas eg síggi nevna afturat tað er tað at tað verður nevnt í hesum her uppskotinum ati frá fíggjarmálaráðnum at mann manmann ynskir at mann mælir til at støðan verður tikin til játtanarspurningin samstundis sum støðan verður tikin til verklagslógina sjálvandi halda vit í javnaðarflokkinum at hesir pengarnir skulu játta sum mann skal fáa hetta gjørt tað tað skal eingin vivi vera um tað men eg dugi at síggja at tað kundi blivið ein avbjóðing í t í tí løgu vissu tað skal takast av teimum íleguum sum eru settar á frammanundan í løgukarminum tey eru nú ikki greið yvir um tað er tað sum samgongan ætlar men tað giti eg at tað finnur mann so tav í fíggjarnevndini hvussu mann finnur ta fíggingina takk fyri frú
takk fyri ein viðmerking frá siri í
stenberg ger sovæltakk fyri frú forkvinna tað var soleiðis at tað einasta sum ikki bleiv gingið at møta kanmansiga av teimum ynskjum sum landsverk upprunaliga kom við tað var tað at teir ynsktu at mann bygdi yvir styttri tíð og grundi til at tað bleiv dríggjað eitt sindur út tað var eisini fyri at hava pláss fyri øðrum øíløgum og tað er altíð tað sum er trupult men har fekk mann so tann prísvøksturin uppá sum tað tann tíðin gav tað er so tað eina tá tað kemur til parkeringskjallara tá var tað ongantíð við í tí upprunaligu ætlanini tað er nakað sum kom upp á í fíggjarnevndini og tí er tað ikki kannmann siga ein meirkostnaður av tí tí upprunaliga prosjektinum tí tað er nakað heilt nýtt sum fíggjarnevndin og løgtingið faktisk tók støðu til at tað vildi man hava og tað haldi eg faktiskt eisini var rættiliga gott at mann gjørdi tær tí at har er trupult at parkera og tað hevði verið eisini tað verðuð býtt at fara í fylti kjallaran út við gróti tá ið mann nú hevði møguleikan so tað er ka ma siga ein heilt nýggj verkætlan sum sum er uppstaðin í sjálvum løgtinginum takk fyri
tak fyri egg
takk fyri fórkvindeygað jamm tað skilji eg ótrúliga væl tí at nettuppet her við bæði tað við tí styttru tíðini at mann so betalt seg burturúr tí faktiskt tí at løðukarmurin er sum hann er at mann leggur tann prísvøksturin uppá og hann minnist meg rætt so haldi eg fleiri onnur ting eisini eg hevði komið uppá í fíggjarnevndini har mann hevði sagt jamm men tað loysir seg ikki at spara mann siga aftureftir ella hvussu mann kann siga at tað er tá mann hevur ferð undir at so stórt byggjarí og játtanakarmur er for trongur men lat okkum allíkavæl fáa hesi her tingini upp á so at mann fær tað optimala burturúr so men tað sigur eisini nakað um mátan sum vit sum vit gera hesi skipið her byggja arbeiðini upp á at mann sær aftaná hett her ber ikki til mann má tað kætta við eisini takk fyri frá fólum
ja so fara vit til massarøðaran tað er magnus
ja uppskot til løgtingslóg um at binda saman hbbygningarnar á landssjúkrahúsinum og um at keypa neyð generatur tól og útgerð fyri einum ári síðani tá viðgjørdu vit eisini hetta her við bhábygninginum eg minnist væl at tað fyrsta vit gjørdu tá ið málið var kom í fíggjarnevndina tað var ein farin ein túr út á á plássi fyri at vit kundu síggja hvussu hvussu tað var eg haldi at vit vóru øll samd um vit vóru øll fíggjarnevndin at tað sá rættiliga gott út og eg haldi at tað er vert at siga beinanvegin at tað sum vit hava fingið at vita tað er tað at í mun kanska til glasir har ið tað varð byggi gøla altso við sjálvum bygninginum at tað hevur mann ikki fingið nakað at vita um í hábygningini nógv av tí sum er tað er tað at mann ikki hevur tikið tað við frá byrjan av og tí er tað tað kemur aftur tá ið vit vóru har úti so hevði mann ein fatan av at tað var ein millumbygningur millum h og b men altso bygningarnir eru bundnir saman teir eru bundnir saman har stendur ein pláta í einum holi so teir eru bundnir saman so tað erikki nakað byggjarí sum skal vera í millum tveir stórar bygningar bygningarnir eru bundnir saman men tað er samanbindingin ímillum bygningarnar tá ið málið var seinast tá játtaðu vit hundrað og var tað tveyoghálvtrýss milliónir tað var hevði nokk so drúgva viðgerð men øll vóru samd um at vit kunnu ikki steðga her vit mugu fáa hetta liðugt men vit føldu tað við fíggjarnevn dini at vit skuldu fara grundliga til verka fyri at fáa so gott ljós yvir hetta málið sum møguligt og tað fyrsta má leggu merki til bara mán las tað var tað at tað var ein verklagslóg frá tvey túsund og átta og tá vóru vt í tvey og tað tað byrjar við altso hon nevna at at høvuðsumvæla og útbyggja og nútímas gera landssjúkrahúsið og so hevur bbygningurin verið á skránni so er vað hábygningurinverð á skránni og so er tað vaskarí og so ver tað við at gera lendiklárt altso mann hevur játtað omaná omaná ikki fyrr enn tvey túsund og átjan fær mann í holt við hábygningin og so er tað við at siga tað at tá ið mann nú er komin til endan á viðgerðini í fíggjarnevndini at nú haldi eg at vit binda bara um og siga veitst hvat nú mugu vit líkasum avslutt hetta her men vit søgdu ja til at játta fýra komma tríggjar milliónir soleiðisnr mann kundi fara at prosjektera tað sum vit sóu manglaði og sum vit sjálvandi fingu kunning um at fyri tað um eitt hol er ímillum hábygningin og begbygningin so betíðir ikki tað at mann kan bara seta ein hurð í og so er alt mann sigur problemið loyst og tjað síggja vit nú tá ið tit beskriva og tað ið tað nú er teknað og prosjektera at tað er eitt khempiarbeiði og hálvfjerðs prosent hálvfjerðs prosent av kostnaðinum av hesum her tveyogfjøruti milliónunum verður nemiliga brúkt til tað hálvfjerðs prosent verður brúkt á tí planinum og annars stendur eisini vatbiskrivað at eri í trimum hæddum mann skal kunna koma ímillum bygningarnar eitt er til pasjentarnar og eitt er til tey sum koma at vitja og so er tað eisini sjálvur kjallari eg haldi sjálvur at tað eri rímiliga væl beskrivað hvatið endamálið er og eisini hvussu nógv faktiskt tað kostar at gera hvørja hædd so er tað neyð kineraturin og og tað er tríggjar milliónir og tað sær mann at tað r verið spart einaferð fyrr mann hevði tveir sum hav spart ein væl vitandi at mann má hava tveir fyri at trygdin skal ver í ordan men tað er sum kom við nú tí tað tað má vera og so koma vit til hetta her við tøknini tað kann kanska síggja eitt sindur spesielt út at í fyri einum ári síðani játtaðu vit seksogtjúgu milliónir til tøkni og aftur nú seksogtjúgu miliónir men har at liggja merki til at tað er ikki sama tøknin við snakka um tøknin sum var seinast tað handlaði um tað handlaði um samdøguðsrútmuljós kalliskipan ljóðbrúsarar ávaringarskipan og sovíðari sovíðari tøknin vit tosa um nú tað er tað at nú hevur mann líkasum funnið út av tað eru fimm hundrað og og fimm rúm har at tað er nógv sum slett ikki er við og so er tað væl beskrivað hvat er fyri tøknin vit hava brúk fyri vit hava brúk fyri teldilum og vit hava brúk fyri bæði í einum øðrum fleiri sangur eisini fimmogtjúgu sergjørdar sangur og so víðari so víðari so víðari útgerð og tól sum ikki verður tikið við vit sum er her í dag vit kunnu sjálvandi hugsa hví var tað ikki ta ikki við vit fáa ikki atbrúkt tað til nakað tað var ikki tikin við og tað kann sjálvandi undra at mann ikki hevur tikið alt møguligt við frá byrjani av at samanbinda hvat kostar tað mamman umleggja alt møguligt at mann ikki tikið við sangur sum skulu inn á hesar stovurnar og sovíðari s víðari fakti er bara tað er ikki tikin við og tað er tað sum landstýrismaðurin kom við her nú

sambandsflokkurin vil sjálvandi fáa hetta her málið enda við hesum akkurát hetta men vit hoyrdu jú í sjónvarpinum í gjárkvøldið at teir prátaðu við ein frá landsverk sum segði hetta her var ikki altíð eg haldi t eygun samuelsen var inni á tí eisini nú og nevndi um um parkeringskjallaran og so víðari o tað sjálvandi fara vit at spyrja um í í fíggjarnevndini men eg haldi at hann var rímiliga greiður tánn frá landsverk segði at hann fekk ikki svarað akkurát hvat tær koma at kosta men men har er nakað eftir men tá ið vit hava gjørt hetta so má mann siga at bygbygningarnir eru samanbundnir og kunnu fungera meðan so er tað tan niðasta hæddin har ið mann skal hava parkeringspláss og suvíðari og kjallara og kanska goymslu vit vita tað at parkeringsviðurskiftini eru ikki optimalar úti og vit vita eisini tað ella tað veit eg at áðrenn ein bygningur kann takast í brúk og vit minnast glasir at so skal kommunan geva eitt sovorurt nýtsluloyvi haldi eg tað eitur og tað er eisini øgiliga týdningarmikið at at líkasum at alt verður uppfylt tá ið nú bygningurin er liðugur hevur mann tó fylgt krøvini sum kommunan sigur við parkering og vistu ikki hvat sigur sum kommunan kann mann fáa eina avtalu at innan fyri eitt ella tvey ella trý ár hevur mann uppfylt ella ella hvussu er tað tað má bara ikki vera so at tá ið bygningurin er liðugur og vit hava fingið hesa nýggju tøknina og vit hava fingið bygt alt saman og forandrað og skift at nakað annað er sum kann pindra okkum sjálvandi er tað harmiligt hetta er nógvir pengar men vit vilja fáa hetta málið á beint soleiðisnar at vit kunnu fáa brúkt hendan her flotta bygningin og lat meg enn eina ferð endurtaka at tað er ikki tað at alt møguligt er gingið galið stóri trupulleikin er at mann ikkihevur tikið tað við tað er tann stóra trupulleikin ogso sjálvandi tíðin er farin altso eg gingintað er durka prísvøkstur lønarvøkstur men í høvuðsheitum er alt møguligt ikki tikin við sum kann undir okkum vit fáa inki gjørt við tað við ug bara staðfesta at að e iki tikið við og bygningurin fungerar ikki uttan vit gera hetta her sum nú stendur her so hetta skal fáa eina eina góða viðgerð men eg vil
ja takk fyri tann næsti at røða verður framsøgmaðurin hjá tjóðveldi pálla reynatygvu gerso
eg haldi tað er einastandandi at a føroyska samfelagið hevur klárað at brúkt átta hundrað milliónir í eitt fimm áraskeið til heilsuverkið í føroyum skulu vit taka dagar ímillum nær vit brúka pengar val og nær vit brúka tær minni val so haldi eg at tær fara ikki betur enn til landssjúkrahúsið tá vísa vit okum sum sum tað rætta vælferðarsamfelagið sum tað rætta samfelagið sum tekur sær av teimum sum eru eru mest spergd tá ið tey hava mest brúk fyri tí og tað haldi eg má vera tann yvirskipaði boðskapurin vit mugu ikki lata tað sum hangur uppií tí verkætlanin av av minni góðum tingum verða tað sum skuggar fyri tí yvirskipaðu sólskins søguni sum tað er at vit sum samla politiskskipan bæði undanfarna samgonga og hendan samgongan klára at seta átta hundrað milliónir av í løgupeningi til landssjúkrahúsið tað er heilt einastandadi her tað er einastandandi fyri tey starvsfólkini sum royna at knossa tær úti hvønn dagn eg við einasta dag og tað er einastandandi fyri sjúklingarnum sum fáa ágóðan av teimum tænastunum sum eru har hvønn einasta dag av teimum viðgerðini sum eru var hvønn einasta dag og tað er einastandandi fyri okum sum politisk skipan at vita tað at vit brúka pengarnar so væl og so rætt so lat tað standa eftir tað er tað er heilt einastandandi eg haldi at landsstýrismaðurin kali oholm johannesen skal eisini hava rós fyri at at hava fylgt upp upp á tað sum undanfarna samgonga við siriostenberg á odda setti í gongd at fara undir eina endurnýggjan av av landssjúkrahúsinum stórtsæð úr enda í annan og at vit serliga fingu litt tann partin sum var allarringasta fyri nevna sokuatisk økið sum fær munandi munandi betri umstøður við tí nýggja landssjúkrahúsinum so tað er tann yvirskipaði boðskapurin tá ið vit siga átta hundrað milliónir ella um tað eitur eina milliard aftaná nøkur ár afturat tá ið tað samlaða er er komið upp á pláss so haldi eg einastandandi væl klára at hava raðfest tað samanberingar grundarlag kunnu siga til tunnilsætlanina tær stóru har bindur landskassan seg til tær fýra hundrað millióninr krónir í íløgurpeni so tað er minni enn helvtin av peningunum sum sum sum samlaði politiska skipanin velur at brúka upp á tær stóru tunnilsverkætlanirnar samanborið við tað sum vit brúka til at fáa bøtt um í í landinum hjá okkum og og vit klára at gera tað uttan eitt einasta eitt brúkaragjald og tað haldi er heilt einastandandi vælklárað av okkara lítla samfelag henda játtaniní dag snýr seg um einoghálvfjerðs komma átta milliónir krónur

attað hanga nógvir lepar uppi í eini so stórari byggiverkætlan eg rokni uttan uttan mun til hvussu mann royndi til rættirsleggjana so koma at altíð at vera ivamál bæði í mun til tað at gjøgnumføra útbyggingina tekniskt eisini roynt praktiskt mann kann syrgja fyri at fáa bygd samstundis sum sjúkrahúsið skal skal virka og so vilja tað sjálvandi altíð verða byggikostnaðir sum flyta seg tá ið tú hevur eitt so mikið langt byggitíðarskeið tá tað er sagt so haldi eg eisini at at tað er at standa eftir aftan á ena se eina verkætlan sum hesa at vit sum samla politisk skipan plíva betri til at stýra skipa og stýra byggiverkætlanini frameftir eg haldi vit hava dugað tað væl tá ið tað snýr seg um vegager tunnilsverkætlanir tey seinnu árini men tá hevur staðið á skránni so hava vit havttrupult við at fáa tær játtanirnar sum løgtingið upprunaliga setir út í kortið at hanga saman við teimum veruligu útreiðslunum sum vísa seg so har er heilt greitt har e heilt greitt ein ein munur sum sum vit mugu fáa betri stýri á tí tað setir eisini eitt sindur spurnartekin við ta valdsbýtið sum skal vera millum landsstýrið og løgting løgtingið skal ikki blúkast sum ein eitt slag av stempuklokku hjá landsstýrinum tá ið landssýrisskyftandi landsstýrisfólk ikki klára at at umsita sítt málsøki innan fyri tann fíggjarlógarkarm sum tey hava fingið frá løgtinginum tað er uppgávan hjá tinginum bæði at áseta hvørjar treytir landsstýrisfólkini skulu arbeiða eftir og taðr eigast uppgávan hjá tinginum at hava eftirlit við at landsstýrisfólkini gera sum tey skulu eg var sum táverandi løgtingsformaður rættiliga atsendingarsaman ímóti onkrum av landsstýrisfólkunum hjá okkum sum ikki kláraðu at stýra innan fyri teir karmar sum vit høvdu og tað er fyrst og fremst tíð at eg haldi at tá man byrjar at hóma at landsstýrisfólk flyta seg undan ábyrgdini sum tey hava sum landsstýrisfólk tá eru vit á vandakósi landsstýrisfólk verða ikki bara sett í einm landsstýris sess til stuttleika landsstýrisfólk verða sett í ein sess tí at vit meta tey vera nóg álitsvekjandi til at kunna røkja ta uppgáva sum tað er at stjórna tí og tí málsøkinum í hesum landinum og tað er sannilig ikki ein uppgáva sum hann skal taka lætt uppá tvørturímóti so erta eina uppgáva sum hann skal taka í allarstørsta álvara og tí er tað eisini týdningarmikið at landsstýrið virðir tær treytir sum løgtingið setur og vísir tað seg at fortreytirnar broytast nógv so másm landsstýrisfólk hava eygur á hvørjum fingri fylgja við byggigongdini álitið fínt er gott at álita á sínum ráðgevun tað er gott at álita á sínum eftirliti men landsstýrisfólk skuldu ikki hava blint álit landsstýrisfólk skulu hava eitt vakiálit við teimum sum ráðgeva teimum soleiðis at at at tey klára í hvussu svær at tryggja seg sjálvan og tingið ímóti teimum størstu og vestu feilunum so eta her uppskotið snýr seg sum sagt um at fáa einoghálvfjerðs komma átta milliónir krónur at binda tá ir bygningar saman og har eru nógv tøkni o nógv útgerð bundin afturat tí og tað fara vit sjálvandi at at siga ja til at fáa framt tí tað ber ikki til annan eg haldi eisini tað hvur gott um landsstýrismaðurin longu í dag kundi komið við einari eg vil siga eini kvalifiseraðari meting hvat ið restin kostar hvat ð restin kostar soleiðis at at vit hava eina hóming av at tá ið vit siga ja til einoghálvfjerðs komma átta milliónir krónur um ein mánað ella hálvan mánað so vita vit eisini hvat er so tann ýrastandi upphæddur fyri at fáa hesa verkætlanina lidna tað kemur tað leigir meg inn á hendan spurningin um hvussu vit grýpa byggiætlanirnar ann fram eftir eg havi eg havi verið inni á tí fyrr og og tað hava onnur tíbetur eisini verið men sjóvivnisstýrið í í vágunum er kanska tað fyrsta dømi longu upp á at mann at mann onkursvegna ruddar eina slóg fyri fyri einum øðrum máta at at byggja uppá har sum tað ikki er vendis er ein samanhangu millum tað sum løgtingið hevur útlit fyri at játta og tað sum kemur at verða tann verandi veruligi kostnaðurin og tað haldi eg tað mugu vit hvussu sum samla skipan fara betri um tí tað stutta av tí langu er at at halda játtaniikki í mun til tað sum vit ætla at gera so gongur tað bara út yvir okkurt annað og og so gongur tað sjálvandi eisini út yvir skattgjaldaranspengapunktu tað er jú hann sum vit skulu hugsa um og umboða her beint á tingi so vit fara sjálvandi vit hava gingið á odda fyri at fingið útbygt landssjúkrahúsið t so vit fara sjálvandi at gera okara til at at finna tær pengar sum skulu til fyri at fáa verkætlanina lidna og verandi landsstýrismaður eghaldi hann má bara taka til takkar við at som man ofta gera at at ein ein nýggj stjørn byggir øgiliga ofta á tað sitandi bæði tann minnigóða partin og eisini tann góða partin og tað sum má standa eftir aftan á viðgerðina av hesum málunum bæði í dag og og eisini tá ið málið er liðugt viðgjørt er at vit fáa eitt nógv nógv betri landssjúkrahús sum lyftir seg upp á eitt støði sum sum háska seg til okara samfelag og ambitiónin skal bara vera stór og sterk tann vegin tí vit hava ófatiliga nógv dugnalig fólk sum gera sítt allarbesta fyri at at sata okara borgarum tá ið tá ið tað eru ringasta stødd og tað má standa eftir sum ein tann týdningarmesta uppgávan hjá politisku skipanini at gera tað takk fyri
ja so farin jaspur langaarden eina viðmerking
gersuvæltakk fyri hara formaður og takk fyri pollareynatigvu fyri ena sera jaliga røðu eg púra samdur í atblokstugulin vit kunnu gleðast um blokstuðulin at hann eisini kann vera við til at tryggja okkara vælferð eisini undir sjúkrahúsverkinum og eisini vera við til at brúka at vit brúkt hesa átta hundrað milliónrar síðstu árini har vit eisini partur av bloksstulnuni eisini verður brúktur til tað tað heru vit sera fegin um og eg haldi atenn eg eg kann eisini nevna tvey ting afturat síðan t sum vit eisini hava gjørt seta vit settu tretivu milliónir av í fjør til viðgerðartrygd og trýss milliónir avso tretivu miliónir uma á tær tretivu atso trýss milliónir í ár sum eisini er við til at tryggja alt tað so eg eg gangi út farp páll eru eisini sera fegin um tær broytingar og á blokstuðulinu eisini kann man við til at tryggja okkum vælferðina og tryggja okkum heilsuverkið í føroyum takk fyri
ja páll eitur páll areynatykgum ein
færorðini ger so væl takk fyri eg haldi at tað vera eitt sindur undarlig snaring av av av tí sum eg segði í røðuni men jaspur langord hevur sjálvandi rætt til at siga akkurát tað sum hann hevur hug til hheildarveitingin ú danmark er ein partur av tí føroyska búskapinum tað viðurkenni eg men eg haldi tað sømise nógv betri í einum framkomnum uppistandandi fólki at at taka sær av sínum egna fólki við teimum millum sum vit hava eg haldi tað er tað er eitt sindur píluligt fyri at iga at akkurát sum er á vaksum fólk í dag bidda danir um pengar takkfyri
ja so var tað biljustinussen sum fær orðiðger so væl
takk fyri harra formaður øhtað sum er kunnu vit siga nýtt við hesari verklagslógini er attað byrjar á null og hetta er ein ætlan fyri seg uppp á einoghálvfjerðs komma átta milliónir og verður ikki løgd afturat tí játtanini sum hevur gingið yvir nógv ár og sum bara er økt og økt og økt tá ið vit nú eru inni á játtanini til landssjúkrahúsið so høvdu vit eitt orðaskifti fyrr í dag hvar formaður tjóðveldis tosaði um at henda samgongan hevði longu frá fyrsta árið av brúkt meiri pengar enn vit hava tikið inn høvdu hall á fíggjarlógini og hann átalaði tað harðliga og vísti samstundis á hvussu glasligar tíðirnar vóru tá ið undanfarna samgonga sat við róðri og vistu vit bara taka hesa einstøku kontuna sum eitur bygging úti á landssjúkrahúsinum so hevur hon kostað okkum í halli bara tað fyrsta árið ella í tí fyrstu eykajáttanina sum vit løgdu fyri tingið á vári í fjør kostaði hon hundrað og tveyoghálvtrýss milliónir sum hoyrdu til undanfarnu samgongu øpengar sum vóru for lítið játtaðir sum ikki vórðu tiknir við og fíggjarnevndin ein samd fíggjarnevnd eisini andstøðulimirnir í fíggjarnevndini siga við formansins loyvi
ger so væl í samband við ta eykajáttanina at undir viðgerðini er komu fram at orsøkin til vantandi játtan til verandi verkætlanina altso hundrað og ein komma tvær milliónir er millum annað ov lítlar og skeivar avsetingar í upprunaligu kostaætlanini feilur í løgtingsmáli sjeyogfjøruti tvey túsund og sekstan ein ætlað sparing sum ikki bara mál staðfestir manglar og eykakrøv frá brúkaranim altso víðari niðureftir siga vit í álitinum hvørjir feilir eru gjørdir og átala tað harðliga millum annað skriva vit at brúka meiri pening enn játtanir til skal sjálvandi ikki koma fyri og vil fíggjarnevndin harðliga átala slíkt tað hendi eisini undir undanfarnu samgongu so tað sum hendi var at hesar hundrað og tveyoghálvtrýss milliónirnar

burdu komið upp í roknskapin hjá undanfarnu samgongu og minkað teirra yvirskot í tvey túsund og nítjan samstundis sum tær burdu verið størri yvirskot hjá hesari samgonguni tvey túsund og tjúgu vit hava vit hava verið noyd til at samla upp og rudda upp í einum øki sum var illa stýrt fyri at siga tað stutt og tí komu vit í ta støðuna at ári tvey túsund og tjúgu kom út í einum halli annars prosjekteraðu vit annars vísti fíggjarlógin fyri tvey túsund og tjúgu upprunaliga eitt yvirskot upp á knappar tvey hundrað milliónir men bara hendan einstaka játtanin hálaiði hundrað og tveyoghálvtrýss milliónir niður eg haldi at síðani vit tóku við hevur tað fullkomin friður rundan um byggiverkætlanirnar bæði úti á landssjúkrahúsinum og viðvíkjandi glasir tað hevur ikki verið ófriður av nøkrum sum helst slag og tað ger at eg kenni meg rímiliga róligan at vit eru komin yvir um tað ringasta og at tað er komið tamarhald á

ig siga tað at tær byggi byggiverkætlanir sum vit nú fara í holt við eru altso tað eg øtist yvir kostnaðin eg øtist yvir at vit byggja a fara at byggja nú eitt heim til fólk við serligum avbjóðingum eystan hey ella nær við har eitt heim til fólk við autismu altso bústað til seks fólk og og dagtilboð til seks fólk og ella umlating til seks fólk og dagtilboð til fimtan fólk tað heimi kostar einogfjøruti túsund krónur per kvadratmetur vit øtaðust tá ið ið glasið kom upp ímóti trýogtjúgu túsund krónur perkvadratmetr og í dag viðgjørdu vit ein annan bygning sum eitur sjóvinnustýri haldi hann lá uppi á einogtretivu túsund krónur pfermetur og eg má siga eg øtist yvir hesar høgu kostnaðirnar men undir øllum umstøðum so er tað upplýst áðrenn vit eru farin í gongd og vit vita hvat tð er vit siga ja til og tað er ikki kostnaðirnir eru ikki krógvaðir sum mann onkursvegna er bangin fyri er gjørt í undanfarna samgongu tá ið hundrað og tveyoghálvtrýss milliónir koma undan kavi so skjótt aftan á at hendan samgongan tók við men her biðir landsstýrismaðurin so um einoghálvfjerðs komma átta milliónir og tær einoghálvfjeðs komma átta milliónirnar skulu brúkast til

komma átta av teimum skulu brúkast til at binda hábygningin og bbygningin saman eg veit at landsstýrismaðurin dámar øgiligavæl at siga hbbygningin og tær skulu tríggjar miliónir skulu brúkast til at tryggja raksturin hjá landssjúkrahúsi neyðugt við einum tryggum neyðstremsverki soleiðis at tveir neyð generatorar verða staðsettir í nýggju hábygninginum og so skulu seksogtjúgu milliónir brúkast til tóluútgerð har ð mann hevur gjøgnum gingið øll hesi her gott fimm hundrað rúmini sum

men tá ið vit so eru komin ígjøgnum hettar so so er útlit fyri at mann kann beginna at flyta inn í hábygningin og vit kunnu beiginna at hugsa um at taka hetta glasliga hendan glasliga bygningin í nýtslu og tað verður fantastiskt tað verður altso eg fegnist serliga nógv um at tað tað verður ótrúliga spennandi á sykiatisku økinum hvar mann nú hevur modernisera sog ummann so kann siga nú eru sykiatiski sjúklingar saman við øðrum tú tú deilir ikki sundur men men tað er ttú tú tú tú tú goymir ikki ta viðgerðina burtur oman fyri vegin sum mann hevur gjørt men tað er ein partur av restini av sjúkrahúsverkinum og eg haldi øll øll ætlanin sum heild er eina standandi spennandi vit fara sjálvandi at viðgera hetta fíggjarnevndini og at spyrja teir neyðugu spurningarnar sum sum kanska eg eri spurdir ofta og kanska onkran sum ikki enn er spurdur eg veit ikki og við tí við tí vón at tað fer at bera til at at fáa svar upp á tað

ja tk so fær landsstýrismaðurin orðið kailio
eitt sindur su kanska ommuristiskt eg nevndinigena fyri fólkunum í gjár tá ið teiy tosa um hesi fimm hundrað og fimm rúmini eg sigi g vónaði ikki at tey komu aftur um ein tríggjar mánaðir søgdu at tey mangla rúm í hábygninginum tí at fimm hundrað og fimm rúm í einum bygningi tað fortelur søguna um hvussu stórt hatta byggjaríið er og hvussu umfatar tað byggjaríir og tað byrjaði vit byggja á herðarnar á hvørjum øðrum sum pállareynadyggur sigur og vit byrja í tvey túsund og átta tað vil siga t at at tíðarskeiði ein privat fyritøka he ikki farið undir eina verkætlan og bygt yvir einum so langt tíðarskeið gangi útfrá men hábygningurin er alt tað sum eg skilji við tí positiva sum pollarenatikur vinni á tí positiva at vit brúka skattgjaldararspengar til okkara metborgarar sum liggja lágt tað haldi eg er er fyri meg er tað lívlívsjáttandi og tað er gott og tað er positivt at vit gera tað altso fyri meg sjálvandi altso altso tað bilar hja um mann hevur góðar umstøður um at skuldi farið her frá altso at mann her vur eitt sindur av stílial so bygningurin er heilt óalmindiliga flottur og tað haldi eg fíggjarnevndin sá bara tað sum var komið til har fyri einum ár síðani og tað verður óalmindiliga spennandi fyri tann føroyska sjúklingin sjálvandi eingin ynskir sær inn har tað varða nýggjar sangur eisini men tað verður spennandi at koma inn í eidan nýggja bygnaðin bygningin og fáa tað alt bundir saman so atat mann fær allan logistikkin í ordan eisini og øll her inni hava onkuntíð nevnt endurvenjing endurmenning við brúka reabilitering at mann fær nakra óordiliga útgerð sum veruliga vit kunnu fáa okkara medborgarar út aftur í lívið út aftur á vit hoyrdu um ein ein arm á klaksiskar sjúkrahúsi et robottarm sum hjálpir øgiligt nøkur menniskjum til at bíva uppafturesæra vistay hava verið út fyri einum øllum øðrum heilabløðing ella hvat veit eg og at nú seta vit av eisini til útgerð so at tú kann koma fyri teg aftur vissi tað hendir tar nakað so at í øllum hesin her haldi eg tað er øgiliga positivt at vit kunnu endusa verkætlanina og eg tori ikki at fara at siga frá tigur frúerpas læstu maður eitt millión beløp tí at landsverk var úti í gjárkvøldið í sjónvarpinum tit hoyrdu teir teir tordi ikki at siga eitt beløp men fara eftir øllum bygningsmessanum har úti ja tað eg tori ikki at nevna tað t t fleiri hundrað milliónir tí at tú má deila tað upp tú fært ikki pláss fyri tí beinanvegin men tað má sjálvandi setast á eina langdíðar løgu ætlan bara við parkeringsviðurskiftir har úti tey eru ikki optimat upp á nakran máta so so hetta er at enda eina verkætlan eg tími so illa at hyggja aftureftir hyggja frameftir tað er eingin ivi um at tað durkar frá tvey túsund og átta tit hava hoyrt um iki holini sum vit borða tað er ikki nakað tekniskt í tí at borð eitt hol tað er at tey durka eisini við tvey trý hundrað milliónum visti fært aftur til tvey túsund og átta tvey túsund og tíggju so durka tað eisini við tvey trý hundrað milliónum og tað ger hasin bygningurin eisini so so tað sær út til at tað er er nakað sum hendir visti tú dríggjar at byggjarí stórt byggjarí fór leingi so tað best er nokk at at at koyra tað sama men vit ktit kenna øll tær sum er í politikki at at tað er bara ein ávís nøgd av pengum tað eina ári so at mann má líkasum laga seg til so at onnur økir eisini fáa burturav skattagjaldaraspeningi men heilsuverkið hevur fingið nógva raðfesting er hesi tvey árini tað kann mann bara takka øllum flokkur fyri eg haldi ikki at eg haldi ikki at mann kann minnast har úti at størri upphæddir settar av til at gera viðgerðirnar betur og at royna at fáa fólk til sjálvandi vit fingu ein ordiligan bakkalogara við korona a tað er hatta har sum eg nevndi ait maigitaijecon hann planlegdi ofta tólv umgangir men tey hava tey fingið tann fyrsta beint framman á tað mátti ai revordera planirna hjá sær úr ringinum øh so tað er akkurát sum tað er hent at at atvit kundu ikki planleggja tað korona sum kom inn á okkum kom við nítjan tað hevur tikið nógva orku fólk hava verið eitt sindur fjáltúrstungin og sovorð nakað men nú gongur væl beturi kann mann siga vit eru á veg út á slættari sjógv so vónandi verður tað í desemburmánað ella um tað fer yvir orkuskifti at vit kunnu taka tann nýggja hábygningin í brúk og tað verður fantastiskt eisini fyri tey sum stríðast við við við sálarligan avbjóðingum at tey ikki verða koyrd akomo hini mennan vegin mann kendi frá havnini at nei visi mann skuldi til ein ávísan so so var tað ikki so gott at vit vit taka okkum væl av øllum borgarum líkamikið um tey hava brotið sálina eitt tíðarskeiði tá tey hava brotið beinið so tað er eisini nakað gott við við hábygninginum at tey fáa ordiligar umstøður at liva undir og eisini tá mann kann ámann kann taka ungdómin og skerma taga av so at tey ikki eru saman við vaksn fólkið so her er nógv nógv fasettir meira enn teir einoghálvfjerðs komma átta milliónar hetta verður simpultenn ein stór hending fyri bæði tær fólkið sum arbeiðar innan fyri heilsuverkið og so sanniliga eisini tey sum p á ein ellannan máta fáa brúk fyri okkara heilsuverki so takk fyri eg skal ikki oyði leggja ta góða málið tí at tað hevur verið so ómindiliga gott frá framsøgufólkunum so at eg skal ikki venda tær skeiva á veg num so túsund takk fyri øll framsu
sefólk ja tað er onkur viðmerking polla reyna
ger su væl takk fyri eg haldi tað klæðir heilsuverkinum at hava ein so positivan mann sum kale holm johannesen sum sum landsstýrismann tað haldi eisini um undanfarna landsstýriskvinnu og sjálvt um tað eru summi ting sum kanska ikki venda heilt rætt í tí samlaða roknistykkinum so eri eg púra samd við kale oholm johannesen at vit kunnu ikki brúka føroysku pengarnar betur enn til eina verkætlan sum hesa og eg haldi eisini at vit kunnu samla politisk skipan tá ið alt er liðugt so kunnu vit við góðari samvitsku siga at hetta her var púra rætt val takk fyri
her ligur hon
ja tað er eingin ivrið um tað hetta hetta vara rætt val hetta var neyðugt tí at vøksturin hevur í stórur ú tí føroyska samfelagnum her nógv fólk flutt til og tað leggur eitt eyka press á okkara heilsuverk um vit vilja tað ella ikki vit senda nógv fólk av landinum eisini tað sum itikki klára við spískkompetansin her men men men eg gleði meg óalmindiliga nógv til at koma koma í handan hábygningin at at tað verður tikið brúk soleiðis at at viðurskiftini verða betur so so eg haldi vit eru øll vit eiga øll at gleða okkum til heta her hesa stóru hendingina sum verður við ársenda illa fyrst í næsta ár
ja og so var tað jóhannes
joensen gersuvælja eg haldi tað er jaligt positivt at vi nú fáa ein ein eitt eitt væl útbygt sjúkrahúsverk g haldi vist lggja frameftir í halda er gott at landsstýrismaðuin er jaligur og positivur um hvussu tað fer at verða eg hugsi eisini tað eina tann bestu mátin at brúka skattakrónurnar hjá okum uppá t tað er sjálvandi at brúka ta upp á heilsuverki harsum tær ætlaður tiltí t ta ein einstórur partur av teimum pengunum eiga at brúkast til heilsuverki so tað er ein sjálvfylgi vír mínari verð í einum vælferðarsamfelag sum okkara at brúka pengarnir m tú skuldi brúkast og tað er heilsuverki til dømis

keiliholhansenja men eg eri vit eru púra samdur vit eru púra samdur at vit brúka pengar til heilsuverkinu so eg komi aftur tá ið fíggjarlógina fyri næsta at biðja um meir men sjálvandi skal tað brúkast við skili altso vitskulu gera tað kvalitet at vil kvalitet fyri teir pengarnir sum vit tilføra heilsuverkini ellars havi við broytt til kristin andreasen vit hava broytt vistu vit fara undir at byggjarí aftur tað má vera betur frágangið tá ð vit byrja eitt byggjarí og tað verður ikki nakað byggjarí innan fyri okkara verk har úti sum fer í gongd aftur uttan at alt er klárt og at tú veitsta hetta er tað sum tað kostar út frá øllum fyritreytum sum eru við bígginskrá og ætlanum alt skal vera liðugt tað er rættumátin at gera upp á tí illa ver tað bara sum hetta her
takk fyri hara formaður ja takk fyri so var vóru ikki fleiri sum hava biðað um orðið hetta orðaskifti er endað og málið verður beint í fíggjarnevndina til víðari viðgerð eg eg skal boða frá áðrenáðrenn vit fara undir tað næsta málið at tað síðsta málið á skránni í dag løgtinsmál nummar hundrað og seytjan uppskot til samtyktar um fíggjarpolitiskt regluverk tað verður tikið av skránni so fara vit undir fyrstu viðgerð av løgtingsmáli nummar hundrað og fjúrtan tað er uppskot til løgtingslóg um kt heildarætlan fyri undirvísingarverkið biðja um framsøgmenn fyri fólkaflokkin heðins acariasen fyri javnaðarflokkin jóhannes joensen fyri sambandsflokkin magnus rasmussen páolla reynatúgvu fyri tjóðveldi jaspur langaard fyri sambandsflokkin og bjarni kárasun peterssen fyri framsókn heðin zachariasen er fyrsti røðari ger so væl
takk fyri harra formaður sum tað verður sagt eisini so er tað uppskot til løgtnslóg um ktheildarætlan fyri undirvísingarverkið og tað er landsstýrismaðurin jensarana sum hevur lagt uppskotið fram og tað sumhetta uppskotið snýr seg um tað er sum tað verður sagt eisini tað er um ktskipanina fyri fyristovnarna hjá hjá undirvísingarverkinum og at hetta her sjálvandi er nakað sum er neyðugt og sjálvandi nakað sum er ei partur av framtíðini tað er væl eingin ivi um tað samfelagið fær jú meir og meir yvir á tað tøkniliga og tað verður tað líkasum eisini víst á í hesum her partinum eg haldi sjálvur at hettaher uppskotið er eitt eitt gott uppskot sum eisini peikar frameftir og sum tað eisini verður sagt í her beint at seinastu fimtan árini er eini røð av ymiskum ktskipanum ment tiltil lestrarfyrisiting og so verður nevnd okkur dømir um tað og at mann hevur í tvey túsund og nítjan hevur mann staðfest í undirvísingarstýrinum saman við leiðslum á skúlunum og útbúgvingarstovnum ein átrokandi tørv á nýggjum og betri ktskipanum og støðan á fleiri økjum er alsamt meira hættislig

út frá tí sum tað verður sagt er atsum st mest álvarsamt er at skipanirnar ikki liva upp til verandi krøv um kttrygd og persónsdatuvernd

sagt í uppskotinum hetta her ati til dømis atat eingin av verandi ktskipan líkil krøvini til kttrygd og verju av persónsupplýsingum ktskipanini krevja longu nú dagføringar sum hvør sær eru kostnaðarmiklar og skúlaloyðslir myndugleikar og politiska skipanini fáa ikki álítandi hagtøl og eru ein fyritret sum er ein fyritreyt fyri ráðlegging umsiting og menning og somu dátur verða brúktar asum verða skrásettar verða fleiri ferðnar brúktar sum oftani eru til fyri at fáa tað ger mann manuelt og dupultsskrásetingar verða hevur við sær feilir í málsøðgerðini sum ger eftirlitið hjá myndugleikunum tungt og elvir til óneyv útreiðslur

hatta er nøkur av teimum dømunum sum tað verður sagt í hesum her og sjálvandi tað at hetta her er ein skipan sum er fyri fyri tað hjá landinum og hjá kommununum og síðani hevur uppskotið eisini verið til hoyringar hjá hjá teimum ymisku tað hevu verið til umvælis hjá øgiliga nógvum myndugleikum har millum lærarafelagnum og har millum kommunufelagnum og sjálvandi tað er ein partur av tí tí at hetta her henda skipanin er jú eisini galdandi fyri kommunur tað eru jú trýogfjøruti

vit vit hava sjávandi eina skipan í dag sum er soleiðisnar at kommunurnar vistu vit taka tann kommunala partin so er tað tað vil siga skúlar sum eru frá fyrsta og til við við við tíggjunda tað liggur jú úti hjá kommununum og tað er at skaffa hølir og undirvísingartilfar og annað og har ímillum kttøkn og so hava vit sjávandi ta skipanina at mentamálaráðið kemur so við teimum tímunum sum skulu brúkast til undirvísing og tað verður eisini víst á tann partin í hesum her frá lærarafelagnum hvar ið mann tekur undir við uppskotunum men er kanska eitt sindur ivasamur í sambandi við at fær mann nú nokk av tímum ella tíð til at røkja hettar her og so verður tað víst á at at tað er øgiliga umráðandi at tá mann kemur vi einai tílíkari skipan at hon virkar frá fyrsta degi tá ið hon kemur inn í skúlarnar og at tað tann parturin sum skal brúkast til hettar ikki verður tikin frá tí dagliga undirvísingini og tað haldi eg sjálvur er eisini øgiliga umráðandi at mann fer eftir tí tí vit síggja at innan fyri skúlaverkið hevur tað kanska verið meir og meir av tí eg veitikuman kann siga teimum teimum vanligu

at tey hava eru soldaði eitt sindur út tí at tað kemur meir og meir inn í skúlarnar og ati tann parturin er øgiliga umráðandi at mæn heldur fast við soleiðisnar at næmingarnir fáa ta grundleggjandi undirvísingina sum skal til fyri at so siga fyri at ruspa seg til tann dagliga veruleikan tá ð mann einaferð fer úr skúlanum øh tað var eisini tosað um heta her við at tað sum kanska virkar eitt sindur løgið í hesum uppskotum haldi eg og tað haldi eg mánn má fáa kannað í nevndini tað er at tá ð mann tosar um fíggjarligar avleiðingar so sigur mann tað at tað hevur ongar fíggjarligar avleiðingar fyri kommunurnar og tað haldi eg virkar eitt sindur løgið tí at tað verður gott nokk sagt í uppskotinum at mann hevur í dag eina eina eina skipan ni innan fyri etaher við skúlum og og tað er eitt vissur rakstur sum fer í tað og tað er eisini rætt eg trúgvi eisini at tað er rættiliga ymiskt frá øki tløki frá skúla skúla og tí trúgvi eg ati at tað er eingin ivi um at hetta er eisini eitt uppskot sum sum kemur at kosta fyri kommunurnar men hetta er sjálvandi eitt amboð eisini sum er gott og trúgvi eisini neyðugt og sum tað eisini verður víst í uppskotinum tað at tú fært eina skipan sum er galdandi fyri allar skúlar óansæð hvar í landinum tú ert ella hvat færi slar skúlar tað eru so fáa næmingar og lærarar og onnur sama møguleika øll fáa so sama møguleika og tað haldi eg sjálvur er gott og tað er uppbyggjandi og tí haldi eg sjálvur at uppskotið er er gott og er sikkurt eisini neyðugt men so verðurtað eisini víst á at mann sparir tíð og har síggja vit eisini at er komnar viðmerkingar frá tí danska lærarafelagnum haldi var um at at tað var eisini tað sum skuldi verða galdandi í einari skipan sum mann brúkti ella sum mann fór til í danmark men tað vísti at tað var tað ikki tað var kanska tað øvugta at tú brúkti meiri tíð til hettar men tað við við við dátutrygd og so víðari tað er sjálvandi ein veruleiki sum tú noyðist at fyri athalda teg til og eg haldi eisini sum sum eru sum tíðirnar eru so er tað eisini neyðugt og tí haldi eg ati

er gott men men sum sagt at so parturin ímillum tað hjá landinum og tað hjá kommununum tað haldi eg eisini eigur at verða eigur at verða betri lýst og tað skal ikki vera nakur nakar krikritikkur men eg haldi sjálvur at tað hevur kanska haltað við ati tá mann er komið við skipanunum sum myndugleikarnar í hesum førnum mentamálaráðið kemur við so hevur tað verið kanska for lítið samskifti við kommunurnar við skúlarnar úti í økinum og vit sóu tað við við landsroyndunum sum vóru tá atman koma vií einari skipan hvar ið allar royndirnar við tí heilag skuldi ganga yvir teldurnar og vit sóu at alt klappaði saman tí at man var sletti og tú kanst ikki vera fyrireikaður visti tú ikki ger tað soleiðisnar at tú fert og fyri heldur teg til hvussu er støðan úti í teimum ymisku skúlunum hvat er tað fyri amboð tú hevur oghvat er tað fyri nethevur soleiðisnar at tú kanst prøva tey tingini av áðrenn tað eð hildið vera nokk so natúrligt m man prøvaði tingini av áðrenn og men tað er so farið og eg trúgvi eisini at tað er eisini nógv broytt hjá nógvum kommunum runt um men men vit síggja eisini tað at hjá nøkrum sum hava tað verið hvar ð hevur verið til til ummælis hava nøkur felag hava ikki svarað aftur og sum hevi tað allarflestu tikið undir við tí og so kommunufelagið komið við einum einum teksti sum eg haldi virka ætir mínum tykki eitt sindur ógreiður altso eitt sindur ókonkretur tí at antlið má væra fyri tí ella aet vara ímóti tí visti mann er fyri tí so so er tað nokk so onkult eg van ímóti tí so má mann kunna argumentera fyri hví mann er ímóti ella hvat mann heldur skal vera broytt og og soleiðisnar at mann kann brúkfa skipanina men tann fíggjarligi parturin haldi eg mann eigur at fáa lýst serliga fyri fyri fyri kommunurnar og ikki minst hetta sum tað verur víst á hvør kemur at at at taka sær av hesum her vt vit hava sum skipanin er í dag so er tað øgiliga onkult tá su skúlaverkið liggur hjá hjá mentamlahjá landinum og tað er tey sum koma við tímunum og betala fyri lærararnar og kommunurnar og betala jú fyri alt annað og eisini hetta her at kunna hava fólk til mann sigur hvussu nógv orsføk er at tað var ein trettan orførk ella hva tað var sum sum mann sigur í hesin her fyri allar skúlarnar í føroyum til at taka sær av hesi skipanini sum í dag er tað er kanska alt ov lítið og og tí haldi eg tað at samanumtikið feri at taka samanum tíðin fer men hetta er eitt gott uppskot men tað eru nøkur ting haldi mann skal fáa lýst og greitt í nevndini har ímillum tann fíggjarliga parturin og hvussu ið tað kemur at ávirka økini úti um hjá oymsa kommununum og hvussu tað kemur at ávirka ta dagliga undirvísingina
ja so eru tað nakrar viðmerkingar páll á reynastuhvørvinum
fyrst ger suvæl bara takka heens akariasen fyri eina góða røðu har sum manne setti nøkur spurnartykkin við tann fíggjarliga partin og tað er eisini eitt sum eg havi fest meg við her mann snakkar um teir níggjuogfýrs milliónir krónurnar og einogfjøruti milliónir og og so sigur mann kortini at fjøruti milliónir krónum er tað sum mann velur at raðfesta tey komandi árini tað er eitt sindur støðan umaftur við við við teimum byggiverkætlaninum vit hava havt uppi at venda at tað tykist eitt sindur sum mann man skjussa seg fram til eitt tal sum mann ikki er vísur í fer at at halda tá til stykkið kemur hevur heðinsacareasen er ikki nakað hugsað

takk fyri og takk fyri viðmerkingina ja altso nú komi eg faktikt ikki inn á akkurát tann partin har við at sum tað verður lýst í hesum her at mann biður um eina upphædupá fjøruti milliónir men vit síggja eisini tað gongur aftur hetta tað samlaða talið í níggjuogfýrs komma fimm og so sigur mann tað so flytur mann seg yvir altso hetta er fyri at menna hettar her og síðani vísir mann á at tá ið mann er liðugi viðhetta her so so flytur mann tað yvir á grein sjey ella hvat tað var og so líkasum fær tað tann vegin altso eitt er givið at visti tú ikki játtar pengarnar til tað so bara flyttað frá einari kontu til eina aðra av einari aðrari konto til eina aðra sum er innan fyri tað sama verkið so er eingin ivi um at so hevur túteir pengarnar minni at brúka tí haldi eg faktiskt at hasin parturin er øgiliga umráðandi at fáa við eisini hvat liggur í millum fjøruti milliónir og níggjuogfýrs komma fimm milliónir og hvussu kemur tað at ávirka raksturin úti í økinum úti í skúlanum aftan á hetta verður gjørt
takk fyri ja og so er tað johannes joensen gjørt væl
a tað er júst tað sum eg ætlaði at fokusera uppá hesi trýss prosentini sum skulu ligga inn í skipanini sum mn skal fíggja inni í skipanini hvar eru teir pengarr hvat er tað mann skal rationalisera hvat er tað sum blívur bíligari hvat er tað sum sum mann sparir á onkrum økjum sum gera tað at her kann setast í verk í hesum líkinum sum tað er sett út í kortið her eg veit kki um jens acretesen hevur nakað konkret svar upp á tað
instagram
takk fyri jú tað altso tað verður eisini víst á í uppskotinum her at tú hevur eina skipan í dag sum kosta sonógvar pengar o líkasum at mann tekur líkasum tað og tað er har frá ið tú skalt brúka tann munrin sum er frá fjøruti upp til níggjuogfýrs men eg veit ikki t men tahalið er viktigt at fíggjarnevndin fær at kannað men tað er eingin ivi um at vissu mann ger tað eg hevði bara hildið tað tá mann kom við einar sovorðnari sovorðnari verkætlan sum hesari sum helt helt mann seg til tað samlaða talið og ogipað ogog lagaðu hesa skipanina til eftir tí og so verður tað víst á her at mann hevur koyrt eitt ár longur enn enn enn manupprunaliga ætlaði og tað er líkasum vísir mann á at tað er eitt sindur av einær skandalu ella husum mann sigur men men tað haldi eg slett ikki eg haldi tað er umráðandi at fáa gjørt tað rætt og fáa tar røttu tølini fram soleiðisnar at um tað tekur eitt árð longri tað er so tað men tað haldi eg betýðir einki í tí samlaða og t tí er tað viktigt at fáa munin millum fjøruti o níggjuogfýrs komma fimm fram og hhvat hvussu kemur tað at ávirka daglidegin
takk fyri so er tað brandur sandoy
ja takk fyri harra formaður bæði heðin zachariasen og eg sjálvur hava arbeitt rímiliga nógv í kommunalargeiranum sum borgarstjórar og nú kom heðin inn á at tað er við við hesum tvíbýtuni millum land og kommunurnar tá tað kemur til býtið av útreiðslum á millum annað fólkarsku løkinum har sum mann millum annað kommunurnar halda kostnaðin av undirvísingaramboðnum ella undirvísingarkostnaðin sjálvan meðan landið heldur lønirnar hevði tað ikki verið upp á sítt pláss hevði tað ikki verið betri at vit samlaðu ábyrgdina fyri undirvísingini allari undirvísingini á sama stað nemliga inni hjá landinum har sum landið skuldi hildið undirvísingaramboðini og veitt eina eitt javnt undirvísingaramboðsstøði til allar næmingar í landinum heldur inn at kommunur liggja og kappa sínámillum um at at

takk fyri ja tað er faktist eitt fínt sjónarmiðið út frá viski mann mann tekur tað út frá tí men eg haldi eisini sum brander eisini brander sanderesini vísir á het her at vit hava verið inni í tí kommunalu skipanini eg eg havi bara tað fornæmilsu av tí at vissu kommunurnar ikki høvdu gjørt tað sum tey gera so hevði tú ikki verið komið so langt fram sum teð er komin og so kanst tú diskutera um tað eru kommunurnar ella landið sum sum eigur at gera tað visi eg taki til dømis skúlan við streymin sum vit hava gjørt har hava vit so keypt alt allan tann partin inn í skúlan tann nýggja skúlan soleiðisnar at at at tey tingini eru nemliga innan fyri kt er upp á pláss og eg trúgvi at vissu eg sigi ikki a tað erso men eg trúgvi visti tað var at tað lár hjá mentamálaráðnum út frá tí sum hevur verið núvur ta einki við hendan landsstýrismannin at gera men so trúgvi tað er gingið ógvuliga stirvið og tí haldi eg sjálvur at skipanirnar úti hjá kommununum hava verið við til at ment skúlaverkið og ikki minst eldraøki og sovíðari tí haldi eg tað at tað er øgiliga umráðandi at atat tað er nokk so greitt ímillum hvat er tað kommunurnar gera og hvat er tað landið gertakk fyri
ja so er tað johannes joensen sum fær orðið
ja fyri liggur her fyriligar etta uppskot til løgtingslóg um ktheildarætlan fyri umdskoyraverkið í føroyum og fyrst vil siga beinanvegin at hetta er skilagott tað er skilagott at mann ætlar at samla allar ktloysnir sum mann fær in á felags ktiloysn á alt skúlaverkið h so tá tað kemur til eina heildarætlanin á hesum øki so taka vit undir við tí javnaðarflokkinum men her eru nøkur menn í hesum uppskotunum altso vigt l eg siga at tað at sum man hyggur eftir eftir loysni sum mann er vil so so veit mann tað at mann hevur ein rúgvu av loysnm á ymisk tøð bæði á miðnámi í yrkisskúlum og í fólkaskúlanum harymiskir skúlar í ymiskum kommunum hava ymiskar ktloysnir felags skal mann so siga tað ati kttrygdin og kt loysnar eru ymiskar ogikki nøktandi tað kan mann staðfesta og vit hava fleiri skúlar í føroyum sum slettu a hava møguleikar fyri at hava hesa kttrygdina tí tað erso smáir so pá einlalnan máta so er tað fínt man samskipar tað sum mann hjálpir eisini teimum skúlum sum sum ikki hava hava kanska makt at hava eina skipaða kttrygd men visi man hyggur eftir í eini heild so ætlar mann at gera eina heildarætlan fyri ktumsyting oundirvíkarverkinum og hon strerkir frá tvey túsund og einogtjúgu

sum eitt felags rakstrarnet og tænastuveitingardepil talað landsnet sum mann hevur fyri landsstovnarnar og tað kann eisinivera skilagott og so nummar tvey at mann ætlar at menna eina framkomna og trygga lestrarfyrisitingarliga ktskipan sum er felags fyri fólkaskúlar miðnámsskúlar yrkisskúlar maritimaskúlar og fróðskaparsetur og tað er so sjálvum er ein verandi ktskipan sum lúkur ella lýkur øll krøv bæði til ktotrygd og dátuvernd og sum verður dagført við tíðina og tað er í sær sjálvum sera skilagott tí har sparir tú jú nógvar pengar tí tú hevur brúkt nógvar pengar í hesum ymisku kommununum til kanska akkurát finna tær somu skipanina og ofta eru teir pengarnir brúktur fleiri ferðir o tað er ikki skilagott tá ver tað betur at fáa eina heildar skipan men fer mann so inn á hvat ið endamálið er so stendur til dømis við seg hyggja eftir lærarum og fyrisiting í skúlam so er tað dagføringar og kuog tøkar datar til uppmøting skrivliga avrik og fráfall og mann roynir at eyðmerkja ymisk ting við fyrisitingini og lættari og tryggari skal mann samskifta og samskipa tingini og lærarar saman við ktvørum og øðrum skulu kunna menna skúlan innan kt alt øll tingini verða gjørd í dag men sjálvandi mann ger tað í ymiskum skipanum men mann kann frygta fyri at tá mann fer at krevja størri krøv á hesum økinum so verður eisini størri krøv til at eyðmerkja og dokumentera ting í skúlanum og tá tú skal eyðmerkja meir og dokumentera meir so krevur tað størri fyrisiting ella meira fyrisiting tí at telduskipanir teir arbeiða sjálvar tú mást tað má onkur føða telduskipanirnar við ymiskum upplýsingum og tað verður væl lærararnir og og leiðslurnar sum koma at gera tað saman við ktørum og tí verður tað eitt eyka arbeiði eg dugi ikki at síggja at eg skal vera minni í arbeiði eg kundi bara hugsað umær tað veruð meira arbeiði og tag mán eisini staðfest í danmark man eg skipa tað sama og har sá mann tað at tað bleiv meira arbeiði burtur úr tí tað fór at kosta meir og ikki minni og tí vendi eg aftur til hetta við níggjuogfýrs milliónum har sum mann sigur at mann fer at brúka fjøruti miliónir eyka men at tærníggjuogfjøruti milliónirnar skulu finnast í skipanini har hugsi eg at vit eru eitt sindur forbláoykt tí eg rokni við tað ver tað sama sum niðri at vit koma at brúka meir pengar enn vit halda so er að aftur tað tá ið vit eru inni á á á skúlaoygginum til dømis visi eg nevni fólkaskúlan burturav so krevur arbeiðið í dag sum lærari og sum leiðsla at tú hevur eina pedagogiska ábyrgd og eina pedagogiska leiðslu og eina og tú arbeiðir pedagogiskt í mann hevur sagt tað at meir meir ting koma innan skúlanar sum gera tað at bæði leiðslurlærarar er noydd til at arbeiða meira við eyðmerking registrering og eftirlitið og pappírarbeiðið heldur enn undirvísingarpartinum ípedagogiska partinum um man hevur sagt at leislirnar noyðast meir meir at vera fyrisitarar heldur enn at vera pedagogiski leiðara sum skulu menna undirvísingina og tann parturin kann blíva størri nú tá mann eisini setir hesi krøvini sum eg haldi eg rætt mann setir men at pengarnir ikki fylgja við tí vil eg ráða landstýrsmanninum til at hugsa um heftaher einaferð afturat og syrgja fyri at vit fáa eina hægri játtan til at fáa sett heta í verk tí eg vænti at hetta kemur at krevja meira arbeiði meira umsiting og eyðmerking og registrering og pappírarbeiði heldur enn undirvísing og pedagogisk leiðsla so er tað eitt afturstig fyri skúlan

tað blívur bara eitt framstig í ktskipanirnar samstarva við tí arbeiði sum er í skúlanum í dag tavil sa at gera tað lættari at virk ískúlanum og einklari og gera tað skjótari í tað sum eitur eyðmerking registrering og í dagliegnum vit vita at tær fleiri fundir og fleiri samskifti mann hevur við bæði foreldur tað krevur í dag foreldur og og og tað krevur eisini við millumlærarar og lærarar leiðslur og sum framvegis myndugleikar tað ger tað at tú mást eyðmerkja meir og og og tú mást rigistrera meir og tað skal altíð rigistrerast nú inna eina telduskipan í dag verður nógva tíð gjørt men mann kann hugsa sær til at tað verður meira gjørt nú tí krøvini vera størri nú skal alt registrerast alt skal goymast alt skal gerast talgilt so tað er tvær síður av somu søk altso eitt er at vit duga at fara í gongdvið eft her tí hetta er neyðugt vit skulu hava kttrygdina í hásæti í skúlanum skúlaverkinum sjálvandi skulu vit tað men hinvegin vit mugu eisini hava játtan at tøka til at kunna fara í gongd so vit eisini skulu ella kunnu reka tað vanliga virksemið sum er í daglidegnum kjarnuuppgávurnar nemliga tað at undirvísa at leiga tað má ikki blíva soleiðis at vit blíva eitt registreringsveldi í sær sjálvum har vit skulu eyðmerkja og registrera alt av eftirlit við hvørjum øðrum og har sum undirvísingarparturin og leiðsluparturin blívur bara sekundift og tað er for nógv av tí haldi eg generelt í samfelagnum at vit hava lyndi til at skapa okkum skipanir sum skulu vera so góðar og lættar at at virka í og at brúka men tað blívur oftani soleiðis at tað blívur tyngri og longri at brúka

vit í javnaðarflokkinu taka undirvið hesum her at mann fær í gongd við hesar ktuloysnirnar men vit taka atlit til tað sum mann sigur í viðmerkingunum tildømis frá føroya lærufelag og frá øðrum pørtum eisini kommunufelei partvíseisini yrkisfelagið hjá miðnám at mann má hyggja eftir fylgja pengarnur við krevur ta meira arbeiði hvussu veit mann at vit spara níggjuogfjøruti milliónir í skipanim hvar er tað eyðmerkt hvussu kann mann vísa á tí sambært hesum so eru tað fjøruti miliónir vit koma at brúka og níggjuofjøruti mili ónir finnur mann inni í skipaninr pá einlana máta

ja tá tá ið mann heldur tað tað liggja inn í skipanini so skal mannminnast til at tað arbeiðið sum eg gjørt í dag tað verður forsett við at gera men tað kemur nógv nýtt arbeiði sum skal gerast visiman hygur eftir heildarætlan í fólkaskúlanum so so krevsta nógv hægri játtan fyri at til dømis at kunna fylgja tí pedagogisku krøvinum sum er í fólkaskúlana í dag bara tað at mann ætlar til dømis at skipa undirvísingina øðrvísi man snakkar um tvíloyraskipanir og mann snakkar um onur ting tað kann ganga útí yvir tað vissu i kttrygdin kemur at krevja so nógv eyka tað er tað sum er bangin fyri so eg vóni at hetta verður nakað sum ikki kemur at tyngja skúlavirki menn kemur at hjálpa og at vit fáa eisini pláss fyri at mennina skúlan pedagogiskt við undirvísing tvílæraskipanum útbúgving av lærarum etirúing av ktvørum og og tey tingini sum vit hava víst á í so stóran mun innan fyri skúlaverkið so eg vóni at landsmaðurn kann greiða frá nærri hvat hann hugsar um við hesi skipanini og hvat hon kemur at ávirka vit fáa eisini kanska meira innlit í tað í mentanarnevndini tá ið vit fáa høvi at hoyra
ella parti nei í fíggjarnevndini sjálvandi orsaka ja takk har eru nakrar viðmerkingar djóni nólsoy joensen ger so
ja takk fyri frú forkvina ja tað r heta her sum johannes joensen er inni á sum er eit sindur ógreitt ur sum landstýrsmaðurin allarhelst fer at greiða nærri frá og nevndararbeiði eisini fer at vísa tað er hett her við at tá tað verður verður nevnt níggjuogfýrs miliónir sum tað samlaða kostar so hetta fjøruti milliónir sum verður koyrt í nú og og tí ati tað skal helst ikki sum johannes joensen eisin nevnir at fer at krevja eyka arbeiðið tað tá ið mann setir hesa her kátskipanar í verk og hvørt á sínum tí kter ertað er nakað bara sum vindur upp á seg o sum fer at vera framtíðin og og har skal mann gera íløgur sum samfelag í so at kanst man siga allir partar sum var av innan fyri skúlaøki serliga eisini føla tað at tey strekkja til og at er tað neyðuga orkan til at dagføra og og og halda tað koyrandi so so tað var intersant líka at hoyra hvat hvat hvat tað blívur til viðhesum miliónum ha sum sum eventíðelt mangla í so takk fyri

takk fyri øh ja takk fyri fyrispurningin gjóni nolso joensen ehtað er nemliga tað sum sum er eg veit frá skúlaleiðarunum eg skal taka tað at fyrisitingarparturin ella tað sum eitur leiðsluparturin hann fyllir mann kann siga meir og meir men allíkavæl so játtani tann sama tað vil siga at mann mann kemur at mangla leiðslutímar frammanundan í skúlanum í dag og fer tað at krevja nú framyvir at tú skalt eyðmerkja og registrera meira tað vilsja tú skalt sita meir fram skriviborðið og og tasta inn í skipanina so verður tann partin sum eidur fyrisiting nógv størri leiðsluparturin og tann pedagogiski leiðslupartin úti í skúlanum fyr at menna í skúlan tað verð minni tíð til tað so nakar við leiðslutíð til at gera arbeiðið má man eisini snakka um og so er tað skúlar sum summir skúlar hava harva skrivarar og summir skúlar hava ikki skrivarar og hvussu brúkar mann teir í mun til hetta arbeiði
ja takk so er tað magnus
nusrasmussen ger sovæltakk fyri harra formaður eg haldi tað virkar sum at johannes joensen sær eitt sindur í myrktipáta altso hann væntar at hat tað veru eitt øgiligt eykaarbeiðði bæði hjá lærarum og leiðslum og tað tað síggi eg ikki akkurát og visu tað skuldi verið atð vera eyka arbeiðis so og og at tar hverður meira álagt ar læraran er tað so ikki ein fakligaspurningur altso er tað ikki so ikki fakfelagið hjá læraranum og leiðsluna sum skal taka tað upp og siga nú øk økist arbeiðsbyrðan ella ella hvat hvat meinar johanes joensen um tað
ja takk fyri
óannes nsenesnei ja takk fyri fyrispurningina nei vit eru púra ósamdr har altso tú mást heldur vera pá forkant enn at hugsa aftaná vit burdu havt gjørt tað hugsar bara hugsar tær til at tá tú virkar sum lærarhar í dag so eru ein rúgva skal røkja og tær uppgávurnar vist mann hevði havt meir uppgávur til kjarnauppgávuna at undirvísa og tann partin av í undirvísing tað pedogogiska arbeiði so hevði mann kunnað fingið ein betri skúla hetta sær ikki út til at leggja upp til at mann hevi meiri tíð til tað tí hetta kann eg síggja út til og tað er tað sum eg bara ávara ímóti at tað ikki má blíva minst til eg taki undir við uppskotinum men vit mugu vera uppaforkant við at tar má ikki blíva meira pappírarbeiði tað skal helst vera minni pappírarbeiði minni registreringminni eftirlit
har
ja takk heðin zachariasen ger so væl takk fyri johannes joensen hevur innlit í tá ið mann tosar um hetta við skúlaverkinum og dreingin yvir mann hoyrir at maðurin hevur at johannes joensen hevur erfaring innan fyri økið og eg faktisk spørði samdur við tí eisini at at tað skal ansast eftir at at tað ikki blívur ferðiburtur av tí vanligu undirvísingunum sum er men men í uppskotinum stendur at her at mann sparir tíð tað verður víst at verða tær skipan og við at fara inn á hesa skipanina so kemur tú at spara tíð upp úr teimum samtíð síggja vit eisini formandi tí danska lærarafelagum sum vísir á at tað bleiv eisini sagt hjá teimum men tað var tú øvuta lat okkum tú hopa at tað verður so so sum tað stendur í hesum tí eg eri eisini samdur við handur hjá hjálpum í tí tað er umráðandi at kjarna uppgávurnar í skúlanum at ikki ávirka tær men hetta er eitt amboð sum ger tað meira effektivt og harvið eisini betri fyri starvsfólki og lærarar
ja takk jóhannes
síðan søgnir so væl ja takk fyri ja eg eri púra samd í hinsa klesi tí akkurát har vit eru eðh hvussu tað fer at ávirka tað vita vit ikki kansso skulu vit sagt tað at vit eftirmeta skipanina aftaná eitt ár at vit siga vit fáa tað at síggja hvussu hetta fer at ávirka skúlan tí vit síggja bara at seta tær verk og ikki eftirmeta hvussu støðan er altso hetta er væl ikki nakað sum bara arbeiðsmarknaðurin skalum skal orðna sum maksins ræðstøðurin við vit áleggja nú nøkur ting tí við skúlaverki so mugu vit eisini syggja fyri at tað ikki kemur at tyngja dagligtagin hjá skúlaverki og tað er púra greitt vit mugu eftirmeta skipanina við sum verður for tung at tríva hjá skúlamyndugleikum
ja takk haði næstur at røða er um at
nus rasmussengersovætakk fyri harra formaður ja líka tila tað síðsta sum jónes joensever inni á nei eg helt bara t at hann hann var eitt sindur bekimraður um hatta er altso hann hann tekur undir við skipanini í tí fyrsta setninginum so var tað bara menn og menn og menn og menn altso mann sá krúvliga myrkt upp á tað tað tað var har eg royndi líka at at venda tegeitt sindur jamen hetta verður gjørt ó tað betri ttað er har tað er ha og so verður tosað um hesar her hesar pengarnar sum nú er vekk hesar pengarnar sum eru vekk eg e haldi eg lesi bara tvær reglur úr uppskotinum tað tað tað stendur á íu í fjúrtan uppskotinum írøðstandi fíggingin altso hesar her sjeyogfjøruti komma fimm milliónir eg eru longu inni í skipanini sum fígging til rakstur av verandi ktvirksemi í undirvísingarverkinum er tískil ikki partur av uppskotnum til verðkslagslógn tað stendur a pengarnur í skipanin tað sum vit fara at siga í fíggjarnevndini tað er tað landstýrismaðurin kanst ikki útgreina heit eitt sindur altso tað tað er har tað er altso tat halda tað at pengarnir slekki eru til staðar tað stendur at teiri tilstaðar landsstýrismaðurin kemur in í fíggjarnevndina hann leggur kortini á borðið soleiðisnar koma vit til hesar her milliónirnar sjálvandi kann kann hann dokumentera tað sumhann rskrivað her soleiðinar bara fyristilli mær tað bara fyri at fáa tað av vegnum eg havi verið nokk so nógv í skúlaverkinum og kennir skúlaverkið frá frá míni tíð ella sum sum lærari og so eisini frá kommunala sum manmann kennir hvar ábyrgdin liggur og so víðari og vit vita gott tað at ktskipanirnar í skúlanum og ikki bara í fólkaskúlan vit hunnokk ikki bara um fólkaskúlanir hetta eru jú allir skúlar í føroyum eg kundi líka hugsað mær kanska at spurt landstýrismannin hevur verið ikki nevndur vinnuháskúlin altso eg eg eg hopi barathann er upií ella at ta er tað veit ikki tí her her stendur í í allir møguligi skúlar altso ja undirvísingarstíðunám kommunurnar og fólkaskúlan miðnám setri og kt landsins men tað stendur ikki vinnuháskúlin men eg bara forstilli mær at tað eru allir skúlar sum eru í hesun her og vit hava fingið lemjandi kritikk frá løgtingsins umboðs nei orsaka frá landsgrannskoðani um kttrygdina og skipanir tosa ikki saman tað er ikki í ordan við persónsupplýsingum og so víðari so víðari nú hevur ein arbeiðsbólkur gjørt eitt arbeiði her og hannher verið mannaður rættiliga broytt og eg so komið við einum uppskoti fyri at rætta upp á nøkrum av hasum her tingunum eg haldi sjálvur at hetta sær skilagott út og vit hava sett pengar av í ár altso í einogtjúgu so hetta adragase um at fór eina materiella heimild soleiðisr at landsstýrismaðuin kann fara í gongd við hettaher um vit í langtíðarløguætlanini hava eisini sett pengar av eg síggi væl at landstýrismaðurin ynskir kanska at vit koyra eitt sidur tættari saman so at tað var skjótari liðugt tað er ynski frá landsstýrismannim tað tað tað síggi eg væl og so er tað tað at tað stendur eisini her til dømis altso forkanningar frú forkvina kundi eg lisið úr hesi frágreiðingini
forkan staðfest at eingin av verandi kátskipanuum lýkur krøvum til kttrygd eingin og verju av viðkomnum persónsupplýsingum hatta hat hatta ljóðar jú alvorligt fleiri ktskipanir krevja longu nú dagføringar sum hvør sær eru kostnaðarmiklar landsgrannskoðarin og dátueftirlitið hav víst á álvarsligar trygdarveikleikar í verandi skipanum skúlaloyðslur myndugleikar og politiska skipani fáa ikki álítandi hagtøl ið er ein fyritreyt fyri umsiting planlegging og menning staðfest er ein vífevnd dupultsskráseting um manuell deilingarupplýsting og so víðari sovíari so víðari altso her er so nógv sum eg meini ikki er upp á pláss í tvey túsund og einogtjúgu og tað er tað hendan her verkætlanin líkasum leggur upp til vit skulu fáa samskipað efta her vit skulu fáa kttrygdn í ordan og vit skulu fáa tað at fungera betri og tað er ikki ætlanin at heta skal gerast eykaarbeiði sjálvandi allar skipanir eiga eigur mann av líkasum eftirmeta og hyggja hendi nú nakað sum vit ikki roknaðu við ja men so má mann rætta inn uppá tað tá jóhanis joensen nevnir hetta her um skráseting og skráseting so er tað tað sum troystar lærarar ífólkaskúlanu og tí má tað ikki blíva meira skráseting um meira skráseting vit skulu burtur frá sjálvandi skuluvit skráseta nakað men vit mugu burtur frá at vit brúka tíðina for nógva tíð til skráseting tað mugu vera samd um hendan skipanin leggur upp til at vit skulu skráseta men vit skrásetta í dag hetta skal gera tað smidligari vit fáa ktrygdina í ordan skúla skipanirnar um tað er vinnuháskúlin ella tað er fróðskaparsetrið ella fólkaskúli at mann mann kann tosa saman á somu bylgjulongd fyri at fáa tað smidligar eg hali t hetae ein spennandi uppgáva og vit í fíggjarnevndini færa sjálvandi inn í tann fíggjarliga partin mentanarnevndin kanska sum ikki fær hetta málið hevur meira mann kann siga tann tann partin av tí men taðher verið rættiliga nógv fokus á á hetta fíggjarliga taðer hvar eru pengarnir tað stendur í tveimum reglum teir eru til staðar landstýrismaðurin fer at greina fyri okkum og summu vit finn út av at tað e ikki soleiðisær at nakað verður kloymt yvir á kommunurnar tað trúgvi g einki upp á at mann ger uttan mann tosar við kommunurnar og kommunurnar í dag vita vit hava ábyrgd av øllum tí sum hevur við undirvísingarmiðlarnar at gera og kommunurnar næstan kappast um at hava hava so góðar tænastu sum møguligt til borgararnar tað kappast um at fáa borgarar og og tíer haldi eg at støðan á á ktøkinum er sletti ikki so galin á teimum flestu økjum sum eg kenni tað kann gott vera tað er onkurstans at tað ikki er fullgott so eg haldi hetta er ein spennandi uppgáva sum liggur fyri framman og tá ið mann hevur lisið líkasum tilfarið í hesum her so so síggi eg gott at onkur er eitt sindur ivasamur men eg haldi endamálið er í hvussu er rættiliga gott takk fyri jakkvrrr viðmerkingarjóhannes joen
sen gersovæltakk fyri frú forkvinna ja eg eri samdur við at uppskotið er skilagott tað havi eg sagt alla tíðina og at vit skulu hava kttrygd á øllum økjunum innfrð skúlaverkið men tá tað er sagt so skal mann ansa eftir at tað arbeiðið sum fyrigongur í skúlanum í dag ikki verður tyngri aftur saman men helst lættari og at skúlaverkið í dag tað tori eg at siga næstan alt skúlavirki sum tað er er ikki hevur ikki yvirskot av pengum tað manglar pengar á nógvum økjum og tí má tað ikki blíva ein pengaspurningur at mann tekur frá summum økjinum til hetta øki tí mínari verð so er kjarnuuppgávan og undirvísing viktigari enn kttrygdtakkfyri
ja takk magna
ja takk fyri harra formaður ja so vit eru púra samdur jóanes joensen er í hesun her sum mann útleggu teksti nú eg helt bara tað at at í røðuni ljóðaði tað sum at tar vór so nógv menn í hesum her at mann sá pengarnir vóru ikki til staðar og eg sigði ateir eru til staðar landstýrsmaðurin kemur at greina hvussu hvussu tey hongu sa man meira nágreiniliga og at hetta fór at gera tað at vit skuldu skráseta meira og meira og brúka okkara góðu tíð ella tey sum undirvísa brúka meir og meira tíð til skráseting ætlanin er at tað skal gera tað smiddligari eg royndi bara at venda eit itt sindur positivt út frá tí sum er uppskotinum men vit eiga alla tíðina ansa eftir at tað ikki blívu soleiðsnar sum jóans joensen kanska væntar ella hanhann vónandi ikki at tað blívu so og tí eiga vit at fylgja við og tað eiga vit í øllum fyriskipanum vit setta í verk
takk fyri ja takk annika olsen
hálvstendis ger so vælja takk fyri frá forkvinna mær dámdi øgiliga væl røðuna hjá magnus rasmussen og serliga hetta her við skráseting at tað fer øgiliga nógv tíð úti í tí føroyska fólkaskúlanum til skráseting og skráseting og eftirlit og skráseting heldur enn til tað sum tað veruliga snýr seg um nevniliga børnini og at undirvísa og dygda undirvísingini men eg havi hug til at koma við eina viðmerking í mun til til kt-førleikarnar í tí føroyska fólkaskúlanum og rósa teimum føroysku lærarunum fyri tað megnarararbeitað hava gjørt undir teimum ótrúligt truplu umstøðunum sum hava verið nú koron hevur verið at teir so skjótt kundu umstilla seg til at hava alla undirvísingina yvir netið ella yvir yvir teldu tað haldi eg er er alla aðru verk tað sigi bara so mikið at tað er neyðugt at hava eitt veruliga gott kt-verk og at hava kt-heildarætlanir og kt-trygdina í lagi tí hetta her er framtíð
ja takk magnus
ja takk fyri harra formaður ja tað var tað var t tað tað sum annika olsen nevndi nú um hetta her við hvussu knappliga tá ið eisa pandemiin kom at mann kundi fara líkasum á ta talgildu miðlarnar og undirvísa sum veruliga vísti førleikar hjá føroyskum lærari og tá ið tað kemur til skráseting í fólkaskúlanum nú kann eg sagvat fyri fólkaskúlan so hevur tað tikið yvir hond vissi eg hugsi tretivu ár aftur tíðina tá ið eg byrjaði sum lærari tretivu ár afturtíðina jú mann førdi protekoll og tað var eitt sindur av skráseting men tað hevur tikið dikási og tað troyttar veruliga læraar ogtað tað kann so landstýrismaðurin í skúlamáðurin eisini hoyra at vissu hann kann gera tað soleisnar at tað varður minni skráseting ikki so at eingin skráseting skal vera tí vit mugu hava nakað skráseting men vissi hann kann minka um skrásetingina har ið mann metir at tað ikki er so alneyðugt so hevði tað verið eitt gott stig fyri fólkaskúlan takkfyri
ja takk síðan er tað pállareynatúgvu sum fær orðið ger so væl
takk fyri formaðurin eg ivist onga løtu í at intentiónin hjá landsstýrismanninum jenesarana tá i hann kemur á løgting við hesari umbønini uppá fjøruti milliónir er góð at tað er ein intentión um at mann vil royna atbøta um støðuna hjá undirvísingarverkinum við at fáa eina eina betri ktheildaraftan enn mann hevur í

øvit hava verið eitt sindur inn a spurningin um fíggingina og eg haldi ikkiska ikki gera so øgiliga nógv meir burtur úr tí annað annað enn at eg haldi at landstýrismaðurin kanrin greiða frá hvussu hann sær tað samlaða roknist ikki at dhanga saman men eg erieitt sindur eg eri eitt sindur í iva um við um við framtíðarætlanini eg vit viðgjørdu talgildu føroyar fyri nøkrum døgum síðan og tað fær mann at vita at útgáva tvey hon kemur so aftan á eitt ella annað og mann veit ikki orliga hvat kom og her ljóðar tað eitt sindur av tí sama og vit hava havt eg veit ikki hvussu nógvar líknandi umbønir almannastovan hevði eina eina umbøn fyri nøkrum árum síðan og og tað er eisini ásannandi at at ktymfrakervi er so heilt ótrúliga týdningarmikið í dag í allarflestu allarflestu starvsøkinum tað ber illa til fyri ikki at siga ikki til at at hava økini at at rigga uttan at hesi viðurskiftini eru í

tað samlaða yvirlitið yvir dátuskipanartørvin í føroyum sum heild tí vit við gera eitt evni í dag fyri einari viku síðani viðgjørdu vit eitt annað øki í samfelagnum spurningur er eisini nær altso nær mettast heimurin ella hvussu nógv løg hvussu nógv jaður av av dátuskipanum skulu vit hava til ein fólkabólk upp á trýoghálvtrýss túsund føroyingar tað haldi eisini altso hvussu nógvar pengar skulu vit sum samfelag bæði brúka í kommunalageiranum í landskaranum í í privata garanum fyri at fyri at servisera okum trýoghálvtrýss túsund við teimum telduskipanum sum skulu hava ein ella aðrastaðni so so sjálvt um hetta er eitt øgiliga týdningarmikið amboð hjá okkum so so kann tað eisini blíva eitt sindur av einum hafti og tað er øgiliga trupult hjá okum sum sita her sum leikfólk at skula gera okum til serfrøðingar hvørjar skipanir eru tær røttu ella hvat er tað rætta at brúka á fróðskaparsetrin hvat er tað rætta brúka í heilsuverkinum hvat tað rætta brúka altso ð tað er tað er næstan skrúvað nættan enda vit hava øgiliga lítlan førleika fyri at siga at at hetta er akkurát tað rætta at gera tað var hóast alt eitt sindur eitt sindur lættari tá ið mann visti at mann hevði blýantin og og blokkin ella ella mann hevði eina árliga roknskaparbók sum mann skuldi fyriahalda seg irfyri oog tað var tað nú eru skipanirnar øgiliga nógvar víðfevndar summar tosa ikki saman og so framvegis tað er tað eg sakni eitt sindur at tað er onkur sum sum sum hevur fuglaperspektivi ella tyrluperspektivi sigur hvat er tað sum vit grundleggjandi hava brúk fyri at at at skipa eitt nýmótanst samfelag sum okara við av av ktførleika og eisini av ktútgerð og tað hugsi eg bæði bæði um

partin men eisini eisini tað sum hevur við ymfrakervi og og og við soft fer at gera tað haldi eg tað tað sakni eg tí samlaða kjakinum tí tað blívur ofta soleiðis at vit vitja ein ein lítlan bita í dag ein bita í morgin og kanska ein í ovur morgin og vit vita faktiskt ikki hvørji krøvini eru til tíðina sum kemur hvat hvat skulu vænta brúka peningin til endamálið í tvey túsund og fýraogtjúgu seksogtjúgu áttaogtjúgu tretivu fyri at fyri at halda tørm fyri at vera sjúrð í mun til hesa skipanina og tað tað átti mann at kunnað nokk so einfalt haldi eg tá ið mann hugsar um at vit eru trýoghálvtrýss túsund fólk vit vit klára rættiliga væl at meta um tann fysiska imnfra imfrakervistørvin vit kuna vera ósamd um hvørjar raðfestingarnir eru men men vit klára rættiliga væl at meta um tað vit klára eisini rættiliga væl at meta um krøvini til tann bygdingsmassan sum skal vera á á dovtann bygdingsmassan skal vera á á heilsuøkinum og so framvegis so eg haldi eisini at vit áttu at at kunna fingið eitt meirihvalsera boð upp á hvussu hvussu skal eg ella hvussu nógv skulu vit rokna við at hetta her øki kemur at krevja okkum fíggjarliga og tøkniliga tey komandi árini fyri alt landið

eitt annað sum eg havi hugsað eitt sindur um og matorið næstan ikki at siga nær verður millum næming og og og og og lærarar longur tí tað ljóðar av av onkrum øðrum enn tað skal ljóða av men eg haldi ati vit mugu ansa eftir at at skermarnir ikki blíva onkursvegna blíva tað hegni sum seta upp millum lærarar og næming tað er einki ivast í at er er viðurskifti millum næming og læraragóð so kann mann skapa undirverk altso øll minnast vit aftur á tær løturnar í fólkaskúlanum har sum mann veruliga helt at hetta her var ein lærarar sum mann var í samljóði við sum hann veruliga fekk nakað burturúr og tað er øgiliga týdningarmikið haldi eg at vit at vit ikki gloyma tann partin tán menniskjaliga nærveran hon kann ikki bara slúsast út fyri at vera avloyst av av skermveruni vit vita tað at dagsins ungda mín dagsins børn hava nógv nógv nógv størri skermtíð enn mann hevði fyri fimm árum síðan og nógv størri enn mann hevði fyri tíggju árum síðan heimurin er blivin øgiliga nógv skermar og eg haldi ikki at tað bara er ein eitt eitt treytaleystgott amboð ella eitt gott úrslit at fáa burturúr blíva eitt sindur ræddur tá eg síggi børnniur kanska heilt niður í eitt áraldri tá tey sita og sveipa á á fartelefonina tað er tað er eitt sindur ræðandi at mann at mann kann laga seg til ella læra savna førleikar so tíðliga og bara tí at atdráttarmegin er so ófatiliga sterksum hon er ha

her eg missunni ikki uppgávurna hjá læraranum at skula royna at vera tann interssanti parturin tá ið skermurin er so avbjóðandi og hevur so nógv at bjóða uppá og so skal mann royna at fyrihalda seg yvir fyri einum lærara sum sum bara er eitt menniskja við øllum teimum avmarkingunum sum aharvit fylgja so so tað at vit styrkja um ktktverkið í skúlanum tað má ikki viðføra tað at vit fáa minni av tí tí góða læraranum altso tann lærarin sum sum bæði sansar tá ið tað gongurt sær væl sum barn tá i serliga tá ið tað gongust tær illa sum barn sum er uppmerksamur í mun til hvussu tú trívist tí vit vita eisini tað at at tað er øgiliga nógv børn í dag sambært hagtølunum sum hava meira og minni ilt í sálini sum sjálv skaða seg sjálvi og so framvegis o og og eg haldi at tað er øgiliga týdningarmikið at lærarin hevur hvussu yvirskot førleika til at hava antenninar opnar soleiðis at hann klárar at at fylgja við og síggja og og og og kenna hvussu næmingurin hevur tað og tað er ein ávísur vandi fyri at at at skermurin tá kemur ímillum og blívur og blívur okkurt slag av amboði sum sum sjálvandi er ein hjálp men men sanniliga eisini kann vera okkurt sum sum skermar av heldur enn at heldur enn at skerma til

púra samdvi og taka undir við at fáa ment hesa hesa

skal fáa hjálp frá okum til at fáa gjøgnumfart hesi viðurskiftini men sjálvandi vilja vit eisini gjarna í fíggjarnevndini fáa landstýrismannin at at siga okum eitt sindur nágreiniligari um hvussu tann fíggjarliga samansetingin her og eisini um framtíðarútlitini aftan á ta tíðarfesting sum er sett í hetta lógar uppskotið takk fyri formauður
magnus rasmus
sen gersuvæltakk fyri harra formaður hatta tað sum pálla renatygvur var inni á hetta her við skerm og skermtíð altso eg eg eg síggi fyri mær at tað næstan hevur verið í hæddini tað er akkurát sum hin vegin nú nú hugsar mann um lærararnar at tað fyrr tá mann legði ein filma tað var jú fantastiskt børnini tími ikkiaii fr film longur altso tey tey vilja heldur hava við ein ein nokk so vanligan lærara at gera sum kann fortelja teimum eina røðurasøgu ella verða nærverandi ella orrt altso eg eg haldi faktiskt eg veit ikum eg íggi p posi tivp á tað at rákið er við eitt sindur við at venda lat okkum hopa tað hesin pakkin ige u potlareynatigur atttí ofta ertu sær lítlir bitar vit vit tosa um hesin pakkin er faktiskt ikki bara fyri fólkaskúlan men fyri alt skúlaverkið og tað haldi eg eri eri rættiliga áhugavert so at at mann fær nógvar ymiskar skipanir at tosa saman so tí síggi eg hetta her faktiskt sum at eg haldi onkrir fatan r hetta er bar ein fólkaskúlan men hetta er hetta er alt skúlaverkið í føroyum men hvussu nógv vit hava brúk fyri kt í føroyum tað er eisini
posla
lareynatygvutakk fyri ja nú bleiv tað kanska eitt sindur for fylosofiskt tað veit ikki men menmen onkursvegna átti tað eisini at verið eitt eitt eitt ovara mark fyri hvussu nógv mann kann hava av av av ktloysnum í einum samfelag við við trýoghálvtrýss túsund borgarum altso tað tað tað tað haldi eg eisini at vit eiga at at hava eitt boð uppá men tað er gott um hetta her hendan her skipanin kann samla trægdirnar saman kanska eitt sindur sumtann talgildi samleikin ella vtaka minn um tað so tað bara um rákið vendir at at skermarnir bláa minniaktuellir j eg vildi eg vildi ynskt at magnus rasmussen hevði rætt í teirri hugleiðingin men eg eg má siga eg eri ikki ordiliga komin til tað niður so ella tað sannføringina enn eg haldi faktiskt at at skermanin fylla ófatiliga nógv máns sær tað kanska eina besta má siglast fram við teistanum at mann fær mann fær næstan ikki kontakt við fólk tí at tí
blúgva inn í einum skermi takk fyri ta jóhannes joensen
formaður ja kt er eitt neyðugt amboð í í øllum øllum skúlaverkjunum í dag altso tú tú brúkar kt heilt frá teimum smáu heilt tíl tey vaksnu fólkinum so kt er eitt eitt tað besta amboðið tú kanst brúka mast at brúka tað rætt men og tað er eingin í diskusión um tað men men eg hugsi at tá man hevur eina ktætlan og trygdarætlani í hesum førunum tá skal mann sum tað eisini verðurnevnt í viðmerkingunum ansa eftir at játtanin má eisini taka hædd fyri eyka arbeiði og upplæring millum annað og eyka arbeiði tað er aftur át har hvat er tað og tað er tað eg haldi mann skal royna at fára útgreina í fíggjanenn
takk fyri
foreina tykkum takk fyri formaðurin ja trygdarætlanina kom ikki so trygdarpartin kom ikki so og har má mann siga har eru atfinningarnar rættiliga rættiliga harðar í verandum støðum so tað er øgiliga týdningarmikið at vit fáa tey við ikki í støðum pláss eg veit ikki hvussu mann tryggjar seg og sín ímóti at verða hækkaður av russárum tá ið tær klára at at hækka inn til inn til fbi eisini so so so er vera nokk trupul at gera skipanirnar tryggar enn eitt vist men eg samdíð hann so eina tíð at at at pengarnir mugu fylgja við og eg eri púra samferdur um at øll tey teknuligu framstigini sum vit gera tað mugu ikki ganga diva tað næmingatíð sum vit hava altso vit mugu brúka so nógva orku sum gjørligt upp á at fáa næmingarnar so sterkar og dugnaligar sum yvirhøvur
tilbiði takk fyri so er tað heðin
sachriasen tað fyri
ha formaður pállarenavekur var inni á hasun her altso skipanum altso hvussu nógva skipanir og hvat er tað fyri skipanini vit skulu hava til trýoghálvtrýss túsund fólk har er faktist púra samdur at at tað er nakað sum mann kanska eigur at fara at hygj eit sindur nærri eftir talgildu føroyar eru líkasum eitt amboð sum allir føroyingar kunna fáa og og koyra sínum tingum á upp á tann mátan í hesum førinum kemur so landsstýrismaðurin við einum uppskoti hvar mann vísir á at henda skipanin skal gera tað onklari og skjótari og nemmari at brúka og sum tað eisini stendar í uppskotinum óansæk hvar í landinum ella hvørjum skúla fter í so hava allir næmingar og øll lærarar sama møguleika so útgangsstøði er fínt men men eg eri faktikt púra samdur í tí at tað er ein rættiliga intersantur spurningur hvussu nógv skal hvussu nógvar skipanir skal menn hava til eitt land sum føroyar og
ella
takk fyri ja tað er tað at mann hevur eina eina vissión um at at gera eina ætlan sum er galdandi fyri okkum øll allastaðni í føroyum tað haldi er eitt eitt fínt fínt útgangsstøði og eg haldi eisini vit mugu viðurkenna tað vit hav í dag rættiliga sterktktumhvørvi vit hava nógvar fyritøkur sumsum doga síni ting ómetaliga væl og sum sum sum byggja byggja væl sýn part av tí føroyska samfelagnum men samstundis er tað eisini ein nokk so fremmant umhvørvi fyri nógv av okkum vit vita faktiskt so øgiliga lítið um hvussu hvussu ær skipanir eru grundleggjandi uppbygdar sum sum vanlig leikfólk og hava tíferð neyðuni at hava hava stórt álit á teimum sum bæði fyrireika hesar verkætlanirnar men eisini hjá teimum sum skulu gjøgnumferða tær aso einki ivast í hetta hetta hetta kann venda rætt men men men tað er trupult at kenna tað samlaða vavi av skipim
takk fyri ja tak so er tað bjarni kárasum tveyogtroghálvfems sum fær orð
ara formaður vit viðgera eitt uppskot til løgtingslóg um kt-heildarætlan fyri undirvísingarverkið og nú her til seinast seta vit hugleitt eitt sindur um hvat ið tøknin ger við fólk
eg minnist væl eg gekk í fólkaskúla eg gekk inn á nógs í áðrenn orkuskiftinum tvey úsund og tíggju tvey túsund og ellivu tá var teldan og internetið so spakuliga við at blíva ein integreraðr partur av skúla á verkinum í øllum førnum í fólkaskúlunum eg minnist væl hvussu lærari stríddust við at kalibrera teir digitalu skermannir í stovuni næmingarnarnæmingarnir undraðust á hví at tað var so sverkt og hví mánn hevði so trupult við at finna tann rætta pdfin og koyra fullskermu so framvegis tað var ein sovorðni tað var ein sovor nokk so stuttliga ilustrering av at vit sum gingu í skúla tá vit vóru digitalir borgarar ímeðan teir lærararnir sum undirvístu tá teir vóru digitalir imigrantari tað er ikki nakað sum fall natúrliga tjá teimum tað var nakað sum mann skuldi lærast upp til og og har var tann kanska tann paradoksala støðan at at næmingarnir í nógvum førum vistu betur enn enn lærararnir tá taið víktu tøkni

nakað sama týspunkt so fekk eg mína fyrstu smardefon og aftan á tað so var eingin vend eg havi nokk havt telefonina í lummanum hvønn dag síðani tá og hon er ikki meira natúrligur partur avbuksulummanim hvar buksurnar eru um lørini eg haldi at tann yngra generatiónin viðurkennir og skilur týdningin av internetinum týdningin av digitaliseringini øh men hava kanska heldur ikki tað referansi punkti til eina tíð sum var áðrenn tí er tað kanska eitt sindur trupult at kunna perspektivera í tí kontekstinum at har hevur verið ein tíð áðrenn teldan har hevur veri ein tíð áðrenn men tað er sjón fyri søgn at teldan tann digitala teldan hon hevur gjørt mangt arbeiðið tvífalt so effektivt um ikki meir men bara við at fáa teldurnar at tosa saman so kann mann tíggju falda hvussu effektivt tað blívur og hvat hvat potensialið liggur aftanfyri tí er nærum óendaligt politiskt hevur mann sett seg fyri at fáa nógvav teimum almennu tænastunum sum vit hava í landinum undir einum taki við talgildu føroyar og tað vil mann eisini í skúlahøpi at tryggja sær at mann fær eina skipan sum er universiell og sum tosa við hvønn annan sum er til gagns fyri alt skúlaverkið samlað og fyri samfelagið sum heild eg havi ofta brúkt dømi um ati at esland sum er eitt øgiliga digitalt land og sumføroysk ktvinna eisini øgiliga ofta fari íblástur frá tað eru so mikið digital í í infrastrukturunum at mann metir at tey fáa eini tvey prosent av bmp lagt afturat hvørt ár bara við at vera digital í føroyum eru vit so mikið fá at tað skuldi verið lagað manni at kunna gjørt skipanir sum vóru galdandi fyri okkum øll altso tað eru ikki neyðugt haldi eg at hava nógvar ymiskar skipanir sum ikki duga at tosa við hvørt annað og har sum mann fær dupultskrásetingar har sum mann kanska ger nakrar feilskrásetingar og so framvegis og hendan skipanin haldi eg er eitt gott boð upp á at mann fær universalisera eina skipan sum eg galdandi fyri øllog sum gera at mann kann tosa við hvønn annan ella teldurnar kunnu kommunikera við hvørt annað umframt at mann fær nøkur samlaði datasett sum mann kann brúka til at greina ymiskar støður tað kann vera alt frá frávera hjá næmingum til próvtalsdaganum hvussu tað hvussu tann gongdin er og so kann mann gera tillagingar í skúlaverkinum út frá einum upplýstum grundarlagi tað haldi eg er eitt ómetaliga stórt virði í tí tað er fyritøkur í dag milliardarfyritøkur sum liva av datainnsamling og behandling og tær eru øgiliga konservatiellar ofta tí at tær kanska onkuntíð hava til oknað sær data uttan at natúrviliga hava fingið samtykki til tað men tað vísir hvussu stórt virði er í at innsamla og behandlað data tað haldi eg er ein ein ein ein partur av hesum sum mann kanska hevur tendens lul at undirmeta men spyrstu kfólkini ktfólkini so eru tay ikki eina løtu og iva um at tað er kanska eitt tað størsta og sterkasta aktivi sum er í einari slíkari skipan h eg haldi sum sagt at tað at mann hevur eina skipan fyri allar undirvísingarstovnar er hevur so ræðuliga tað hevur so ræðiliga nógvar fyrimunir tað er stór rakstrarfyrimunir tað er tað at skipaninar kunnu tosa við hvønn annan tað er tað ati tú ikki í líka stóran mun fær feilkommunikatión dugpulsskráseting og sovíðari so tað er mánn má ganga út frá nakað sum fer at gagna øllum undirvísingarverkinum øh tí at eg eri sannførdur um ø tað verður ført fram at mann kann onkursvegna bakka ella ella fara aftur til nakað sum var eg haldi at um nakað so verður hetta ein gongd sum við ella uttan samtyngi feroya løgtings fer at akselerera og tá snýr tað seg um at vera við í tilgongdini upp á tann rætta mátan heldur enn at arbeiða ímóti tilgongdini eg haldi hetta er at kalla ein náttúrulóg at vit blíva meira digital tí at vissu vit ikki gera tað so tapa vit í kappingini við onnur lond við onnur fólk við onnur skúlaverk og so framvegis so eg haldi at hendan her heildarætlanin sum sum skal vera eitt system sum er galdandi fyri alt fólkið sum hevur stór rakstrarfyrimunir er eitt gott innisiativ men eisini fyri meg eitt rættiliga natúrligt inisiativ øh eg kundi ikki sæð fyri mær at mann ikki gjørdi hetta tað var ein spurningur um nær mann fór í holt við harvið er ikki sagt at tað alt er so øgiliga ljósaræytt tað eru sjálvandi nøkur ting sum vænta ella sum í øllum førum kunnu vera ein avbjóðing og sum er ein avbjóðing í dag tað er tað at kt trygdin og kanska pensónsdatavernd og og trygdin um privatar upplýsingar er ikki handfarið á rættan hátt í dag og mann má gera tað sum skal til fyri at tryggja at tað verður í í rætt lag framyvir og har er tað aftur fyrimunur við hesum er at íog við at tú hevur eitt system so tú kemur ikki at hava fleiri fólk tilknýtt visi tú hevur fleiri ymiskar skipanir so kemur tú at skula hava fólk tilknýtt hvørja einstøku skipan sum hevur við kttrygt at gera í hesum førinum so samlað tú alt undir einum og so hevur tú eitt fikskað anntal av ktfólki sum sum arbeiða við tí aftur eitt dømi um teir stórrakstrarfyrimunirnir sum eru við at hava eina universiella skipan

eg ætlaði ikki at fara so nógv inn á tann fíggjarliga partin hann er sjávandi ikki óviðkomandi men her verið talan um at mann heimilleiðir fjøruti milliónir inntil desembur tjúgu sjeyogtjúgu meini eg taðer og tað er so fimmogtjúgu orsaka og tað er har eru tær íløgur sum skuldu til til at menna skipanina og so eisini tann raksturin innan fyri tað tíðarskeiði tað kann kanska ljóða nokk so vit hava eisini sæð dømi um at talgildi føroyar eru ein rættiliga dýrur útvarðslupostur hjá landinum men mann rættvíst ger tær útreiðslurnar við at tað fer at efektivisera í í slíkt format at tað fíggjarliga skuldi loyst seg í tí langa løtunum eg klári ikki a gjøgnumskoða um hesar her fjøruti milliónirnarstrekkja nóg langt ella eru for nógv tað tað giti eg at mann fer at kunna nágreina tá ið hetta málið fer í fíggjarnevndina men eg haldi í øllum førum at hetta er eitt regliga gott útgangsstøði og eg haldi sum sagt at hetta er umframt at vera natúrlig gongd so kann eg kanska eisini leggja afturat at vit hava tann gylta møguleikan í føroyum ativið at vera ein tilfeingisvinna sum dúgar nógv upp á ráðvørur so er tað øgiliga smart at gera tað sum skal til frá almennari síðu til at stimbra eina vinnu har í náttúru tilfeingi er tað sum eru í millum orðini á fólki har tosa um ktvinnuna har eru ikkinakar fiskur ella nakað nøkur onnur ráðvøra sum skal til fyri at framleiða produkt tað er at hava fólk sum eru dugnalig og duga og tá ið tað almenna ger íløgur í slíkar skipanirni og brúka føroyskar veitarar føroyskar loysnir tað er eisini við til at at menna akkurát ta vinnuna í føroyum eg haldi eisini í einum framtíðarbúskapi har sum tað verður í stóran mun digital produktir sum fólk liva av í við at øll lond flyta seg til at blíva tænastuvinnur so er tað øgiliga viktigt eisini at vit syrgja fyri at vit fáa eitt eitt ávíst nóg havv í føroysku ktvinnuni til at kunna taka sær av bæði almennar ktloysnir men eisini at kunna byggja og menna produktir til ídnaðarsigmenti og til forbrúka sigmenti tí har er øgiliga stórt óannað potensjialið í tí og tað haldi eg at hetta eisini er við til at stimbra takk yriharar formaður ja takk so fær eykun samuelsen orðið ger suvæl
ja takk fyri harra formaður øhetta málið sum vit viðgera um eina ktheildarætlan fyri undirvísingarverkið tað sum kjakið hevur verið higartil hevur mest snúsið um fólkaskúlan havi eg hvussuur fornemma og nú er eg ein av teimum sum til dagliga starvast í miðnám og hava ábyrgdina av millum annað at brúka sovorðnar skipanir sumvesa her ø og mann merkir jú sjálvandi tað sum e verið nógv diskuterað eisini her hetta her við spenni ímillum tað vera námsfrøðiligu leiðsla og at skulu umsita og ta orkuna mann hevur til umsiting í mun til tær uppgávurnar sum eru til tað øh so eg vil siga tað at fyri miðnámsskúlanir so haldi eg ati hetta er absolutt bráðneyðugt og tað er ótrúliga gott og ótrúliga viktigt at vit fáa hesa skipanina tí at tað er eini eini mansiga ein frostratión úti á skúlunum haldi eg tí at skipanirnar eru so ymiskar og tað er faktiskt játtanin á tí einstaka skúlanum sum avgerð hvussu góða skipan mann kann hava og hvussu nógva orku mann hevur til at umsita hesar skipanirnar tað er øgiliga ymiskt og tað verður g eisini nevnt her í orsøkinum til uppskotið til dømis at mann hevur havt smetimarksskipanina í ymiskum útgávum í suðri klaksvík vestmanna á kambsdali og so hevur glasir havt sínar egnu sum eitur tímaglasi visti mann nú bara tekur miðnámsskúlan og mann hevur upplivað ferð aftaná fyri hvussu persónstengdarskipanirnar eru afturat at er tað ein persónur sum fellur frá sum hevur vitil at menta eina skipan sum steðgarin upp og eg havi eisini verið við til at mann nógvar ferðir líka síðan eg haldi tað byrjaði fyrstu ferð í ár tvey túsund at mann royndi at menna eina felags skipan so at pá tann mátan vil eg siga ati at eg síggi hetta uppskotið øgiliga positivt at tað er visti skúlarnir skulu mennast víðari og nøkulunda etakt so haldi eg tað er ræðuliga viktigt at mann fær eina sovorðna skipan ætað sum eg eitt sindur altso nú hava vit á miðnámsskúlunum har hevur mann breytaskipanina og taðhevur eisini verið tosað um hetta her við skráseting og umsiting og øktabyrði breytaskipanin hon er nokk so nógv ein skrásetingarskipan vil eg siga faktiskt nógv meira enn tað var frammanundan so at mann hevur rættiliga nógv av sovorðnum uppgávum inni í systeminum her við kttrygd sum eg komi á sum tey krøvini sum økjast alla tíðina t er ein stór eyka byrða ella tað ein stór eyka uppgáva at fáa øll tey tingini upp at koyra úti á teimum ymisku skúlunum eri eg vís í at fáa tað í verkseta í hvørnfall og sum vit síggja í hesum heri tilfarinum so er jú hetta her við at tað verður lýst altso hvussu hagtølini eru ikki álítandi sum mann fær og nógvar av hesum skipanum r tað fer at kosta nógvar dagføra tær skipanirnar sum mann hevur tí tað ikki ein tann einasta av teimum er trygg so at hetta her er alneyðugt at mann ger og eg haldi tað er virkuliga viktigt at at mann heldur fast í at tað skal vera felags fyri allar skúlar tí nú er tað ssr at tað kommunurnar sum raðfesta kt fólkaskúlanum meðan tað er landið sum líkasum raðfestir tá tað er á miðnám og hægri ha og eg dugi at síggja at tað er ein rættiliga stórur munurni frá skúla til skúla hvussu stóra rýmd hesin her parturin hevur havt millum ár og dag ella hvussu nógvar møguleikar míhevu havt fyri at líkasum umsita hendan partin øh og onkur eg tími ikki at fara so nógv inn á tann fíggjarliga partin men eg gleði meg at síggja hvar hasar níggjuogfjøruti komma fimm milliónirnar eru eg hopi atað er rætt at at tað ertað ber til at fíggja tað upp á tann mátan men tað fær so fíggjarnevndin sjálvandi útgreina sum tað er verðir nevnt hetta er altso ein sum mann skal menna og sum mann hevur so stórliga brúk fyri tað er ikki hetta her við við nakað sum kemur inn á undirvísing og so víðari so sum eg dugi at síggja tað eg eg eg eg vil bara siga at at fáa dagførdar datur um hesi her tingini er ótrúliga viktigt fyri at lyfta støði á tíy samlaða skúlaverkinum alt sum tað er og tað hevu verið tiltrongt leingi og eg vóni at hetta her fer at eydnast eg havi upplivað nakra ferð har tað ikki líka sum hevur borið á mál og tað er so øgiliga nevnt at tosa um stórar ktskipanir sum sum ata har sum stórrakstrar fyrimunir og universiellar skipanir og sovorðti eg tað sum eg kenni til talgildu føroyar tað er positivt haldi eg at vit a sum vit hava ment sjálvi men tað eru jú øgiliga nógv dømir upp á skipanir í londuni rundanum okkum sum hava krassja og kostað nógvar pengar og ikki kunnu brúkast allíkavæl men visu vit halda okkum til hendan leistin so vóni eg at og vænti eg at tað skuldi farið á borið til visu vit taka støði í okkara egna og tíðin hon flýgur avstað men eg haldi hetta er ómetaliga viktigt at fáa hetta her uppá at koyra og at tað verður felags við lar allar skúlanar takk fyri harra formaðu
ja takk so fari johannes joensen
na viðmerking gersu væl takk yriharar formaður ja eygun samelsen eri samd um at heta er ein skipan sum skulu seta í verk og tað er gott at vit fáa hana at tað bara spyrja hana nú kennir hon væl til økið á miðnámsskúlum um tað fer at krevja nakað eyka arbeiði har ella um tað verður meira av tí sama takk fyri

tatat byrja við vænti eg at tað eri eyka tað sum eg nevndi at sum tað eisini verður sagt her í lýsingini um støðuni úti á skúlunum ha har stendur at mest álvarsamt er at skipanirnar ikki liva upp til verandi krøv um kttrygd og persónsdatavernd og tað hava vit arbeitt eitt sindur við og hugt eftir har sum eg eri og tað er ei tað er ein stór uppgáva ikki bara á skúlaverkinum tað eisini eldraøki tað er eisini allastaðni sum hesa her nýggju krøvini eru komni tað er nakað sum krevur nógv arbeiði í hvørfalli at fáa upp at koyra tá ið mannso hevur fingist upp at koyra tað er so ein onnursøk um mann tá fer at spara við at at tað er nemmari við hesum skipanum men í byrjani trúgvi eg tað skal nokk so nógv til fyri at fáa hatta upp at koyra tað eru nakað eyka uppgávu gmnn fær nýggj krøv alla tíðina a og hendan her nýggja atella persónsdataverndarlógin hon krevur nógv havi eg skilt á lagnum á teimum sum hava arbeitt við tí takk fyri harra formaður jatakk so er tað jaspur langaard sum fær orðið
ja takk fyri hara formaður til viggerar er ein ein ktheildarætlan til undirvísingarverkið eg haldi hetta er ótrúliga spennandi verkætlan mann kann siga hetta her fyi í ein ávísan mun kanska í summum førum so má tíðin arbeiða fyri og mann kann siga at ígjøgnum nógv ár so hava kommunurnar og skúlanir í hvør r sínum lagi kempa við hetta økið saman við skúlaleiðslum og saman við saman við lærarum og nú haldi eg mann so roynir at prøva at fara í mínari verð roynir mann kanska at prøvar at fara o eistn skrift víðari har mann roynir at finnaú tav hvussu kunnu vit royna at fáa samskipa alt økið og eg haldi tíðin er eisini búgvin til at mann mann kemur har til í dag øgiliga ofta tá ið mann tosar um ktverkætlanir sum so stórar sum hesar so sigur mann at tjúgu prosent er teknikkur og fýrs prosent er fólk og man kann siga at tað er nú havi vet tosa eitt sindur um fíggjarætlan hvat hvat ktparturin viðvíkur hvat fyri skipanin skulu vit brúka hvat fyri hvussu koma vit á mál við tí men samstundis haldi eg tað er eisini øgiliga viktigt at mann setir sær fyri at jú vit skulu brúka nakrar pengum upp á útgerð upp á kt men vit mugu eisini brúka nakað av pengum tá ið tað kemur til fólk og førleikar og fakliga menning av teimum sum skulu umsita hetta her

pátøkum londum tey hv eg minnist at at sá eina mynd av at tay høvdu fingið eina eina vaskimaskinu og vaskimaskinan brúkti tey sum eitt ílat tey dugdu ikki at brúka hana so tey vaskaðu sum um við sum tað var eitt fat men mann sóði vaskaði klæðir við hesum her og tað er fína slag at geva góða góða útgerð og góða góðan infratruktur sum itað fyrstu parturin og og líkasum bara a staðfesta men hvat feri innfrastrukturur er í dag men líka viktigt er tað at mann fer inn og finn útav men hvussu brúka vit hetta her hesa útgerðina etiti dactist hvussu kunnu vit læra hvussu kunnu vit gera lærararnir til sjálvara kunna brúka kt sum ein part av undirvísingini og tað er ein øgiliga stór avbjóðing tað fyrsta kann mann siga at tað er at fáa gjørt ein arkitektur soleiðis at alt tað saman hongur væl saman og eg havi innrigvað av tað er so tann fyrsti parturin taðn næsta verður so at fara at sniðgeva men hvussu hvussu kundi mann so hugsað sær at veruleikin kemur at síggja út hvat er tað mann ynskir og í dag snakkað vit um at vit hava í dag tveir stórar la skúlar her í havnini men bara tekur mann bara torboðar so eru tæir kanska á øgiliga ymiskum støði hvar hvit ma sera samanog fert tú sol samanberir ein skúla her og kanska í runavík og fuglafir og klaksvík og hvamanstannar samanber so eru teir øgiliga ymiskir so nú royni mann tað fyrsta trúgvi eg at mann fer inn og finnur út av hvussu koma vit á inn á eina felags loysn tá ið tað kemur til hettar og so fær mann at snakka um menning hvat er tað fyri menning sum skal gerast hvat skulu gerast við við tí leislislupartin hvat skal gerast við ta námsfrøðiliga og so víðari hetta er ótrúliga spennandi mann eg sett sær eini fýra fimm ár av eg trúgvi tað er heldur ikki einki for nógv og eg trúgvi eisini at hetta er við til ati at lyfta skúlan upp á eitt enn hægri støði hyggja vit eitt sindur eftir grannalondunum í dag skulu vit læra at lesa vit skulu læra til rokna og við skulu læra øll møgulig ting men eitt annað øgiliga týðandi partu tá tað kemur til kt t er at læra at programera vit kunnu siga tað at kanska í miðal er tað eini fimm prosent av føroyingum sum koma út í skúlan í dag fara at brúka tað av at at skula forrita sum ein gerandesum part av sínum sínum lívi tí kann mann siga eg skilji væl tey sum eg esineru skeptisk upp á at at kt fyllir for nógv og sovíðari eg haldi at mann skal brúka kt til tað kt er egnað til eg kann minnast at fyri nøkrum árum síðani so fann mann dagudi mann sá ein hamara og mann bar so fantastiska imponeraður as hamaran hvussu nógv hann kundi brúkast til men so beginti mann eisini at brúka han sum eina sæð og so bgint mann havat brúka hana til eitt máliband og alt annað møguligt annað ein hamari hann er væl egnaður til nøkur ting og kt er væl egnað til nøkur ting men ikki alt kt loysir ein ávísan trupulleika ella avbjóðing og eg trúgvi ati at hetta er við til og eg síggi eisini at mann hevur tikið tað itdidaktiska inn við so eg hopi eisini at at landsstýrismaðurin fer inn og siga veitst hvat lat nú eisini prøva vitanum ikki kunna fáa fáa tað við programering altso kann mann ikki eisini eitt stig í hesum at mann lærir børnini eisini at programera tá ið tað kemur tit eru vísur í at tað er ein førleiki sum nógv ungu ynskja sær og eisini ein førleiki sum hevði verið við til at lift men spennandi uppgávan og har vit koma at fylgja hana víða nú er tíðin farin takk fyri
ja so er tað landsstýrismaðurin sum fær orðini jenis av rana
takk fyri øll somul ein eina haldi eg ómetaliga góða gjøgnumgongd og um viðgerð av hesum so ómetaliga stóra málið haldi eg

at lesa upp úr up upp úr heilt stutt upp úr uppskotinum tí her so nógv lisið longu og teg komi fram hvat hetta snýr seg um og hví og sovíðari hetta byrjar við t uttanríkis mentamálaráðið saman við sýrinum og námi hava staðið á ádda fyri ein tilgongd og strategi har fór eitt so eitt verkætlanirtoymi septembur tvey túsund og nítjan til til augussogtjúgu at gera eina forkanning í føroyum og kanna støðuna í norðurlondum og mann staðfesti at eingin av verandi skipannum altso ktskipannum lýkur krøvini til kttrygd og verju av persónsums upplýsingum tær krevja longu nú dagføroyingar og tæru allar hvør sær kostnaðarmiklar og skúlaleiðslur myndugleikar og politiska skipanum fáa ikki við verandi ktskipanum álítandi hagtøl sum jú eru grundarlagið fyri ráðlegging fyritreytin fyri ráðlegging umsiting og menning og so hetta somu státa verða skrásett fleiri ferðir upplýsingar eru ofta truplar at fáa fatur á og verða maneelt skiftar millum skúlarog myndugleikar og so henda dupultskráseting sum hevur so nógvar feilir við sær feilmøguleikar tað ger eftirlit hjá myndugleikunum tungt og elvir til óneyðugar útreiðslur og so hetta at tað er so nógvir ónýttir menningarmøguleikar sum liggja í at samskipa alt ktvirksemið í undirvísingarkervinum at keypa telduútgerð og ktskipanir felag at skipa fyri felags rakstri og so porti og í felag at gagnnýta tvørtur um flonsmørk teir góðu førleikarnar sum longu eru í undirvísingargeiranum og hvat fer so hendan nýggja skipanin at geva okum jú hon fer at gera gerandis dagin lættari hjá næmingum foreldrum og starvsfólkum á undirvísingastovnum og hjá teimum myndugleikum sum vara av ítøkilig dømi eru fyri børn ung u foreldur betri og tryggari samskifti við skúla fakfólk og onnur atgongd til felags pallar læring samskifti og fyrisiting hvat fáa leiðslur og lærarar í fyrisiting burturúr jú dagførdar og og dátutøka tøkardátur um uppmøting skrivlig avrik og spardorka og pengar til menning innkeyps upport og hýsing minni ín dupultarbeiði í fyrisitingini í skúlunum og ávarandi avvarandi myndugleikum lættari og tryggari samskipan og samskifti við flokkjum ktlærarar vegleiðarar ið hava betri stundir at hugsavnað seg um sínar høvuðsuppgávur altso ktnýtslu venjing menjing í staðin fyri sumport og at standa fyri at keypa ktskipanir aðrar kotútgerð og fyri eftirlitstrygd og dátuvernd jú økt kttrygd sum hevur verið kanska tað mestu ja tað mest lemjandi kritikkurin sum hevur verið økt kttrygd burturúr og dátuvernd á øllum økjum ikki bara tekt av ávísum persónum og grundarlag fyri skynsamari eftirlitið og arbeiði hjá myndugleikunum og fyrr at enda við við skúlamenning og politikki har kemur størri góðskkunningina um næmingarnar og fak ein datotsskúlamenning og okur fáa betri grundarlag fyri politiskum avgerðum og fyri at menna geiram sum heild á upplýstum grundarlagi her hava verið nógvar góðar viðmerkingar kanska tann ein sum hevu gingið aftur og aftur tað er hevði byrjaði við enn í

hetta her at hetta má ikki ganga tta má ikki fara at ganga út yvir dagliga raksturin av skúlunum altso teir pengar sum vórðu settir til frálærur munnu ikki fara í hetta pollareynatrúgvi tosa ið um hetta her oku munuikki fáa minni lærarar burturúr og tað er væl tað sum ein og hvør sum varar av skúlunum má fylgja fylgja við og okur politikarar at tað ikki fer at henda tí tað má ikki henda tað má ikki henda okur skulu hava bæði og ikki antin ella tað má ikki henda tað sum egur játtað til frálæru og til lærarar sovíðari at tað fer í hetta systemið tað er okra skylda at syrgja fyri at játta tað sum er neyðugt og okur hava so eina ætlan um hvat ið er neyðugt og hanar mugu so fara gjøgnumganga kanska báði einum fara tríggjar ferðir afturat í fíggjarnevndini og í ráðnum og løgtinginum fyri at tryggja at tað er tað rætta sum verður sett av

tær vísa kanska at mann fær ikki tað burturúr sum mann hevði væntað at tað verður ikki lættari tað verður dýrari og so víðari og har havi bara eitt at siga til jamen royndur eru nakað sum mann lærur av man kundi næstan sagt at tær eru e til fyri at læra av og okur eru so í tí serstøku støðu at okur koma aftaná og kunna hesta av royndum ikki bara úr danmark sum sum hava sagt okkum frá teirra royndum á hesum økinum men eisini úr øðrum londum og tað sum okur hava upplivað sjálv her í føroyum ø jóans jóensen eg haldi tað vara hann sum nevndi at okur kanska kundu gjørt eina eftirmeting um eitt ár sjálvandi altso tað tað tað sigr ikki sjálvt altso tað er ein gilturmøguleiki meðan okur arbeiða at okur taka og gerast status tað er akkurát sum við øllum øðrum byggivirksemi ha øh onkur læs upp um allar aðrar tørvir sum vóru tað manglaði har og tað manglaði har og tað manglaði har peningur so víðari og ja eg vil altíð siga at at at okur skulu hava bæði okur skulu ikki seta ting upp móti hvørjum øðrum ogu skulu tryggja okkum at at alt er gott í skúlaverkinum tí tað er grundarlagið undir framtíð

havi hug at sitera burtur úr uppskotinum har tað stendur avtalur eru gjørdar við kt landsins um skúlanet og við talgildu føroyar um samstarv hetta samstarvið fer at spara tíð orku og pening og fer eisini at minka um váðan og tað er væl tað sum sum sum sum okur muga vóna altso mann kann ikki mann kann ikki tryggja sær hundrað prosent nakað men tað skal vera løgið vissi hetta ikki fer nettupp at gera hatta har og og hetta er ein partur av

fíggjarnevndarformaðurin magnus rasmussen tosar um tei mum ikki blívan meira skráseting eg ímyndi mær at tað er tað sum teldurnar og tey sum sita vuð teldurnar fara og taka sær av ikki lærarar tí at vera troyttur av skráseting tað pljøvur sto eingi nógv fortelja mær tað havi eg prøva í tí starvi sum eg hevði ár mann fekk nast sær iki á arbeitt við sjúklingunum upp á grund av skráseting meni men tað aftur hetta her okur mága okur vita hvørjar fallgrupurnar eru okur vita hvørjar trupulleikarnir eru okur munnu royna at sleppa forvítar rasmusen tosaði eisini um at tað hevuri ein lemjandi kritikkur frá bæði lands og løgtings grannskoðarum og t er tí okur eru tað er neyðugt at okur gera hetta her so bleiv ag tosað sum hetaher við peninginum bæði heðin sacariasen og og magnus rasmussen og aðrar tosa og onkur er ivast í um um um fíggingina men líka lesa upp úr uppskotinum væntaði kostnaðurin fyri ktheildarætlanina er níggjuogfýrs komma og fimm milliónir og uppskotið skal heimila landsstýrismanninum at nýta fjøruti milliónir krónur til heildarætlanina írestandi fíggingin ið er størra helvtin av kostnaðinum kann fíggjast sum rakstur av verandi ktvirksemi í undirvísingarkervinum og er tískil ikki partur av uppskotinum also pengarnir eru har í dag han taðvil siga at talan er í stóran mun um útreiðslur sum longu standast av verandi virksemi í undirvísingarstýrinum hjá nám kommunum og ktútreiðslum á skúlunum og útbúgvingarstovnunum sum er so sjeyogfjøruti komma fimm milliónir kunnu sostatt fíggjast innan verandi

ø eg haldi tað at eg bíði við restini til eitt annað umfar
ja takk fyri so er tað nakrar viðmerkingar magnus rasmussen fyrst
ja takkfyrihara formaður tað stendur í uppskotunum at mann ætlar at brúka í størstan mun føroyskar veitarar til hetta her hesa verkætlanina tað tað dámar væl hoyra og so stendur hat mann fer at samstarva hætt við talgildu føroyar sum vit vita hava nógvar royndir og er góða ekspertisa eg kundi hugsað mær at vita atso hvussu verður ver tað samstarvið við skipað atso hvussu er talgildu føroyarinn í hesum her upp á hvønn máta og og og hvussu nógv
svarða
j tosa nógv um hetti her skal mann fara og keypa eina útlendska skipan tí tær eru útlendskar skipanir sum kundu keypast og eg haldi tað var øgiliga skjótt at mann mann sleptur tí og kanska nettupp tí at okur hava royndirnar frá talgildi føroyum altso teir veitararnir sum skula vera og arbeiða og hjálpa okum í hesum økinum at gera hetta kanska fleiri av teimum hava verið við og hava lært barnasjúkurnar ígjøgnum tað arbeiðið sum teir hera gjørt við talgildu føroyum so tað er ómetaliga gott samstarv við føroyskar veitarar longu sum er og eisini við talgildur føroyar
heðin zachariasen
takkfyra harar formaður landsstýrismaðurin kom inn á hetta her við ella hevði eina gjøgnumgongd av fyrimuninum við hesum uppskotinum og tað eri eg eisini púra samdur í at eg trúgvi hetta her er gott at tú fært eina skipan sum er generell fyri allar skúlarnar tí at tað eru iki allir skúlarnir sum hava tað somu førleikarnar og við at hava eina yvirorðnaða skipan sum sum tað eisini stendur í uppskotinum sum er gevur sama møguleika runt um í føroyum runt um í øllum skúlunum og tí haldi eg tað at at eg eri faktiskt samdur við landsstýrismannin í at vist tað livir upp til tað sum stendur í í uppskotinum so var eingin ivi um hetta er ein veldigur fyrimunir fyri fyri fyri skúlarnar og ikki minst fyri fyri kommunurnar runt um og tað ivist í ongra løtu í at tað kemur at vera gott samskifti i millum talgildu føroyar og hetta her tí væl tað sum tað byggir byggir upp á tað tað tað samlaða prosjektið so faktiskt at takka landstýrsmamnin fyri att gott
harra
hetta er jú eisini ein partur av tí at okur hava so ymiskar skúlar við so ymiskum møguleikum ella fortreytum tað eru ikki øll sum sum svimja allar kommunur sum svimja í penguna og hava møguleika fyri at at atat geva tað sama sum í í summum summum skúlum so hetta er ein javnstilling og og ein javnstitling ikki bara av skúlum men eisini av av næmingum
takk fyri johannes joensen
nú er vitandi um at mann í skúlunum brúkar ymiskar suportir veit sum brúka formulág sum brúka nema og onkur brúkar hvønn annanhvussu ætlar mann at gera tað nú verður tað so at mann tekur privatar veitar sum hava havt skipanir um hendi í dag saman við hesum her sum skal umsita kt-økið ella ella verður tað partvíst alment og privat ella verður tað so mann mann mann tekur veitar inn sum eru frammanundan har hvussu ætlar mann skipaðar

ein øgiliga góður spurningur og eg dugi slekkjast at svara spurningur trúgva aldrin um mann er komin so langt men eitt sum eg haldi er viktigt og eg haldi at tað er eitt tað fyrsta eg segði við skúlablaði tá ið eg verði spurdur sum nýggjur landsstýrismaður tað er hetta her at at eg ynski at lærarar skulu vera frígevnir til at taka sær av desideraðum lærarauppgávum og ikki at sita og og og arbeiða við teldum altso support við teldum men har eru sjálvandi teir báðir møguleikarnir at tað verður nakað alment og nakað privat men eg veit ikki hvussu hvat tað endar við men tað tað finna tær nokk útav

takk fyri eg skal líka avslátta tað tað var polla reynatúgvu sum tosaði um hetta her ja tað var ein viðmerking til onkran um tíðina sum bleiv brúkt framman fyri skermun eg haldi tat magnus rasmussen sum eisini nevndi tað og tað nokk magnus rasmussum helt at tað var við at toppa og gavi so var tí tað er tað er absolutt ikki fremjandi fyri dialog sum er so týdningarmikil at hvør situr við sínari telefon og og og lesur um onnur ting enn tað sum tey kundu tosa við síðumannin um men har kundi g hugsað mær at eg nevnt var ein fundi í í í gjár tað var í gjár ja ein øgiliga spennandi fund sum sum fólkaheilsuráðið og ísf hevur tikið stig til eg veit ikki um at tað er saman við nøkrum skúlum men hvussu tey presenteraði tað fyri okum í í undirvísing nei í mentamálaráðnum í gjár eitt ótrúliga spennandi átak har fólkaheilsuráðið og ítrótturun í sf í samstarvi við skúlanir fara at royna og at gera rørslu til ein meir natúrligan part av dagliga degnum tað mintst meg um hetta her føroyar lesa átakið ha føroyar røra seg átakið har mann byrjar heilt niðri í í teimum smáu flokkunum har mann faktiskt fer inn frá fólkaheilsuráðnum og og ísf inn í skúlarnar og bjóða sær til at at hjálpa til við við fimleika tímum og sovíðari fyri at fáa hesa týdningarmikið rørsluna inn fyri at fáa tey burtur frá frá skermunum ha annars líka takka bjarna kárason hann petersen hann hevði nakrar viðmerkingar hann hann var tað var áhugavert hann helt at ta var á ein natúrulóg at okur skuldu vera við hann kundi ikki hugsað sær nakað annað annars tapað við tá hann tók dømir úr øðrum londum sum hava verið í frónt viðvíkjandi hesum at tey í dag kundu hesta fruktirnar við at kjinna pengar og eygun samolsen var sama bógri hon segði tað var alneyðugt tað var bráðneyðugt innan miðnámsskúlarnar og hvussu neyðugt tað var at okur samskipaði tað tí hetta gekk ikki við at okur høvdu bara innan fyri miðnámsskúlanar eina rúgvu av av útgávu jaspur langaard tosar um at okur lyftas skúlan upp á eitt nógv hægri støði takk fyri tað og og hetta her at okur skulu fáa programmeringina inn í skúlanir eisini so generelt vil eg siga lat okum brúka nógvur royndirnar her og runt um heimin at umganga at gera feilur og lat málið vera at okur skulu hava heimsins bestu skúlaskipan á á á øllum skúlun frá frá tí barnið kemur kanska í við tíðini verður tað kanska ment ella ella vaksið um so tað er heilt frá frá barnagarði og heilt til til viðkomandi fer út við prógvi frá hægri lærustovuni og so kunnu hugsað mær eitt eisini ein áheitan á á løgtingslimir og tað er at okur burdu kanska formaðurin er tann rætti at heita á um tað okur burdu fingið eina framløgu av hesim her hesi ætlanini frá teimum sum sum hava hava mentanina ella sum hava ment hugskotið at teir kundu kunna oman og havt eina framløgu fyri løgtingsmonnum tað trúgvi eg hevði verið øgiliga gagnist har hevði kanska nógvir spurningar sum okur vanlig fólk ikki klárað at svara uppá kunna verið svaraðir tað er mítt mín áheitan um mítt uppskot takk fyri
ja takk fyri so eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið so eru hetta orðaskiftið endað og hetta málið verður beint í fíggjarnevndina til viðgerðar tað eru ikki nøkur nakrar framløgur í dag á nýggjum málum so tað eru ikki fleiri mál til hendan fundin tingfundur verður aftur í morgin hósdagin ellivunda mars klokkan ellivu og tá er skráin hendan fyrsta viðgerð av løgsmál nummar hundrað og níggju uppskot til ríkislógartelmaðin uma setir gildi fyri føroya annordningum við krafttretin forferðina forskelligu lóg um endring ar lóg um autenriisatión at sunnuhetspersónur um sunnuhetsfakligu virksemhet og fyrsta viðger av løgsmál nummar hundrað og tíggju tað er uppskot til ríkislógartelmani um at setar gildi fyri føroyar annorning viðkrafttretivu forferini á forskelligu lógi um endring av lóg um vitinskaps etisk behandling av sunnuhets vitinskligu fortingsprosjektir og fyrsta viðger av løgsmál nummar hundrað og ellivu uppskot til ríkislógartelmaliðum at setir gildi fyri føroyar annordning viðkrafttretin á forskelligu lógi um endring av sunnhislógi hesi trý málini altso sum eg hava nevnt hundrað og níggju tíggju og hundrað og ellivu tey verða viðgjørd undir einum og verða beint í trivnaðarnevndina síðan er fyrsta viðgerð av løgtinsmálin nummar hundrað og tjúgu tað er uppskot til løgtinslóg um broytingar løgtslóg um fyribyrgjandi heilsutænastu til børnung tað er at hækka aldrin upp til átjan ár so verður fyrsta viðgerð av løgtsmálnum hundrað og einogtjúgu tað er uppskot til samtyktar um ástøð hvørji myndugleiki hevur ábyrgd av heimleysum í føroyum og fyrsta viðgerð av løgtsmáli nummar hundrað og fýraogtjúgu tað er uppskot til samtyktar um at seta eitt talvsfólk á brek økinumog so er framløga eisini á skránni tað var skráin fyr í morgin so er hesin fundur lokin